fyrstur at fáa orðið verður bjarni hammerger so

takk fyri frú forkvinna sum sagt hetta her er eitti ríkislógartilmæli um at seta revsiátøk í verk ella avmarkandi átøk til tiltøk sum tað verðr kallað í hesum lógaruppskotinum ímóti russlandi og bilarus hvítarusslandi og ett her er eitt av teimum heilt góði rógvusmikið lógaruppskotinum ella ríkislógartilmælunum sum blíva send hendan vegin við øllum í eg kann upplýsa fyri at hyggja um ikki annað so eta fýra túsund og sjey hundrað síður haldi eg men tað er skjótt hjá okkum at koma

skal eg líka finna tað framaftur ta tta ta rættu síðuna ja frú forkvinna øgløgtingið samtykti í setta mais í fjør eina løgtingslóg um avmarkandi tiltøk í samband við avgerðirnar hjá russlandi móti okraina við tí lógaruppskotinum sum fekk landsstýrismaðurin heimild til við kunngerð at seta í gildi tey tiltøk mótivegis russlandi sum erður samtykt av millumtjóða felagsskapum ella sum hava breiða millumtjóða undirtøku løgtingslógin sum tá bleiv samtykt varð bert galdandi fyri yvirtikið um málsøki og á ikki yvirtiknum málsøkjum er tí neyðugt við einum ríkislóg fyri føroyar og tað er tað sum nú verður lagt fyri fyri at tað skal fáa gildi í føroyum nøkur av hesum her tiltøkinum te tiltøk sum ikki er yvirtikin sum es revsitiltøk sum es leggur fyri so verður neyðugt at koma við hesum heri við einum ríkislógartilmæli hesum viðvíkjandi men tað er eingin iva eingin eingintað e eingin ivi um tað at trygdarstøðan í europa hon er mann kann siga álvarsom hon hevur bevmunandi broytt nú tá ið russland valdi at starta kríggj mitt í europa og har hava so føroyar sum flest øll onnur lond tikið on kann siga eitt beturi lív í tí neyðini sum er galdandi har í dag men

men sum sagt tá ð talan er ikki yvirtikin málsøkir so er tað tá ber tað ikki til at seta hesi her verk í føroyum og føroyar vísir seg í øllum førum at vilja fylgja teimum flestu øllum londunum við teimum avmakaðu tiltøkunum sum verða gjørd ogtá fyrigangur á tann mátan at tá ið es í hesum førinum setir avmarkandi tiltøk í verk so verður tað eftir til samtykt so verður tað lýst akkurt sum í føroyum og einum kunngerðarportali eina es kunngerðarportalið akkurát sum okur hava ein her niðri í løgtinginum nei í í niðri í tinganesi og tá ið tað verður kunngjørt í tí blaðnum so hendir tað perrautomatikk í øllum egslógunum øll aseslondunum verður tað so samtykt men føroyar hava ikki nakað avtalu í hesum viðvíkjandi og tí verður tað neyðugt hjá okkum at samtykkja hetta her ríkislógartilmæli við sjokur ynskja at málsøkir sum ikki er yvirtikin eisini skulu verða galdandi tá talan verður um revsitiltøk man kann nevna kanska nøkur millum annað fíggjar á fíggjarøkinum bankar tað er enn ikki yvirtikið tí visti mann skal avmarka tað við at frysta peningarligur ognir við at forbjóða at mann keypir selur partabrøv í es hjá nøkrum ávísum persónum skal líka sigast sum eru komin á ein svartalista so verður neyðugt við hesum her tað sum kanska hevur verið mast ú ikki siga ivamál men sum tað var øllum førum hetta fyrsta lógaruppskotiðbleiv samtykt fer es ella ferð danmark meira heimildur enn neyðugt vis ti okur samtykkj hetta her her mann kann lesa seg til í hesum her rógvusmikla lógaruppskotinum ati hetta her lógaruppskotið gevur øllum før um heimild við kunngerð at gera aðrar tilleigingar altso tillagingarnar tær fyrstu verða gjørdar í danmark men so koma tær ð upp til føroyar til øtil landsstýrið har sum landsstýrið skal koma við úttalusum og tað skal vera eitt eitt annað samskifti ímillum um mann metar tað í lagi tí tað e kunngerðirnar sum hetta her sigur eisini at frameftir er møguligt í kunngerð úr danmark at gera aðrar tilleiðingar sum eisini verða galdandi fyri føroyar tí kunngerðinar verða gjørdar úti frá hesum her lógaruppskotinum í danmark framyvir men tær eru avmarkaðar tað vil vera til og snúgva seg um ter sami persónarnir ella líknandi tiltøk tað kunnu ikki vera nýggj tiltøk revsutiltøk kunna gerast út frá hesum men tað skal øllum førðna samskifti við landsstýrismanninum í landsstýri fyri at fáa tær samtyktar men tað er uttan iva nakað sum okur munnu snakka um og fáa spurt nærri inntil í uttanlandsnevndini men kann kanska eg veit ikki mnn kann hugleiða men mann kann øllumf siga tað at et her evur er ett her er eitt øgiliga gott og greitt dømi sum vísir gott nokk er tað eitt kríggj at at russland loypur og eitt lannað land europa sum eingin kann góðtaka og nú er so vesturheiminin farnið saman um at gera eina rúgvu av tiltøkum ímóti russlandi og hvítarusslandi markanessin siga hvítarusslandi er næstan blivin ei partur av russlandi seinast vistu tikkur nú vila teir seta athomuvápn upp í hvítarusslandi sum skal grensa inn til hini europeisku londini og tað er nokk tað einasta endamálið er at knýta hvítarussland so tætt at russlandi sum yvirhevur til ber men mann veit at tá ið eitt land verður útihýst frá sínum sokallaði vinum kann man kalla tað so finna teysur nýggjar vinir og tað er tað keðiliga dømi sum hetta her er øgili keðiliga kríggið við vístkið okur hava av rættum mótmælt og fordømt russland men av tí sama so hevur russland funnið sær nakrar aðrar vinir sum eru øgiliga stórir sterkir milm annað kina og indiøn serliga pluss eina rúgvu av lítlum sum hava knýtt nøkum nógv nógv tættari samband sum næstan minnast seg um ta aksu mæktirnar sum vóru undir aðrar øðrum veradbardagi har nøkur lond fóru heilt saman og gjørdu eina ali an se við einum øðrum navni sum gjørdi seg næstan til ein stóran stat men tað er tað sum kann henda tað er eisini tað verur tann støðan sum europa og kanska usa hava verið í nógv ár men nú fara hesi eitt annaðstað handan vegin okur gjørdu ikki tað líknandi men í tá ið føroya bborgarostaðar í es í makrelsínum tá fóru okur yvir ír russland og eru so hangandi har enn hvussu leingi tað verður tað er ilt at siga men nú ger so russland tað sama at teir knýta seg veruligani saman við nøkrum øðrum heilt øgiliga stórum londum og gera einaliansi ímóti øllum

og ta mann snakkar um mannkann siga marknaðaratgongd sjálvandi verður hon eisini avmarkað tí ertað eisini øgiliga umráðandi at landsstýrisfólkini hjá okum royna á breiggja upp ínarmar og fáa gongd og aftær samráðingurna við es so okur fáa nógv betri marknað har enn okur hava í dag tí okur blíva meir meira avmarkaðir av hesum her stríðnum sum gongur nú úti í úti í heiminum men frú forkvinna eta her fer í uttanlandsnevndina sum sagt og har far eg t seta tær spurningarnir sum nevndme er neyðugur og vónandi finna svar upp á okkurt av hesum serliga trupla og rúgvusmikla lógaruppskotinum takk fyri
takk fyri eftir ein viðmerking frá janusi at
gersovæl ja frú forkvinna tað er tað er eitt sindur ivasamt um haldi eg eg haldi at sta stóru ivi um hetta uppskotið er búgvið til at koma í løgtingið okur hava havt tað jú til viðgerðar í uttanandsnevndini og har vóru í ivamál eg haldi ikki at tey ivamálini eru ruddaði av vegnum tað tykist sum um at mann mann loypur um okkurt tí týdningarmikið í samreðinguni millum danir og og føroyingar ið geva meiri vald til danir soleiðis sum eg dugi at lesa tað men ókey vissi henda samgonga ætlar tað so er tað nakað heilt annað men okur hava nokk at gera í í uttalantsnevndini við hesum málinum sig seg
bjarn
ayrifr frvina millum annað tann spurningin sum eg sjálvur nevnd reisti í áðni sum eisini tei esur í uttanlandsnevndini áðrenn hvussu víðar heimhildur fær danmark at gera kunngerðir upp á føroya vegna í hesum til nakur landstýrismaður kann koma koma inn á tað men gott núg verður tað eisini undirstríka í viðmerkinuna til hetta lógaruppskotið at tað skal gerast íð tættum samstarvi við landsstýrið og so er tað tað um teir luta bara eftir landsstýrinum ella teir lata vil landsstýrið verða hoyrt r so gera mann sum mann vil tað er er ilt at siga tað sum man eisini ger við hesum lógaruppskotinum um tað er búgvi ella ikki hetta er egslóggávu sum kemur um tað kanska er ein partur í at hækkjast es meira enn at gera áðrenn soleiðis at mann ikki vil eg veit ikumhan skal siga forstýra nakrar komandi samráðingar um at fáa betri handilsavtalu við es tað veit eg ikki men men her eru sjávarndir spurningar sum skulu setast og spurningar sum skula verða svaraðir í utlalandsnendini tað eri eg samdur við
eini sær hann í takk fyri hennara næsturða røða verður bára steinlendsen ger so væl
hesar her desiktiónirnar sum vithava arbeitt við og framvegis arbeiða við at fáa sett í verk og nú kann mann siga tær pp á hægstu tíð vil onkur siga tí at nú er tað meirir enn eitt ár liðið síðan innrásina í ukraina og mann heldur oftani tað at hini londini hava gjørt so øgiliga nógv og hava veri so øgiliga skjót men tað vísir seg hóast alt tað frá tí at tað verður gjørd ein politisk avtala um at hetta hetta skal vera so gangatað hóast alt nakrar vikur mánaðir og kanska meira enn gott er fyri at fáa tað implementera hendan lóggávan er so ein lóggáva sum hevur verið rímiliga leingi ávegis og hon varð viðgjørd í undanfarnu samgongu nokk so væl og virðiliga men tað vóru nakrir leysir endar nakrir manglar og tískil kom lógin ikki ígjøgnum og og tí at mann held at mann skuldi geva sær ta tíðina sum skuldi til fyri at fáa greidleika á hvat er nú kan man siga galdandi fyri ta yvirtøkuna málsøkini har bleiv ein ein lóg gjørdi rímiliga skjótt av undanfarna landsstýrismanni og kom ígjøgnum í tinginum í rímiliga breiðari semju eg eg minnist ikki reiðiliga um tað var alt løgtingið men tað er líka viður hvussuer at alt løgtingið tók undir við tí men so skuldu vit arbeiða víðari við at fáa heta sum eit ríkislógartilmælið eisini ígjøgnum fyri at seta tey tær nýggju restriktiónirnar í verk sum umheimurin ella vesturheimurin annars gjørdi

eg má siga at eg eri ikki heiltálvurlig við um um hetta er kann man siga um mann hevur fingið ruddað øll tey ivamálini av vegnum men sjálvandi fáa vit møguleika í uttanlandsnevndini at seta landsstýrismanninum meira ítøkiligar spurningar inn í inn í tey inni teir smálutirnir sum er í upskotinum og htta galdandi fyri teey stóru málini sum vit kenna hetta her við hvítvask og lóg umfinansiell virksemit og alt tað og sum eru øgiliga rygvusmikið lógarvirk altíð og øgiliga kompenseraði lógarverk og hetta minnisr ikki sørt um tað og tað er jú sprottið úr tí sama og tí kanska tað er eitt sindur trupult at finna út av um hetta nú er galdandi fyri øll tey málsøkini sum eru sum ikki er yvirtikin ella um tað statvek er onkur snøklar eftir og sum eg lesi tað so er tað soleiðis at her eru nakrir manglar og mann er statvek ikki samdur um tað sum er nokk so týdningarmikið tað eru djáaljús vørurnar har sum eg skilja landsstýrismanninum at mann hevur avtalað við danska ministaran at mann skal finna út av tí og tað verður allarhelst lóggevið í sum føroysk lóggáva tá tað kemur til djúaldjhúsvørur og tað hevur verið ein av teimum kann mann siga samráðingunum ella samrøðunim sum hevur verið tað er tað hvat er nú djúaldjhús vørur er tað trygdarmál ella er tað føroyskt lógøki og sovíðari men tað sigur so landsstýrismaðurin at tað hevur mann funnið eina loysn uppá og tað verður lóggevið í føroyskari lóggávum tey viðurskiftini

vit vita tað at at tað hevur verið kann mann siga ein kan man siga ein ja eitt eitt eitt ivamál um tað við trygdarmálum øtað við seipersikurdi altso trygd á netinum og annað hvussu skal mann lóggeva tann strymmilin niður eftir og implementera tað í føroyum og har hevur mann so politiskt roynt at finna funnið út av hvussu tað skal skipast skal tað gerast sum ein partur av tí donsku lóggávuni ella skal tað gerast í beinleiðis føroyskari lóggávu tí at vit vita tað at tað er blanda í hvat er yvirtikið hvat ikki er yvirtikið og tað stendur so upplýst ví uppskotinum at her hevur mann statvek ikki samdur heilt um hvussu tað skal gerast men mann er statbek í samráðing og vit vita at ja landsstýrismaðurin í uttanríkisog vinnumálum og ogdanski sársvernrar mortrar bøtskó hann ella teir hava verið á fundi fyrst var okkara landsstýrismaður niðri á fundi við ministarun og so seint sum í gjár haldi eg tað var at ministarin var her heima og eisini við landsstýrismannin so eg vóni at tað eg komi á mál við tí hvussu tað skal lóggevast tí at eg trúgvi ikki at vit kunnu verða bekent við ikki hava greiða lóggávu á hesum týdningarmiklum økjum tí ati tað er ein serlig støða vit eru í tað er ein serlig broytingartíð vit eru í har vit hava livað tey seinastu kanska tretivu árini har ið tað her verið niðurtrapping á øllum økjum men vit hava hildið hvussu er at heimurin er blivin tryggari og tryggari men tíverri kunnu vit staðfesta nú hetta gott seinasta ári hálvt annað at heimurin eisini í okkara nærumhvørvi ikki er so tryggur sum vit hava gingið og fyrigiklakom so øll enda lóggávan skal síggjast ljósini av at vit royna at tryggja okkum í føroyum at vit hava einsljóðandi lóggávu við umheimin vesturheimin har sum vit eru ein partur av soleiðis at vit eisini seta tey tiltøkini í verk bæði ímóti ólóglig heitum bæði innan fyri bankakervi hvítvask og tað sum hartil hoyrir men eisini at vit kanmann siga boykátta ávísar persónir fyritøkur og annað sum ikki so so fáa innferðarloyvi her til føroyar og tað er tað sum hendan lóggávan ásetir tað sum síðani manglar sum eg skilji á landsstýrismanninum tað er at fáa greidleika á teimum viðurskiftunum sum eru og vóru um heser djúalljús vørurnar og tað sum hartil hoyrir hvat er yvirtiki málsøkið og hvat er ikki yvirtikin málsøki so hetta málið kemur so í uttanans nevndina og har fara vit sjálvandi at seta teir relevantu spurningarnar og fáa greidleika á frá landsstýrismanninum hvat nú er eftir at fáa p á pláss sog vit hava einsljójgan lóggáva við okkara parta av heiminumtakk
takk frú varpini takk fyri næsta røða verður liljan weihe
gersovælja takk fyri frú forkvinna øføroyar hava síðani russisku innráðsini í ukraina fordømt framferðarháttin hjá russlandi og vit hava eisini tikið undir við teimum avmarkandi tiltøkum sum es og onnur hava sett í verk og at seta avmarkandi tiltøk í verk eru eitt av fáu amboðunum í amboðskassanum sum lond kunnu svara aftur við uttan at brúka hernaðarvald sætta mai í fjør samtykti løgtingið at seta avmarkandi tiltøk í verk móti russlandi og hvítarusslandi á yvirtiknum málsøkjum og nú nevndi undanfarni røðara at hann visti ikki um ta var eitt samtløgting men tað kann eg so upplýsa at tað vórðu tretivu atkvøðu fyri ein blonk tiltøkini eru grundað á avmarkandi tiltøk sum egs hevur sett í verk fyri at leggja trýst á londini um at steðga krígnum í ukraina og í dag er tað so ríkislógartilmæli um at seta avmarkandi tiltøk í verk á ikki yvirtiknum málsøkjum tað er sjálvandi umráðandi at vit í føroyum standa saman við okkara sameindi og vísa samhuga við ukraina og skulu avmarkandi tiltøkini hava ávirkan sum mugu so nógv lond sum gjørligt standa saman um tiltøkini uttan ov stór frávik essáttmálar fevna sjálsagt ikki um føroyar og av tí sama hava samtiónsfyriskipanir heldur ikki gildi fyri føroyar men føroyar hava tó politiski til kennar at vit taka undir við og stuðla es tiltøkunum og at vit fylgja uttanríkisog trygdarpolitikkin hjá es og okkara sameindi á hesum øki fyriskipanirni sum eru settar í verk eru millum annað avmarkandi tiltøk móti lukkasenko forseta í hvítarusslandi sum knappliga hevur gjørt yvirskriftir í altjóða miðlum hesa vikuna avmarkingar fyri innflutningi av vørum úr krimhálvoynni og so framvegis fleiri av fyriskipanum fevna um sanktiónir a ikki yvirtiknum málsøkjum serliga fíggjarøkinum og tað kann til dømis verða frysting av peningaognum og forboð um at lata ávísum persónum ræði á peningaognum í sambandi við tey avmarkandi tiltøkini ikki yvirtiknum málsøkjum so er neyðugt at seta fyriskipanir í gildi í føroyum við ríkislóg tað merkir at ríkismyndugleikar fáa heimild til við kunngerð ella bekent gørulsi at áseta nærri reglur um tillagingar av ásetinguum í fyriskipanum til føroysk viðurskifti heimildin fevnir um broytingar í galdandi fyriskipanum ikki um nýggjar santónir um tær skuldu blivið aktuellar í framtíðini og so eru heimildirnar eisini treytaðar av samráðingum við og úttalasi frá landsstýrinum sum tað stendur í viðmerkingunum soleiðis kann landsstýrið meta um hvør talan eru um broytingar av minni týdningi ella um broytingarnar hava so mikið stóran uttanríkispolitiskan týdning at tær krevja ráðførslu við uttanlandsnevndina og evintuelt koma í løgtingið aftur samstundis sum vit seta í verk hesi her avmarkandi tiløøk ótvegis russlandi og hvítarusslandi so er tað eisini alneyðugt at vit veita neyðhjálp til ukraina og tað hava vit so eisini gjørt vit hava tikið ímóti nógvum flóttafólkum og vit lótu so eisini sjey milliónir krónir í neyðhjálp fyri einum mánaða síðani ella har á leið øh og tað merkir so faktiskt at vit eru millum tey londu í heiminum sum lata mest per íbúgva í neyðhjálp til ukraina nú fer málið so í uttanlandsnevndina í sigur sum undanfarni røðarar at har skal teir sjálvandi fáa eina grøllari viðgerð jalia viðgerðtak
takk fyri forkvinnan skal boða frá at áðrenn vit fara til næsta røðara at tað verður ein døgurðasteðgur í dag hann verður frá ja eg vænti eitt sindur yvir tólv og til tólv fimmogfjøruti næsta røða verður sólviti nólsøe ger so væl
takk fyri frú forkvinna til viðgerðar eru ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar lóg forferðurini um greinaførosi aftur restrektiv forans dalningar ovurfár russland og belaruss sætta mai í fjør samtykti føroya løgting at seta í gildi revsitiltøk mutir russlandi talan var um eina heimilda lóg sum heimildaði í landstýrismanninum í uttanríksmálunum at seta tiltøk í verk á millum annað handilsliga økinum og á fastfrysta ognir undantøk vórðu sett inn í lógina fyri fiskivinnusamstarvinum øll vóru samd um at okkurt skuldi gerast sum minnilutin í uttanlandsnevndini tók til í álitinum í fjør at lesa upp við forkvinnarloyvi har bleiv skrivað at álopið á russlandi álopið hjá russlandi á ukraina er ikki bara brot á grundleggjandi altjóða rættarliga reglur men er eisini moralst etiskt og menninskjansliga forkastiligt tískel eiga vit at fordøma krígsgerðina hjá russlandi ikki bara í orðum men eisini í verki og tí vóru vit samd í øll vit áttu at vísandi verkið eisini leistirin var at fylgja es tiltøkum uttan í fiskivinnusamstarvinum har mann hugdi til norra heldur enn es og tað var so tað sum varð samtykti fyr einum árum síðani men undir viðgerðini av málunum ella íviðgerðin av málinum bleiv eisini ett brævsent til føroya úr danmark tað var frá danskari vervstýrilsi har tað stóð við forkvinna
loyvi siteriurí ervervstøilsin skal í dan forbinnisi bmerk at geniførilsi af eu sansiónin melu løgtingslógin á lenu kann skepa orðartagnomráddur styrisemb merkaði ten forbillisi at tey finansiellur umráddi har hon er umráðandi eftirforinnifríseting ellir tsyress merkninger ikk er tt feroysk serand lygni tað vil siga at ríkisógartilmælið krevst fyri at paragraff fýra lógini um avmarkandi tiltøk millum annað skulu hava virknan sum er um fastfrysting av ognum og onnur fíggjarlig viðurskiftir tí standa vit her og viðgera hetta málið okara tilmæli skal so vera at málið verður samtykt tí vit hava tikið støðu í krígnum sum verður ført í ukraina vit eru partur av vesturheiminu vesturheiminum vit stuðla ukraina við stuðla nato við teirra stríðu móti russlandi í krígnum í ukraina tað hava vit millum annað gjørt ið at samtykkja lógin um avmarkaðni tiltøk í samband við atgerð móti ukraina spurningurin kann so setast og tann spurningurin er settur longu her umstýringina av hesi heimildini verður hetta samtykt skal stýrast við kunngerð úr danmark men í uppskotinum stendur at einki verður sett í verk uttan samráðingar og úttalusir í føroyum einki um okum uttanum okum plagdi eg onkur at siga vit skulu sjálvandi halda eyga við hvathvussu málið verður stýrt sjálvandi skulu vit tað vit skulu sjálvandi tryggja okum at einki verður sett í verk sum vit ikki kunnu taka undir við og sum vit ikki kunnu tjena okumn aftur í og har snýr taðst so um at hava álit á mannagongdunum at donsku myndugleikarnir spyrja og ráðføra seg hjá landsstýrinum og um neyðugt á landsstýrismaðurin í uttanríkismálnum ráðføri seg við uttanlandsnevndini um tað er neyðugt skipanin hevur eftir míni best sannførin g rigga higartil og tað ereingin orsøk at halda at hon ikki fer at rigga í hesum máli tað áleggur hon so okum sum sagt at tryggja okum at hon verður hildin og at tey átøk sum skulu gerast sum skulu heimetast verða gjørd út frá teimum ynskjum teimum krøvum sum vit seta í føroyum soleiðis at einki verður smøkt oman yvir okum sum vit ikki kunnu standa innfyri og sum kanska ikki taka undi vit sjálvi og tá alt tað er sagt so e eiga vit sjálvandi at yvirtaka tað fíggjarliga økið heilt so sleppa undan ríkislógartilmalinum í framtíðini men inntil tann dagin kemur eg henda leisturin og um mannagongdin verðu brúkt men sum sagt hetta snýr seg í síðsta enda um at fylgja okkara egnum samtykt og at seta revsitiltøk í verk og tað er í grundini at halda orð yvir fyri okkum sjálvum og at halda tað sum vit sjálvi hava bundið okum til so sum sagt hetta fer í utanansnevndina og har vænti eg at vit fáa greiðu á øllum teimum ivamálunum sum eru reist í hesum málinum higartiltakk fyritakk fyria r ein ger ein við
merking frá bjarni hammer ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna sólvit nólsoy var inni á tí tað er at fáa kanska staðfest tað ið staðfest ella avnokt av tí í uttanlandsnevndini um hvørja kunngerðarheimild fáa danir og es í hesum førunum at at koyra út úr føroyar tað stendur nokk so greitt at tað verður einki gjørt úr uttan um førnskar myndugleikar men tað er nokk tann spurningurin sum er í øllum førum sum leypa mest í eyguni beint her nú at fáa hann avgreidda og svaraðhan

ja tað r rast sum bjarni hammer sigur eg haldi at vit eru øll altso vit erl samd um at at endamálið við hesum er gott endamálið hetta er neyðugt og hetta er nakað vit skulu gera sjálvandi skulu vit sanktionera har sum á hesum økinum eisini og at at føroysku bankarnir til dømis hava heimild at sanktionera og tað fæst við hsum her men sjálvandi skal einki gerast um yvirhøvdu okum sjálvandi skulu teir spurningar sum verða settir eisini í hesum her uppskotinum verða svaraðir hvussu tað verður stýrt og at tann mannagongdin at vit verða hoyrd eisini verja tryggja á allarbesta hátt
takk fyri tak næstur a røða verður jenis av rana
estakk fyri frú forkvinna tað sum okur fara at viðgera í dag er jú bygt á ta tann vanlukku dagin tá okur vaknaði fyri einum ári síðani gott val og frætti hvat ið russarar høvdu høvdu gjørt í ukraina ein ein ein ræðuligur dagur men eisini ein dagur tá ið tá ið føroyingar funnið saman og og allir flokkar tóku stig til at gera nøkur nøkur átøk tað haldi eg var var vvar var fantastiskt men men eg má siga akkurát sum eg nú sjeyoghálvfems dagar síðani hendan samgongan tók við eg leingist eftir at síggja næsta stigi tí at tað var ikki okur tóku ikki stig til alt okur gjørdi ikki alt tað sum okur burdu ella ja so ag haldi sum okur burdu gjørt og sum aðrir kanska siga sum okur kundu gjørt men g vór ikki samdur um at gera tað men har er eg nógv eftir at gera viðvíkjandi at fáa rudda upp í viðurskiftunum okra til russland nógv siga við meg at at jamen tú eri for for ágangan ímóti russlandi tí at russar vórðu pressaðir til at gera tað teir gjørdu tað passar ikki uttan mun til hvussu pressaður tú verður í lívinum so hevur tú ikki loyvi til og tað lær oku børnuni hjá okkum eisini at reagera við at at gera tað sum russar gjørdu at leggjast á onnur og og gera átøk sum krevja manna lív o sum at at at at rasera eitt eitt eitt land tað hevur tú ikki loyvi til tað mást tú ikki tú kann ikki upp á nægran som helst máta koma aftaná og siga jamen eg gjørdi tað tí at tí at kann ikki brúkast í hesum førunum hatta var eitt eitt eitt ránsmannalindi sum kom til sjóndar í í teimum sum stýra ú russlandi neyvan í í tí vanliga russaranum tvørturímóti hann er tann vanligi russarin ella meginpartinin sum ikki taka undir við tí sum verður gjørt teir eru offur líka so nógv sum tey sum sum í dag gráta um um tað land sum er oyðilagt hjá teimum so eg fari ag siga við við samgonguna við formansins loyvi málsignaðir menn og kvinnur koma og lat okum fullføra tey átøk sum ogur fóru í gongd við farnu samgongu sum kunna reinsa føroyar og vísa at okur standa hundrað prosent undir liðini av teimum sum siga nei til slíkan ágang sum bleiv settur í verk fyri einu góðum ári síðani móti ukraina og eg sigi einaferð enn tað kundi verið tú tað kund verið eg tað mundu alli tíðina hugsa um slíku framfyri má ikki góðtakast okur fóru í gongd tá og gjørdu tey átøk sum sum blivu gjørd og sum tey sum blivu gjørd vóru góð hetta her at okur hava sent pening til russar eg vildi sagt nei til ukrainar e vildi sagt okur burdi havt sent meira og okur hava tikið ímóti flottum ukraina tað er ótrúliga flott og okur hava alla tíðina sagt okur standa undi liðini av teimum demokratisku londunum í vesturheiminum men spurningurin er hvussu leingi tey fara at ja hvussu leingi tey fara at siga jamen altso tykur burdu hetta er ikki gott nokk tey fara at siga tað áðrenn okur vita av so kunnu okur siga jamen tykur gera eisini feilur og titur kunnu gjert gjørt meira og so víðari tað kann ikki brúkast tað tú mást gera tað sum tú veit rætt og tað rætta tað er at taka ein fullan og heilhjartaðan fulla og heilahjartaðar frástøður frá tí sum russara hava gjørt í so seint sum ein dagin í síðstu viku farnu viku eg miski út a mikudagalahosda so hevði vitjan ið veita fleiri onnur høvdu vitjan eisini av tveimum sera skilagóðum donskum serkønum innan fyri trygdarpolitikk og tey prátaði við ykum tan eina var forestum hálvur føroyingur tann kvinnuligi parturin og og har fekk eg so tann spurningin sum okur ofta hava fingið hví reageraði tykur so seint hví tók tað so langa tíð at fáa gjørtella sett átøkini í verk móti russlandi ogtað tók ikki langa tíð tvørturímóti okur høvdu einki lógarverk einki sum helst lógarverk og tað bleiv so gjørt tað lógarverkið og eg haldi at tað var fantastiskt altso tað var tað vóru góð fólk í uttanríkisráðnum við núverandi sendi kvinnuni í brosell á tí níggju á odda sum fór í gongd við at gera hesa lógina og tey arbeiddu nei eg skal ikki siga tað av nátt men tey gjørdi eitt eitt fyrimyndarligt arbeiði fyri at gera tær lógur og ter reglugerðir sum skuldi til fyri at okur kundi fara í holt við hetta her men so siga tey hesi her sum vitjaði meg henda dagin hví gekk tað so long tíð eg greiddaðimeg sjálvandi frá tí men so siga eg við tey nakað heilt annað tað er tað at okur gjørdi tað arbeiðið okur kunna gera á teimum yvirtiknu økjunum men hvussu vorðið er vorðið við tí sum danir skuldu gera a so sigur hann bin ja vtivera gott sigur ateg ver lega gott vit við alt um at at har var einki komið har va einki sett verk enn og tað er tað sum eg havi svarað donskum politikarum eisini sum hava funnið st at tat hava verið at atsetingar í í donskum fjølmiðlum sjonalistum eisini at ati tað ttykur vóru for sein og og og hví hevur tað gingið so so so seint hjá tykkum og soveðar nei tað geksk skjótt hjá okum men í dag ta r meira enn eitt ár farið nú sita okur og viðgera tað er tiltøk sum danir skula seta í verk á økjum sum ikki eru yvirtikin okra vegna og uttansuttanandsnevndini hann segði ú hvussu nógv ar ar tað eru fýra túsund og tvey hundrað og fýraogtjúgu síðir sum okur hava fingið út til at vera um tiltøk sum teir ætla at gerat so tað er ikki hisini men teir hava also havt havt meira enn eitt ár til at fyrireika tað soleiðis at tað kundi seta s verk í føroyum eisini so okur hava einki at skammast yvir men eg ivist eitt sindur í um um hetta er er men sjál sjálvandi er hetta í ordan tá ið tá ið landsstýrismaðurin kemur niðan her við tí men eg skilji ikki heilt at ati at samráðingarnar millum føroyingar og danir eru komnar á mál so mikið at tað er klárt at leggja fyri løgtingið men tað fara okur sjálvandi at fáa fáa viðgjørt í

okra dugnaligi og effektivur formaður kemur at hann sigur hann r lisi allar allar fýatrýssir síðurnar nei tað segði hann nú ikki men tað fara okur at finna útav tmen tað er nógv at spyrja um og sum sagt hetta eri er eitt arbeiði sum ella hetta er tiltøk sum danir fyri langari langari langari tíð síðani burdi havt fingið sett í verk vegna føroyar so mítt primera tað sum eg fái mest burtur úr hesun her tað er tað at siga við danir slappi nú av tykur brúktu meir enn eitt ár at gera tykra arbeiði og eg eri glaður fyri og stoltur av at okra føroyska embatisverk kláraði tað so væl sum tey gjørdu bara eitt sindur harmur um at tað er bivið nakrar reskutiónir lagdar inn í uppskotið av farni av farna løgtingið soleiðis at okur ikki fingu gjørt arbeiðið til fullar takk fyri
takk ein viðmerking frá kai
eilijo holm johannesen ger so vælja takk fyri frú forkvina eg haldi faktiskt at vit hava sum jenis a rana sigar vit hava gjørt nógv og vit hava staðið saman sum er er tað allarviktigasta og mann var eitt sindur skrásikur fyrstani tí at at fordøma tað haldi eg øll kunnu vera samd um men hetta her við mati hetta blívur eitt sindur tí at t tað fremst afta ikkja teg frið fyrst og fremst men hetta her við mati tá ið eysti heitir á lond um ikki at brúka mat sum boykott tað sama siga s lendski tað sama siga russarar tað er eisini ringt hjá føroyum sum bara liva av mati at tað ikki ávirkar føroyar at mann ikki noyddir at hugsa seg um tríggjar ferðir so hvat heldur jensarana og miðflokkurin um fiskiveðisáttmála verðu russland og at boykotta matin
eg havi
sarana ger sovæl eri ómetaliga stoltur av tí føroyska vinnulívinum so gekk á odda og tað var nemliga viðvíkjandi at flyta mat til russland teir søgdu hetta vilja okur ikki ganga við til at okur senda greitt signal út at okur steðga e g hugssa um læksin fyrst og fremst ha tað var eg trúgvi at tað hevði nógv størri týdning enn nakar av okum ímyndað sær fyri ta støðuna sum føroyar eru kendar fyri í dag eg vil bara siga tað soleiðis at føroyar hava ikki minkað sín útflutning av mati við tí allarminsta tað er bara tað at okur hava kanaliserað hann øðrvísi okur høvdu bygt eit so gott forhold upp við onnur vestanlond tað forhon sum ikki hevði tað so gott tá ið oku kom til sum sum samgonga farna samgonga at havur ikki veri nakar trupulleiki at slappa av við matin men hvat ið i í miðflokkurin annars heldur um skal gerast meira eg haldi tað vita øll altso fyrst og fremst tað fyrsta stigið sum skal takast tað er at fáa tey russisku skipini

okur viðgera í dag uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroya lóg forfereruni um

æh eg kann ikki lata vera við og hugsa eitt sindur hugsa tíggju ár aftur í tíðina fyri tíggju árum síðan tá fyrireikað og framdi hesi her sum okur nú lena økur upp ímóti og sum okur lata okra vegna at seta tiltøkuverk móti russlandi fyrireikaði og framdi tey

okur skuldu boykottast okur skuldu tvingast í kne tí at okur høvdu sett krav um okra rættvísa part av makrel og seldastovnum teimum ferðandi fiskastovnunum sum vóru í føroyskum øki okur sett handling aftaná aftanfyri tað kravið okur fiskaði tað sum okur hildu var ein rímiligur partur til okur í okra egna sjóveki og tað fór sjálvandi sum ein skelkur kailea o holm johannesen og løgmaður og skelkur ati okur skuldu av hesum stóra felagsskapinum es viðgerast sum brotsfólk ja sum krígsbrotsfólk sum mann viðgerð í dag men okur stóðu sjálvandi saman okur royndi at greiða frá at okur eru ikki ein terrurstatur í miðeystri sum mann tá boykottaði men okur eru eitt land úti í atlantshavinum sum roynir at lívbjarga seg við teimum ráðevnum resursum sum okur hava og sum okur hava fullan rætt til at gagnnýta men tað vann ikki framan og mann framdi boykott móti føroyum inn á tað sum føroyar livir av bara útflutning av fiskavørum okur kundu ikki senda eina bingju av makreli til danmarkar ella aðra eshavn tí tað var boykotti allir tein vanligu flutningsvegin hjá okur og í eisini boykottar okur funnið aðrar mátar boykoti okra førum tað styrti okur okur funnið útav at tá okur ikki kunnu land okra fisk hjá okra grannum jamen so mokur finna útav at landa tað hjá okum sjálvum ger okur sjálvar føra fyri at klára kur hóast grannarnir hjá okur es beiykotajuk og øll kenna ta søguna hvussu tað gekk okur komu rættiliga styrkt burturúr tí beykottinum hetta er sami hetta eru tey somu sum fyri tíggju árum síðan skuldu tvinga føroya rykni sum okur nú geva fullar heimildir til at okra vegna setta boykott í verk móti russlandi tá fyri tíggju árum síðan tá varð russland russarur okur hollur tí tað gjørdi tað at tey boykortini sum vórðu sett í verk ímóti okur tey virkaði ikki so ógvusliga sum es ætlaði og soleiðis skifta tíðirnar soleiðis skifta umstøðurnar landsstýrismaðurin hjá tjóðveldi plagdi taka til einki um okur uttan um okur og táirii at hyggja et hesum her lógaruppskotunum so havi eg hug til at umskriva tað eitt sindur alt um okur uttanum altum okur uttan um okur mann gevur es danmark danmark í hesum førinum bíðar heimildir til at seta tey tiltøku verk sum hann heldur er skilagóð eg veit gott tað stendur í her u mann skal eg minniski aftur hvussu tað hvussu tað stendur mann skal forhandla at mann skal tosa við og og tað kenna okurat vera eina løtu í politikki hvussu langt tað og men so kunnu teir sjálvandi eisini sproyta í hesum her listunum og seta í verk fyri føroyar alt

opunleikið gjøgnumskygni í hesum her gott fýra túsund gtt hesin her gott fýra túsund síðunum okur hava fingið at lesa til hetta lógaruppskotið í dag er nokk so torgreitt eg haldi at ikki alt tað sum okur deskuterað um at føroyingar sjálvir skula bestemma yvir hvat føroyingar seta í verk móti russlandi og øðrum tað ivist eg í um tað er um tað er galdandi er galdandi í hesum førinum tá ið altíð er sagt so bað tað gott at távarðhandi landstýrismaður og uttanríkismálunum komu við einum lógaruppskoti í tingi sum signaleraði tað at okur vilja fylgja teimum átøkum tiltøkum sum

fakur nøkur ár aftur í tíðina so vóru tað hesin somu sum fram til krígshandlinga aðrastaðni í verðuni miðeysturi leyp mann á eitt umskyld ugt land tá onkurstaðni hildu okur ja at tað er kanska slett ikki so býtt tí sadtamumsein hann er ein kúllur men hann hevði eingi hópoðingarvátn øhso vór ta ouganisktan tað kríggjaðist mann í tjúgu ár og har á sama hátt somu reginleikar sum okur síggja nú í ukraina taer hungursnegð í løtuni tað vóru tey sum nú halda okur til boykotta soleiðis skift soleiðis skifta skifta vindanir og onkursvegna eru okur ein partur av hesum heiminum sum okur liva í og ja skulu verið ein partur av onum og fylgja fylgja við fylgja við nøkurlunda men eg haldi at okur skula eisini hava eitt lítið sindur mentið søguna tí okur eru ikki søguleys heldur ikki tá ið tað snýr seg um snýr seg um boykott okur hildu úll tá at tað var púra burturvið tað sum gjørt var móti føroyum og tað var tað meni hetta her við at taka frástøðu frá kríggið og taka frástøðu frá teimum ræðuleikunum sum ganga fyri seg í ukraina sjálvandi skuldu okur tað heimurin broytist og boykottið í okra førum tað gjørdu okur sterkari tá gjørdu okur betri føra fyri at klára keg sjálvar okur sóu í tvey túsund og fjúrtan tá ið europa beikotta í russland tá blívu tað nógv betri førur fyri ati framleiða í teirra landbúnaði tá vórðu noyddir ati tá vórðu noyddir at framleiða landbúnaðarvørður sum teir ikki fingju í europa eg veit ikki hvussu nógv baða fyri at nevna tað hvussu nógvar kvíur ug neytar innfluttir til russlands fyri sjálvur at at kunna framleiða mjólkavørður og annað sum teir ikki høvdu eru tað nógv betri fyri á tí økinum og soleiðis soleiðis virka boykott eg veit ikki um boykott hava birkað nakað serligt nakrantíð og okur kunnu hyggja at okur kunnu hyggja at norðurkorea teir skjóta ra kettur annanhvønn dag og teir hava verið boykostar í ára í ára tíggju hinvegin so sum sagt eru okur ein partur av vesturheiminum skulu europa skulu fylgja og skuldu fylgja tí meni eg dámi slett ikki hetta her at okur blaka hendur føtur frá okur lata danmark og es stýra øllumlandsnar eg dámdi nógv betur efta uppskotið sum távarandi uttanríkisráðar jenisarana kom við har mann har tey føroyingar sjálvir sum taka støðu til hvat ok suldu gera nú alivera okur alt upp í hendurnar á dønum í es alt um okur uttanum okur tá i tað snýr seg um tá ið tað snýr seg um tiltøk at seta í verk ímóti ímóti russum heimurin broytist og tað sum okur ikki keypa frá russum og tað sum russar skulu hava tað fáa tað frá kinesarum og indarum og hygg mann á fólkatalinum so e tað fara lítil halda fimtan prosent av fólkunum í heiminum sum boykottar russland so potensialir til at útflyta olju og vørur og innflyta hjá russlandi tað er næstan óavmarkað men hesin her væl betalandi og organiseraði heimurin her um okra leiður han boykosta russland og tað ger so tað upp í t av heiminum sum okur ivaleys komma a síggja kumma at síggja frameftir meni eg fari sjálvandi og okur fara sjálvandi thyggjav hasum her dámi eg einki at mann gevur es um danmark ein blanka og kekk okkurat vegna
tái at seta tiltøk ímóti russlandi men eg haldi okkur fara at hyggja væl eftr hesum uppskotunum og og so taka støðu harfrá takk fyri frú foryfleiri viðmerkingar
ja tað er sjó fylgjarligt beklæðiligt við boykottir men men tá tað er neyðugt so er tað neyðugt eg haldi tað er eitt sindur av muni á at ein makrelkonternari verður stoppaður eitt ella annað stað og so tað kameraturin vinurin hjá fólkaflokkinum gevur dra til at skjóta íbúðar blokkar um náttina meðan børnini eru inni meðan meðan mann skjýtir meðan børnini sova fyri at fáa so nógv fyrri sum møguligt tað er ófatiligt at fólkaflokkurin heldur at tað er vegurin at ganga í mun til ein ein ein ein makrelkonternara

jaguvestigaard ger svæltakk fyri frú forkvinna tað er áhugavert ati hennrikold og javnaðarflokkurin bakateliseraði tað sum es gjørdi móti føroyum ásinni tað var ótrúliga langt úti men javnaðarflokkurin var altíð lunkaður og tók faktiskt lekki undir við at okur fóru at krevja føroyumstørri makrelkvoti og tað haldi eg kom til útrygt nú frá henrikold løgtingsmanni tað er forkastligt kríggj er forkastligt fullstendiliga burturvið burtur og vónir viti at skjóta sevilfólk og hvør sum skjýtja til usa ella ella russland ella hvør annar tað er fullstendiliga óforstáiligt og forkastligt og tað at mann skjýtir íbúðarblokkar hvar tað so erð í heiminum tað eiga okur øll at taka frástøðu frá tað gera okur sjálvandi at leggja okur undir at taka undir við sovorðinum
tað er ótrúliga langt úti men eg vil enn einaferð siga at sjálvan ger okur ikki tað takk fyri síðan er tað heiliga holmian
ger sovælnen eg hugsaði um mat korn og hveiti tað er fjøruti prosent av útflutningi hjá ukrain og russlandi eisini har umleið og teir síggja tað verða tað einasta semjan teir vara funnuð út a higartil tað er ikki at stoppa og boykotta matvørur korn og hveitum fyri ikki at skapa eina óbalansi heimi føroyar er hundrað prosent avhanga it av mati og es heldur ikki av tí rætt at boykotta mat vit hildu ikki tað var rætta boykotta mat í tvey túsund og fjúrtan sti sigur at mann má ikki brúka mat sum vápn tað sama siga ukrainar tað sama siga russar tað er altsora ring støða vit øll fordøma krígnum men at brúka mat sumvápn tað er tað mest perfita tú kanst gera
skeivt
ja takk fyri frøðipálkvinna eg eri púra samdur við keiliar honum við hannesen at sjálvandi skal mann ikki boykotta flutningslinjar av mati ella mat yvirhøvur tað gongur altíð altíð útíð av fólkini um tað so verður ukrainar ella russar ella hvat er so tað tað tað skulu okur sjálvandi ikki gera og okur fylgja eisini teimum her í okra parti av heiminum í vesturheiminum sum siga framleiðsla og útflutningur út á handilin við matvørum tað skulu okur sjálvandi halda áfram við og tað vónu at okur eisini eru samd her at tað eiga at gera og eisini til tann partin av av heiminum har sum er ófriður og og eisini til tey sum kanska ikki hava teir somu demokratisku skipanir sum okur tíkur tí hann verður í øgiliga pá í heiminum sum hava

sarana ger sovæl frú forkvinna ein ómetaliga sjáldsom røða serliga hjá einum fólkaflokksmanni tað tað má eg siga visti mann hugsar um groynt rent politisk hvar flokkarnir verða hildnir at at ja an sá at at hava shvørji lond flokkarnir verðu hildinir hava somu hugsjónir við mær nerroma lat tað fara har var okkurt gott sum eg fari at takka jakovvestegaard fyri og tað er tað at hann fult ov heilt tekur frástøðu frá at mann kann svara aftur við at fara í kríggj tað ber absolutt slett ikki til hennikold nevndi hetta her íbúðarblokk nei taðer verri enn so altso tað eri nú má tað væl vera yvir hálvtrýss sjúkrahús sum eru løgdi oyði og yvir fimm hundrað skúlar sum eru lagdir í oyði í í ukraina takk fyri jaku vestgaard at tú tók frástøðu frá hesin her mei annars tað orsaka frú forkvinna tínum lívi

jakovestigord ger suvæl takk fyri frú forkvinna reðleikarnir sum fara ganga fyri seg ukraina har mann knúsar undirstøðukervi eisini skúlar sjúkrahús barnaheim tað tað taka okur øll sjálvandi øll frástøðu frá og tað eigur at gera allastaðni allastaðni í heiminum tíverri er kríggj nógvastaðni hetta koma øðiliga tætt upp á okur og sjálvandi skulu okur taka frástøðu frá tí tá ið tað kemur til boykott so er tað framvegis soleiðis at fleiri hesum londunum eisini aslond keypa eina rúgvu av vørum dagliga úr úr russlandi te vøruna sum tey hava brúk fyri til teirra egna samfelag otey hava statvek stóran innflutning frá russlandi av ymiskum vørum tað skulu okur eisini hava í meindi tá ið okur seta
tiltøkverk takk síðani er tað sólvitur
vtúy eina halsa ger so væl takk fyri vit skulu minna søguna siga hvescaard og tað er rætt tað skulu vit sjálvundi men søgan rættvíski er ikki tað sum gongur fyri seg so varð eisini sagt at kríggið er so nógvastaðni ja men í hesum førum eta ein beinleiðis samstarsfelag hjá okkum sum hevur lopið á eitt annað sjálvstøðugt land og tað kunnu vit ongantíð skulu vit ikki góðtaka og skulu sjálvandi gera tað sum vit eru før fyri tí í hesum førum eru vit før fyri at gera nakað beinleiðis mín spurningliga vesvørd er tað at at hann seri er
dugir við mátanum at gera tað gera hetta uppá og tað skilji eg for sovorðið væl men á ikki yvirtøkum málsøkjum er tað eingin annar máti enn rísilóttivnanini og mælið á hvønn skort frá at hetta verður samtykt ella heldur hann at vit mugu góðtaka tað sum liggur á borðum
vesr gersvæltakk fyri frú forkvina áðrenn eg taki undir við uppskotinum vil eg síggja hvat tað inniber okur hava okur hava samskifti við russland við matvørum har okur handla matvørur til russland og vera teir pengasemarnir støðgaðir í mun til hettar so so so ger mann seg inn á tey tingini sum okur halda ikki mann skal gera seg inná og tað hava verið trupulleikar við pengaflytingum hvat inniber hetta eg segði farbyrjanin av at tað sum okur handla við tað er fiskur og tað er tað alt hetta her hvørjir persónar koma og fara um landamørk teir er ikki vanur at ganga um mælið gøtuna her hjá okum so tiltøkini annars sum okura setta í verk hava ongan týdning hvat havt fyri føroyar hvírki soula so tí okur útflytja ikki kompenentar til krígsúggerð ella automreaktorarar ella flogfør ill annað so hetta er hetta er nakað av tí sama sum okur hava annars er
nakað samskift í russland sum tað hevur verið altíð takk fyri næstu røða verður landsstýrismaðurin høgni hoydal og forkvinnan fer at nýta høvið at ynskja landsstýrismanninum til lukku í føðingardegnum ger so væl
eg haldi kali jogholm johannsen purdi hvusu hvussu nógv árini vóru eg tey verða sjeyoghálvtrýss vit eru næstan javngantur h men frú forkvinna

álop á onnur við vápnum sum drepa og oyða ov skyldu í lív samfeløglond og framtíð eru ræðuliga seg ger mannaættarinnar sum vit sjálvandi taka sterkastu frástøðu frá og vilja gera altsum vit kunnu fyri at steðga og taka lut í átøkum mótvegis tí hetta uppskotið hetta málið er ómetaliga rúgvusmikið í vavi tað telur ikki færri enn fýra túsund tvey hundrað og fýraogtjúgu síður men í innihaldi er hetta uppskotið tað sama sum undanfarna landsstýrið legði fram ið snúðu seg um at føroyar seta somu tiltøk í verk sumfyrst og fremst es men eisini epstlondini altso norra og ísland og í stóran mun eisini usa og kanada onnurlond hava sett í verk móti russlandi tá samtyktu vit eitt uppskot eitt uppskot til løgtingslóg sum var ein heimildarlóg til landsstýrisfólkið ág økinum at seta tey tiltøkini í verk sum eru lýst í hesumher ymsu es fyri skipanunum og eg skal ikki belæra tingfólk men havi sjálvur roynt at sett meg inn í hvør munurin er her altso es skipanin er jú eit eitt slag av einum hálvum feteralum federalari skipan har es hevur heimild á summum økjum til at gera fyriskipanir sum bara verða settar í verk í londunum akkur um tá vit lýsja eina kunngerð í føroyum so er tað bara galdandi í øllum egslondumeðan tað sum mann rópar direktivir tað eru so pápi frá esskipanini sum skal setas í verk við lóg í teimum ymsu londunum revsutiltøkið móti russlandi og hvítarusslandi sum es hevur samtykt eru bara automatisk komin í verk í øllum teimum eðgaslondunum men fyri t teð skal fáa gildi í føroyum eisini á teimum málsøkjunum vit ikki hava yvirtikið og tað er serliga fíggjarøki og marknaøki altso taðvilsigða alt sum hevur við fíggjarliga flytingaratgera virðisprøv og handil lýstir ávís persónar og innferðing og útferðing ella innferðing rættarisagt hjá ávísum persónum tað má so um tað skal koma í gildi fyri føroyar eftr sum vit ikki hava sjálvu ræði á fíggjarøkinum sum vit áttu at havt so má tað setas í verk við eina danskari lóg og tað er tað sum ligur á borðinum nú

hetta er so ein heimild til hjá donskum myndugleikum at seta í verk hestiltøkini sum koma frá es sum sokallaðar fyriskipan ella forárningar haldi gumat rópa ta donskum og í føroyum seta vit teir so verk við okkara í okkara lóggávu ella við kunngerðum og tað er so alt sum hevur vøruflutning og annaðat gera men í hesum førum skal so tað á fíggjarøkinum setast í verk við hesari lógarheimild og tann heimildin kemur so at liggja í royndim verður hjá einum donskum ráðharri og tað skapar okkum beinanvegin t ta avbjóðingina hvussu tryggjau vit nú at taeta føroyska fólkaræðið og løgtingið sum gera av hvørji av hesum tiltøkuni vit halda vit skulu seta í verk fyri føroyar og tað hava so verið drúgvar samráðingar millum danskar og føroyskar myndugleikar sum so oftani har ið landsstýrið ynskir et taðskuldu standa týðiligt í grein eitt og tvey at danski ráðharrin kann seta tað í gildi eftir samtykki

aftan á langa samrákar r tað blivið og tað stendur púrasta greitt í øllum lógargreinunum tað er eftir samráðing og úttalisi frá føroyskum frá landsstýrinum og so hava vit eitt skriva viðmerkingarnar endamálið við tí er og samráðing taðtað er ikki staðið fyrr vanlga senda bara teitt úttalisi tað vil siga at einki verður sett í verk uttan so man hevur samráðast við landsstýrið um tað og so fær landsstýrið uttanlansnevndina at ráðførast tí hetta eru stór utanvírspmál er tað so mál sum er ivamál so má mann koma í tingið aftur tað er tað sum er avrátt og so seint sum á einum fundi í gjár við danska ráðharan og økinum mortenbøsków bleiv tað váttað at tað er soleiðis vit gera tað tað kundi verið betur eg havi álit á tað ber til taðvar saða at einki verður set í verk uttan so at vit hava viðgerðarstááum tað millum danskar og føroyskar myndugleikar og so fara vit uttanantsnevdina uttan so at tað r ein pakatell sum til dømis at broyta navnið ein persóni ella nakrar upphæddir tað er tað sum er avrátt fyri at loysa ta avbjóðingina øh og tí skilji eg væl at fleiri hava sagt jamen eghaldi at jakuvestegarg var kanska leggja vit nú heimildir til danskar myndugleikar ja í ávísan mun men ikki meira í milum longu a hava fíggjarøkinum kortini fingið ta betringina at nú stendur tað einki verður sett í verk uttann samráðing við landsstýrið tað er nakað heilt nýtt so tað er tað sum eg fari fram hartil og bárðu nielsen var inni á tí hevur tað eisini bæði í undanfarnu landsstýri og hesum verðið verið ein tvítróttur um tað sum var kalla fyri tvínýtsluvørur og tvínýtsluvørur tað er alt frá kemikalium tiltøkniligar lutir sum kunnu nýtast bæði til friðarlig endamál í eini bili eina maskinu í einum fototóli í eina teldu men sum eisini kunnu brúkast til krígs endamál har stendur tað púra greitt í grein eitt at hetta uppskotið fevnir ikki um tvínýtsluvørur og tað er tí vit halda fast við at alt sum hevur við vørur at gera er á okkara málsøki og tað er bara føroyskir myndugleikar sum kunnu lóggeva um tað so tað var svarið til bárður nielsen og fínøtsluvørurnar at tað stendur enntá beinleiðis ígrein eitt hetta lógaruppskotið gevur ikki nakrar heimildir fyri tvínýtsluvørur tað merkir ikki at mann er blívin heilt samdur enn millum føroyskar danskar myndugleikar um hvør hevur rætt at lóggiva tvínýtsluvørum tí e ikki tingfólkið at siga so fór á danir fram meðan men sumt at hesin er jú trygdarmál og undir trygdarmál kann jú alt koyrast og eg havi sagt tað áður tá ið trygdarmál koma inn og tað er jú tað sum heimurin kanska brúka mesta orku upp á tag at viðgera so fer fólkaræðið ofta út eisini víð einum viðurskifti sum hesum og endamálið hjá okkum við øllum hesum her tað er at vit kunnu taka okkara egnu avgerðir vit sjálvur standa innifyri og at vit gjøgnum løgtingið sum er okkara fólkavalda ting eisini viðgera tá ið hesi tiltøkini her á fíggjarøkini verða set í verk og tað vilja vit altso o tað vil skrivaum viðmerkingara tað vil eg tryggja at tað verður bara gjørt eftir ella ráðførslu utanansnevndina og kemur so eitt ivamál stendur eisini í viðmerkingunum so koma vit t aftur tað er tann besta trygdin vit kunnu fáa fyri tí sum sum sum halda fleiri av framsøgufólkunum komu inn á bæði jenisarana og ogjakubvestegaard men samanumtikið so er hetta uppskotið meinilíkt í uppskotinu vit løgdu fram fyri fyri yvirtikið málsøki altso at tær somu tær tær somu esfyriskipanrnar sum lýst verður sum víst verður til og tær broytast so ella hava vit broyttær nakrar ferðir og eg kansn eisini upplýsa upplýsa tinginum at vit hava ikki enn sett tær nýggju kunngerðirnar í gildi á yvirtiknum málsøkjinum í mun til tað sum longu er broytt av nýggjum tiltøkum ella ymiskum ymiskum broytingum í tiltøkumum sum egs havi gjørt og tað arbeiða vit so við hvønn einasta daginhesa rana nevndi okkara nýsettu sendikvinnu í prosell sum er arbeitt nak við tí og hon fer at hjálpa okkum við tí eisini áðrenn áðrenn eisini aftaná hon e byrja í starvinum í í brosell so hetta er avbjóðingin fyri mær er eingin ivi um at vit eiga at gera tær sjálvandi mugu vit gera teir serliga fíggjarøki tí har tey flestu tiltøkini eru at vit ikki kunnu handla við

tlógar so so langt tí mann lýsir tað við persónum og húti asir tað tí tað fyllis so nógv men tað snýr seg bara um listar yvir fólk ðvirðisbrøv íløgur og tílík sum mann ikki eigurat kunn ataka lítið og sjálvandi kunnu kunnu okkara bankar ikki up á nakran máta standa í teirri støðu at at ein bæði føroysk vinnulív ella samstarvspartar hjá okkara bankum yvirhøvur kunnu so iva um hvørt tað er gjørligt at brúka okkara bankar til slíkt virksemi tí haldi tað er alneyðugt at vit fáa hetta málið avgreitt við teimum ættrættskiltu ivamálunum sum sum framsøgufólk hava hava hava lýst men eg eri kussku kom á niðurstøðu tá ið jensarana spurdi um hann um hann er komin so mikið langt ja eg er er eg havi kasta hanna fult inni fyi hesum uppskotinum nú tí at eg komi inn í sjálvar sjálvar greinarnar at einki av hesum verður sett í verk uttan eftir samráðing vit fóru á landsstýrið og so liggur tað hjá okkum og vit lova so her við at vit koma í til ráðførstlu uttanansnevndina við málunum um tað ikki bara eru eru reinir bakatellur tað er tað frægasta tað frægasta fólkaræðisliga atkeri vit kunnu festa í hetta uppskotið men tað er ein avbjóðing so leingi sum vit hava sum leingis vil liva undir hesari heimastýrslógini sum fyllir fimmoghálvfjerðs ár om nakrar dagar

okkara málum og tí tí býr hetta uppaftur meira trupult tá ið tað koma slík tiltøk sum hesi øhog hetta er so tann frægasti mátin vit kunnu tryggja tað at einki verður gjørt uttan um okkum htí tað standi eg fast við eisini sum eitt var til til til jakub vestegaard at tað e er ein roynd at gera svið tað veru einki gjørt uttanum okkum at t so kunnu koma á trupulleikar ja eg eri eg eri so rættilga vís ur serlig attan fundin hevði í gjár við við danska vinnumálaráharranm har vit avtalaðu akkurá hvus tað ganga fyri seg eg havi so álit á at tað fer at verða gjørt at vit ikki við hesum geva nakað geva nakað blankukekk til ein danskar ministara sum fer at gera nakað at um føroyar tí at tí at vit hava lýst hvussu vit vilja hava tað t fara fram og vit hevu áhugað í hesim tiltøkini koma í verk fyri okkara bankar men við uttan at løgtingið verður sett til viks sum við teimum orðum frú forkvinna so fari eg at mæla til ella fari eg sjálvandi at siga tað at vit er reiðar at koma í utanstevndna svara upp á ein hvønn ivaspurning tí hetta er rúgvusmikið men hetta eru tey grundleggjandi ella grnreglu trupulleikarnir í uppskotunum hvussu fáa vit hildu skil á í føroyum at tað ikifær nakrað verður gjørt uttan um okkum men tann innirasligi parturin at vit noyðast at gera tar og skulu gera tað so at okkara bankar ikip á nakran máta kunnu vera at slag av einum frírúmi fyri fyri fyrihandilstiltøkum ella fyri fyri handli og og og peningaflytingum sum hava við russiska ræðuliga kríggi í ukraina
takk fyri takk fyri ein viðmerking frá kajarhólmi handils
ger sovælhøgni hoydal plagar at siga ofta tá mann er ósamd politiska man hevur slett ikki lisið uppskotið tað meg innerá mar at nú evr hann rætt eg havi sett ikki lisið upskotið her fýra túsund og tvey hundrað og sjeyogtjúgu síður ella hvatta er so eg havi slettiki lisið tað men aftur til st tá ið eysti heitir á heimsins lond um ikki at koma í nærheidni av á boykotta matvørur so gangi g út frá at alt sum eitur matvørur og definitiónin upp á matvørur teir terrifnir upp á matvørur eru undantiknir tá vit koma til peningaflytingar tað er faktiskt spurningurin at atvið hesin her eru matvørur ekskloderaðar tað er bara tað sum mann nevndi til kompinentar til til militeri ella hvat er
ha
tað er ein sera góðir spurningur frá kali kali ogholm johanesen hettar uppskotið fevnir ikki um atvørur og tað kemst av tí at her eru tær es fyriskipanir sum eru gjørdar dær fevna ikki um matvørur men tað ereisn týdnigarmikið atfáata at lýsta eisini uttanesend teir persónarnir sum í hesum uppskoti ella í teimum fyriskipanum sum eru eru settar á listar yvir persónrnar ella fyritøkur ella íløgu skipanir sum tú ikki kanst samstarva við teir persónarnir kanst tú ikki handla við tað er tað er soleðis eg kann svara tí spurninginum so tað kunnu koma tæir kunnu koma vist tan situr el siga ein oligarskur á onkrum sum hevur so so kann tað verða rakt men í høvuðsheinini raka tað ikki matvørur tí tað er tað sum hevur verið semja um millum millum tey eropeisku londini í hesum førinum sum og sum eisini er semja um haldi frá usa og kanna
takk
skoli ger so væl takk fyri fyri fólkina kann landsstýrismaðurin vátta at tað undantakið sum vit hava í heimildarleguni har sum fiskiveiða fiskivinnu og flutningur av matvørunum av fiski úr føroyum er undantikið og at hesar her eitt sindur av tí sum kaiði lega johannesen var inni á at flytingar fyri fisk ella tað at handla fisk úr føroyum til russlands og tey londini í í stjórasætisku samgonguni at tað stábek er ein møguleiki og ikki verður tikin burtur við hesari
har er lóggáva
frú forkvina nú vóna eg at vit skjótt kunnu kunnu hava eina drúgvari viðgerð í uttanlandsnevndini eisini av hvussu í okkara uttanríkspolitikkur skal geskal vera á øllum hesum økinum tað arbeiða vit upp á at gera eitt eitt uppskot til í landsstýrinum sum lýsir hesar avleiðingar men tað stutta svarið er tta tá i eg nevndta kale kaleoholjenholm johannes spurdi um hetta uppskotið sum sigur her her nakar fíggjarligartrandsatiónir sum kunnu verða avmarkaðar men tær eru ikki galdaðir firi matvørur í hesum uppskotinum og har til at siga at alt sum hevur matvørur at gera tað mugu vit halda rimmar fast við tað er okkara egnu heimildir tað er tað er á yvirtiknum málsøkinu alt sum hevur vøruflutning tað avgera vit sjálv tað er etin tí vit hava fingið skrivað inn í her at hesar tví nýtsluvørurnar tað kundi jú eisini verið okkurt kann mann siga natúrlig produkt sum hann framleiðir tvínýtsluvørur tð tað tað lóggeva vit sjálv um tað liggur undir undir hinari heimildini í tí uppskotinum sum jensarana legir fram tá altso vit vit vit vit geva ikki við hesum nakrar nakrar heimildir til danskar myndugleikar at seta nakað í verk sum hevur beinleiðis við matvørur at gera men hetta sum eg nevndi við fíggjarligum trasatiónum har kann tað vera persónnar ella fyritøkur sum verða sum verða forðaðar og tað verða teir í roynd verður longu í dag atat
hevði eingin føroyski bank í dag sum sum ikki longur agerar eftir tí sum um hetta longu varð samtykt takk fyri
bárasteinielsen ger sovælja takktað er ikki í stórstó gleði at eg sum sambandsformaður hoyrir forman tjóðeldsins standa her á tingi og rósa hesin fantastisku skipan sum vit hava har í tingini kunnu gerast í samráð við eina aðra politiska skipan og hetta vísir hvussu ví í hendan her heimastíðusskipanin sum høgni hoydal nú arbeiðir undir og stendur á tingu søðarpalli á rósar fyri at nú hevur mann gjørt eina avtalu um at tað verið gjørt í samráð við danska ministarin og tað verður einki gjørt uttan henda samráðið kemur til eina avtalu um tað og tað er jú tað sum liggur ífantastisku skipanini sum fyllir ár um nakrar fáar dagar fyri heili og fimmoghálvfjerðs ár men tá tað er sagtso er spurningurin altso vit vita jú hetar ein samansettur heimur við liuga í ein samansett verð ikki minst tá kríggi her í heiminum og eu hvurhetta eru eog lóggávu ella vestur lendskt lóggáva man siga hetta jú galdandi fyri allan vesturheimi har beigáttnin varð sett í verk og avmarkingar os víðari og har er tað jú eisini soleiðisnar at eu ger
takk skal líka minna á at bæði viðmerkingar og svar eru bara ein minutt ger so væl
ja frú forkvina um um tað skal vera gloppið at meira munn upp á nakvan máta hava røst heimastýrislógina so taki eg ta í meg aftur tað beinanvegin ta so er tð so er tað so er taðein feilur tí heimastýrslógin eftir mínum tykki uttan at fara for langt inn í tað hon hevur verið ein ein ein spennitroyggja og øll tey framstigini vit hava gjørt eisini í hesum málinum hava gjørt tí vit hava brotið teir garðarnar niður sum heimastýrslógin heur roynt at sett yvir okkum tað saman við hesiher yvirtøkulógini uttanfyis heimdilógini bara bara so har eru vit politiskta ósamdur men tað stendur í her og sum stendur í lógargreinini sum eg sipaði til til til harra bárðu nielsen gjøgnum forkvinnuna tað er at einki av hesum her verður sett í verk uttan samráðing millum landsstýrið ikki samráða men samráðing ogtað er nakað nýtt vanlig har bara a standa staðið eftir úttalilsi frá landsstýrinum men nú er man ikki samráðing inn og tað er tí vit siga tað at hetta er mál sum vit sjálvi skuldi taka ræði á og tað er nokk neyvan heilt í tráð við heimaftrarslógina visti it skuld svara upp á tann mátan yvirhøvur og egskipanirnir sum koma tað verða altso avbjóðingin er altso tann at hetta er fyriskipanin frá es sum komaá automatisk gildi á øllum ereslóginum men men tað er so innviklað tí hetta er dómsk lóggáva nú skal nú skuldu danir gera eina lóg sum kemur til føroyar og so samtykkjast og so gera fyriskipaninar tað er ein alt for innvikla skipan tað hevðiverið nógv reiðar
hærum vit bara sjálvi høvdu ræði í øllum ja har fekk landsstýrismaðurin fimtan sekund eyka eysturmann í føðingardag tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum máli og løgtingsmál fimmogfýrs uppskot til ríkislógartilmæli um at seta gildi fyri føroyar lóg um forferørin um gemniføroystar restrektivu forstalningur á forrussland og bellarus tað verður nú beint í uttanlandsnevndina tað verður ein døgurðasteðgur nú hann verður ikki so øgiliga drúgvur hann verður til tólv fimmogfjøruti tólv fimmogfjøruti verður tingfundurin uppafturtikin og tá verður fyrsta viðgerð av broyting í løgtingslóg um húsalandsgrunn

ja fundurin er upphæddur tikin og vit fara til næsta mál á skránni tað er fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar níggjuogfýrs uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtnslóg um húsalagsgrunnin strika avkrav um fígging frá øðrum íleggjarum í sambandi við bústaðarbygging og eg skal hava framsøgufólk fyri flokkarnar fyri javnaðarflokkin er tað hansjaku homsen fyri sambandsflokkin helgi abramsen fyri fólkaflokkin elsbet mersetis gunlagsdóttur fyri tjóðveldið hervørd polsdóttir fyri framsókn sólwit mi nolsøe og fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyrstu at fáa orðið er hansjaku thomsen ger so væl
takk fyri harra formaður okur viðgera í dag uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um húsalandsgrunn strika krav um frígging fígging frá øðrum íleggjarum í sambandi við bústaðarbygging í verandi løgtingslóg um húsalandsgrunn er eitt krav um at húsalandsgrunnurin bústaðir sum meginregla skal samstarva við aðrar íleggjarar tá ið bústaðir byggir bústaðir kring landið hetta kravið tarnar bústøðin í arbeiðinum at útvega bústaðir kravið um samstarv beð vísir at bústaðir sum meginregla skal rokna sær fíggjarligt avkast fyri bústaðir sum grunnurin byggir svarandi til avkastkravið hjá hinum íleggjarunum av tí sama verður húsaleiðan fyri bústaðirnar hægri enn hon hevði verið um bústaðið einsamalt fíggjaði og rakbústaðirnir uttan at rokna seg vinning endamálið við bústøðuna er sambært grein eitt í løgtingslóg um húsalandsgrunn eitt at virka fyri at øll í føroyum skulu hava møguleika fyri at útvega sær ein bústað tvey at tryggja fjølbroytni á bústaðarmarknaðinum og trý at stuðla upp undir vegurlagspolitikk føroya og at minka um orkutørvum á føroyska bústaðarmarknaðinum í løtuni er kostnaðurin fyri at seta búgv øgiliga høgur samstundis sum húsaleiðan er á einum støði ið ikki øll megna at rinda endamálið við bústøðuni er at tryggja at øll fáa eitt nøktandi heim í mun til teirra tørv men treytin um at bústaðið skal byggja saman við øðrum íleggjarum hækkar leigukostnaðinum umframt at tað eru truplarar hjá bústaðunim at fara undir nýggjar verkætlanir endamáli íð hesum uppskotinum er tí at loysa búsaðið frá kravinum um at allar bústaðarverkætlanir skulu fremjast saman við øðrum íleggjarum bústaðir varðveita tó heimildina tl at fíggja verkætlanir saman við øðrum íleggjarum í teimum førum tar geva meining harra formaður atfinningarnir ímóti hesum uppskotinum hava serliga verið um at bústaðir ikki virka eftir somu treytum sum aðrar útleiðarar og tað er skeivt at eitt alment partafelag kappast móti privatu vinnuni og tað er rætt at bústaðir koma at virka undir øðrum treytum enn aðrir útleiðarar hetta landsstýrið er samt um atað ein politisk avgerð at bústaðir skaal virka eftir teimum treytum sum bústaðir ger og ongar ætlanir eru um at broyta tað tað verður raðfest at íbúðir verða bíligari so at fleiri føroyingar fáa ráð til eitt heim tí tað er tað tað snýr seg um at allir føroyingar hava møguleika fyri at hava eitt heim okur hava í nøkur ár havt nakað ið veruliga kann kallast ein bústaðarkreppa tí tað er nógvir føroyingar ið ikki hava ráð til ein bústað tað eigur ikki at vera nakað o sum samfelag kunna liva við atlititi grundleggjandi rættindi hjá vanliga føroyingunum eigur altíð at viga tyngri enn atliti atlitini til møguleikar hjá nøkrum at forvinna pengar okara samfelagi hevur ikki fyri neyðuni at nakar absolutt skal vinna pengar burtur úr bústaðartørvunum okkara samfeag hevur fyri neyðuni at allir føroyingar hava tak yvir høvdi at øll okkara børn hava eitt heim har tey kunna kenna seg trygg og ikki vera bangin fyri at vera tveitt á dyr ella at húsaleiðan er so høg at hon forðar teimum mat í munnum harra formaður nú havi eg nevnt at ein lítil partur av vinnuni ikki sleppur at vinna pengar upp á samarbeiðið við bústaðir men hendan lógin er ikki ein trupulleiki fyri nakran annan enn tey ið vilja vinna pengar upp á stóra bústaðartørvin fyri handverkarin timbur handilin og so framvegis er líkamikið um tað er bústaðir ella onkur annar ið byggjar men hendan lógin kann gerast stóran mun fyri tey ið mangla eitt heim tí eiga okur framhaldandi at styrkja felagið bústaðir so tey kunnu halda áfram at royna at nøkta bústaðartørvin og tað er nakað sum henda samgongan ætlar og tí haldi eisini at hetta uppskotið er eitt gott stig á leiðini takk fyri
takk fyri so er onkur viðmerking og tað er fyrst eykun samuelsen ger so væl
takk fyri harra formaður ja eg haldi attansjaku thomsen hevði eina góða røðu har hann lýsti akkurát tað prinsipiella í hesum her at tað er ein politisk raðfesting at mann vil hava bíligar íbúðir eissini eitt útboð av teimum tí hugsar mann um tann tørvin sum er á bústaðarmarknaðinum so er tað ein so stórur tørvur at tað er pláss fyri øllum tað einasta sum manglar tað er onkur raðfestur bíligaríbúður eisini til vanlig fólk og tað haldi eg hetta her uppskotið er gongur útuppá og tað er virkliga gott
takk fyri so er tað sjáku thomsen ger so væl takk fyri
ja tað er mann kann kanska diskutera hvussu stóran mun hetta kravið fer at gera ella fjarna ella strikingin av hesum kravinum fer at broyta prísin men men alt ger mun og hetta er eitt stig á leiðini og landsverkskvinnan inngilin strøm og hon hevur nógvar ætlanir um um hvat dugist at gera við bústaðið framyvir so tað haldi eg gleði okkum til takk fyri
takk fyri so er næstur á listan at røða helgi abransen ger so væl
ja harra formaður hetta er eitt uppskot um at broyta lógina um húsalandsgrunn soleiðis at kravið um fígging frá øðrum íleggjarum í sambandi við bústaðarbygging verður strikað tá ið lógin bleiv broytt tá tá var tað landsstýriskvinnan í almannamáli sum sum legði tað málið fram so tað endaði í trivnaðarnevndini og nú er tað so landsstýriskvinnan í umhvørvismálim sum umsøtir øki og taið endast í rættarnevndini so vit sum sita í rættarnevndini eru hava noskum ikki verið við tað flesta av okkum til tað stóru broytingina sum bleiv gjørd fyri nøkrum árum síðani á hasum økinum men tað stóra broytingin í hesum uppskotinum er at bústaðir kann men skal ikki fíggja verkætlaninir saman við øðrum íleggjarum spurningurn er um henda broytingin er neyðugt tí sambært grein átta c stykki fýra í lógini og eg fari at biðja um loyvi at endurgeva úr lógini
gers væl gen soleiðisnar hóast ásetingina í stykki tvey fyrsta punkt kann landsstýrismaðurin loyva húsalandsgrunninum at fara undir verkætlanir einsamallur um eingin áhugi er hjá íleggjarumum at vera við í verkætlanini ella trupult er at fáa semju við íleggjarar hetta stendur longu í lógini men hetta verður skotið upp at strika so fyri mær at síggja so strika vit ein tekst sum sigur at landstýrismaðurin kann loyva húsalandsgrunnan at fara undir verkætlanir einsamallur og í staðin siga vit at tað skalikki vera krav at ílegurnar skulu geras saman við øðrum eg havi ringt við at síggja hvør munurin er í báðum førum kann bústaðir byggja saman við øðrum og í báðum førum er hetta ikki ein treyt um tað um tað er manglandi áhugi hjá øðrum at byggja saman við bústøðum so munurin er kanska bara tann at nú kann bústaðir eisini byggja einsamalt hóast tað ikki er trupult at fáa onnur at byggja saman við teimum eg veit ikki ein onnur broyting í lógartekstunum sum ikki verður nevnt í viðmerkingunum til hettar at tað stendra landsstýrismaðurin og húsalandsgrunnurin gera avtalu um staðseting um og málbólk til íbúðar verkætlanir til serstakar málbakkar og tað verur broytt til landsstýrismaðurin tekur í samráð við við húsalandsgrunni avgerð um tað sama hvat er endamál við hesi broytingini og hví verður hon ikki nevnd í viðmerkingunum landsstýriskvinnan hevur longu boðað frá at hon við hesum skal fáa bústaðir aftur á beint eisini hevur hon boðað frá at hetta skal gera húsaleiðirnar bíligar eg ivist í um tað verður so landstýriskvinnan kann hava rætt í at samstarv ið feløg ið vilja hava vinning trýsti prísin upp men tá tað er sagt so mugum vit ikki gloyma at um felagið skal gera allar íløgurnar einsamalt so er munandi so eru munandi færri pengar at arbeiða við og tí verður minni bygt og minni útboð trýstir eisini prísin upp bústaðir hevur fýrahundraðog hávtrýss milliónir krónur at róða yvir av teimum skulu tvey hundrað milliónur krónur brúkast til fólk við serligum tørvi so nú eru bara tvey hundrað og hálvtrýss milliónir eftir við verandi prísurin røkkur tað ikki langt og málið framvegis er at øll skulu hava rætt til góðan bústað sum onkur lovaði undan løgtingsvalinum men kanska er tað rætta bústaðið stendur veikari í eini samráðingarstøðu tá mótparturin veit at bústaðir skal sambært lóg samstarva við privatar íleggjarar eg haldi bara ikki at tað er eitt krav í dag í øllum førum kann landsstýriskvinnan gera geva undanhatsloyvi fyri tí ein annar spurningur er um avkasti av íløgunum hjá bústøðum er nóg stórt til at bústaðið kann halda fram við at gera fleiri íløgur eisini kann sigast at tað er kappingaravleiðandi fyri leiðumarknaðin at tað at tey sum leiga frá bústøðum skulu rinda fyri eitt minni avkast enn tey sum leiga frá øðrum men tað er ein annar spurningur sum ikki er partur av hesum uppskotinum men hetta málið hetta fer so í rættarnevndina og har fóra vit hvussur haldi eg at royna at finna útav hvat hvat endamálið er við hesun her altso er er tað veruliga ein ein ein stór broyting í hesum her tí at tað sær út fyri mær sum at hendan heimildin at byggja einsamalt hon er longu har takk fyri takk fyri so var onkur viðmerking hervør polstóttur ger sovæl
takk fyri áðrenn broytingarnar fyri tveimum ár síðan vórðu gjørdar so kundu bústaðar jú eisini samstarva við onnur um bygging so gjørdi mann tað til at regluni er at tey skulu tað undantaki er at tey kunnu fáa eitt frávik frá landsstýrikvinnuni til at ikki samstarva við onnur tað sum úrslitið av tí broytingini er hóast røðarin kanska vil til einki gera tað broytingina sum varð framdegn tað er at bústaðarin faktiskt ikki er farin undir nakað nýggja bygging við tí lánið heimligt má gjørt tí at tað viknar samráðingarnar støðuna so mikið nógv tá ið kravið liggur inni at tey skulu samstarva í onnur tá setir tað bústaðararnar veikari støðu so eg veit ikki um tað var tað sum hann ætlaði við tí broytingin um úrslitið og hvussu er at tey vóru seinkað arbeiðið munandi
takk fyri so er tað helja abrahamsen kerti væl
ja harra formaður um tað er tað sum er orsøkin til at at tað e ikki hent meir tað tað dugir ikki at siga tað hendir nú heldur ikki vera nógv beint áðrenn so so tann broytingin bleiv gjørd so so tað er tað er ringt at at taka støgu til tað men men tað gott vera at mann fer frá ein frákalla tað reglu til kalla tað undantak ella øvugt eg dugi barat síggja tað at í báðum førum so so kann bústaðir byggja saman við øðrum og og tað er ikki ein treyt so so eg dugi iki at síggja at tað broytist øgiliga nógv meiðan tað skulu sjálvandi fara at royna at finn tav í í í rættarnevndini hvør hvør broytingin er
takk fyri so er tað handshaugur thomsen ger so væl
hevði avbrevst at nevndina at at bústaðurin kundi byggja einsamalt áðrenn eisini men tað var hasum ein treyt at byggja saman við jørðum og tað kundi gevast undantøk við so í serligum førum og tað haldi eg er ein rættiliga stórur munur og her hevur sum her hevur poul sátt tær eisini svarini á annars so tosaði hon um at bústaðurin hevði heimildað lánaðar fýra hundrað og hálvtrýss milliónir at byggja fyri og tá ið bústaður byggjur fyri fýra hundrað og hálvtrýss milliónir tá tosin er at byggja rættiliga nógv og tað kunnu vera ovavisir stórgivdsfyrimunir eisini í har sum kunnu eisini gera íbúðirnar bíligar at leiga takk fyri
takk fyri so er tað helgi abramsen ger so væl
ja harra formaður fýra hudraðog hlvtrýss milliónir ja tað er rætt men av teimum skuldu fýra hundrað tvey hnra og hálvtrýss brúkast til til serligar tørvir tavil siga tað eru tvey hundrað milliónir við tosa um til vanliga íbúðarbygging og og og og tað er ikki so tað er øgiliga avmarkað hvussu nógv hvussu nógv han kann byggja fyri tvey hundrað milliónir og tað var væl tankin við tí at mann skuldi byggja saman við øðrum ta er tað so hevudu nógv meir pengar vvistu til dømis bústaðir eigur á siga eigur ein triðing og og aðr onnur eiga tveir triðingar nú segði tvey hundrað tað var nok tve hunrað oghávtrýss milliónir nlat og siga tað tað er atsom munurin er so tveyhunraog hlvtrýss miliónir ella sjey hundrað og hávtrýss milliónir at byggja fyri
og tað tað er eisini við til at trýsta prísin niður at tú hevur gjert ta størri útboð so eg ivist í um um at tað broytist nógv á prísin og og um umann kann eisini koma í tí støðuna at atat tað verður minni bygt men hinvegin hinvegin altso tað er tað er onnur privat feløg vilja sjávandi krevja størri avkast og og og tað kann tað er landstýrskvinan rætt tíð at tað trýstir prísin upp men eg haldi bara at avmarka útboð tað trýstir eisini prísin upp tað er tað sum eg síggi í vandan takk fyriakk fyri so er tað elsbett mersetis gunlestóttur ger su væl
ja takk fyri harra formaður øh sum helgi abramsen hevur greitt so væl frá so er hetta eg veit iki ja tað kundi fáa undantak áðrenn og nú pjóðast teir ikki fá undantak men teir bara pljóðast set ikki vera saman við nøkrum øðrum tað e einki krav yvirhøvur so skilji eg heitta uppskoti men eg hugsi um kjakið sum var tað hvussu heilt ræðuliga ógvusligt tað var taið so minnast tilda altso tað var ræðuliga ógvusligt hvussu vitæhald næstan við rbústaðir sundur og saman millum annað bleiv eitt nevnt tað var hetta her tvey hundrað milliónir krónurnar altso hvat gera ti tvey hundrað milli ónur krónur tit serliga verkætlan so sum til bústøvin til fólk í serligum tørv eg síggi ikki eina broyting í lógini um tað nú landsstýriskvinnan loksist kemur við hesínum uppskottakk fyri
takfyri so er tað helgi abramsen ger so væl
nú var eg ein steðki við tí kjakinum og eg var í landsstýrinum tá ið tað gekk fyri seg so eg hevði lítið við hetta málið at gera men men tað er fyrimunur vansa við øllum tað er eingin ivi um tað og og tað kann gott vera at tað er verið og tað kann skulu spyrja nærri um í rættarnevndini um tað hevur verið ein trupulleiki at fáa onkran at samstarva við so kann tað vera ein trupulleiki men eg síggi bara hit sum eisini ein vansa at at at tú nógv færur pengar at byggja fyri tá ið støðaður nógv mín í bygd tú kanst ikki fáa so nógv upp fyri hasar pengarnar og tað eru eisini vit at trýggja prísina uppeftir so tað er fyrimunurin vansa í øllum so men tað er klárt at vist bústaður veruliga hevur havt trupulleikar at fáa okkara arbeiða saman við og tað hevur forðað nøkrum ja men latan vit so taka tað har frá men men eg kenni ikki til søguna um um tað er støðan takk fyri
takk fyri so er tað elsbet merseti skunnlátari sum hevur orðið ger so væl

bústaðir og allir politiskir flokkar hava í áravíst rópt upp um at privatir kapitalur og pensjónspengar mugu luttaka í føroyskari bústaðarbygging men hvussu hetta skuldu gerast hevur eingin havt nakað boð upp á fyrr enn fólkaflokkurin ella seinasta samgonga kom við tí meðantaundirritaði enn sað sum landsstýriskvinna í bústaðarmálum har fólkaflokkurin sambandsflokkurin og miðflokkurin sótu í samgongu fekk bústaðir heimild at byggja bústaðir fyri fýra hundrað og hálvtrýss milliónir krónur tær tvey hundrað og hálvtrýss milliónirnir krónirnar vórðu roknaðir til vanliga íbúðarbygging meðan tær tvey hundrað milliónir krónirnar vóru til serligar verkætlanir og kann eg upplýsa hesin høga tingi um at til fyrstu ferð nakrantíð at húsalandsgrunnurin ella bústaðir hevur fingið lániheimild upp á knappa hálva milliard í einum at byggja fyrr men kravið var at húsalandsgrunnurin ella bústaðir sum sum meginregla skuldi samstarv við aðrar íleggjarar tá bústaðir byggi bústaðir kring landið tó so í teimum førum at aðrir íleggjarar ikki eru áhugaðir í at vera við í verkætlanini saman við húsalandsgrunnum hevur landsstýrisfólkið heimild at geva undantak frá kravinum um samstarv almennir pengar eru avmarkaðir tað vita vit og tá ið bústaðartørvurin er fleiri hundrað íbúð um árið so er skjótt at rokna út um vit ganga út frá at ein íbúð kostar eina komma fimm til tvær milliónir krónur at byggja at landið skal finna trý hundrað til fýra hundrað milliónir um árið á fíggjarlógini tað er roynt og topi at hugsa sær at tað fer at bera til at finna so nógvar almennar pengar allir kapitalir má hava avkast so einfalt er tað tað sínust sum sosialistar láta sum um at pengarbarr nakað sum kemur úr luftini ella sum mann bara tekur í einum stóra potti men veruleikin er at allir kapitalir má hava avkst tað kann vera lítið ella stórt men avkast má verða pensjónskassar skulu jú tryggja at pensjonistarnir fáa eitt avkast av síni uppsparing so tey fáa ein rímiliga pensjón tá tey gerast eldri tað ber ikki til bara at taka pengarnir frá pensjonistunum og so siga við teir tit fáa einki avkast tí vit sosialistar hav brúk fyri at sleppa at býta útá tykkara pengum sjálvandi skulu lív og betri umsita pengarnar hjá pensjonistunum soleiðis at teir geva eitt rímiligt avkast í mun til váða tað er tað sum uppskotið hjá fólkaflokki legði upp til at geva pensjonistunm eitt rímiligt avkast men í staðin fáa atgongd til stórar nøgdir av kapitali at byggja bústaðir fyri og soleiðis loysa bústaðartrupulleika kapping forðar okurts leiði tað ger tað jú ú øllum øðrum førum so siga sosialistan kanska ja men so fara teir slíknu kapitalistarnir at vilja hava eitt ovurkost ovurstórt avkast og útnytta stakkast leiðararnir tí óndkappitalistar vilja altíð taka mest møguligt frá leiðaranum men hetta hevur fólkaflokkurin eisini eitt fakliga væl grundað svar uppá sum táverandi landsstýriskvinna í bústaðarmálnum segði eg mangan í sjónvarpinum orðið kapping kapping kapping í samband við bústaðarpakkan og tað er tann allarbesta loysnin uppá ovurhøgar prísir um ein nýggj íbúð kemur á marknaðin sum verður útleiga fyri ein rímiligan penga so gerst hann ovurdýra íbúðum skjótt tóm tí leiðarin flytur hagani tí noyðist útleiðarin av ovurdýri íbúðini at lækka leiðina tá ið kapping kemur og soleiðis virkar kapping einfalt við at tað privatu almenna taka lógvatak og bústaðið skal samstarva við privat so uppnøða vit tvey góð endamál tað fyrsta at byggjast kann nógv meira fyri færri almennar pengar tað vil siga at bústaðartrotið kann hjálpast fyri nógv fleiri fólk enn bara nøkur fá um bústaðið kemur við tvey hundrað og hálvtrýss milliónum krónum og tí privata kemur við fimm hundrað ella sjey hundrað og hálvtrýss milliónum krónum so kunnu vit byggjast r íbúðir fyri eina milliard ella fýra ferðir fleiri íbúðir enn um bústaðið byggir einsamalt hin fyrimunurin er at bústaðirð skal samstarva við privat so mugu partarnir í felag semjast um hvussu nógvar umsitingarútreiðslur skulu brúkast og so noyðist bústaðir at halda eitt rímiligt kostnaðarstøði í verandi støðu fær meira sum eg skilji enn helmingurin av hvørjari leiðukrónu til umsitingina hjá felagnum sum telur átjan oyli átjan fólk so í staðin fyri at loysa bústaðartrotið so vilja sosialistarnar nú at tað skal vera bíliga hjá nøkrum fáum og so mugu tey ið bústaðarney bara sigla sín egna sjógv fólkaflokkurin roynir at skapa eina loysn fyri øll meðan sosialistarnir heldur vilja hjálpa nøkrum fáum tá tað svegur sagt so lysti mær at vita hvussu leiðan fer at verða frameftir tí longu nú vita vit at við ongari kapping er leiðuprísini sera sera høgir fólk hava sett seg í samband meg tí tað er sera kedd um leiðuprísirin hjá bústøðum ein familja sum eg skilji betalir ellivu túsund krónur pluss varmileysitet í onkrum føri her tosi eg um unga familju við børnum so er spurningurin hví er húsaleiðan so dýr kann tað skyldast at meira helmingurin at hvørjari krónur verður brúktir til umsiting og ikki at byggja bústaðir fyri men eg má siga sum er at eg eri altso ikki imponerað av at bústaðið bústaðir ikki makta eitt samstarv við tað privata skilji tað slett yvirhøvur ikki hvar liggur nú hundurin ver grivin heilt ærligt vóru tað nú skilafólkini sum sótu í stýrinum soum knappliga bliv útskift í ein nýggj stýri av táverandi landsstýrismannin solviti nólsoy meini so við tá nú alt fólkið bleiðskift útu stýrinum frá degi til dags ja men so gongur ein tíð til reyða samgonga kemur til raði aftur ja so góðan morgun kemr mann í løgtingið og biður um at eingi krøv yvirhøvur skulu vera til stjóran í bústað er um at samstarv við tað privata eg spyrji enn einaferð hvar liggur hundurin bergrivin at bústaðið ikki fer í samstarv við við ta privata hví makta teir ikki hesa uppgávuna og tekur meiriltja og tekur meirilutin í løgtinginum undir við hesari broyting ja so sleppur bústaðir frá at samstarv við nakran privata minnist hvussu øgiligt kjakið var tá undirritaði legði bústaðarpakkan fram og hann bleiv samtyktur eitt av tí sum fekk sosialistan at ressast var at her vóru tvey hundrað milliónir krónir í pakkanum sum skuldu fíggja bústaðarverkætlan til serligar málbólkar uttan fyri vanliga bústaðarmarknaðin eitt nú lestrarbústaðir búfelagsskapir til fólk við serligum tørvi og ikki at forgloyma bornaverndarstovnar skal skunda mær at siga at til hesar serligu verkætlan var einki krav um avkast somu flokkar sum nú sita í samgongu hildu tað var ræðuligt eg haldi tað ati tað bleiv snakka um at at mann fyllaði bústaðir sundur somu flokkar somu flokkar sum nú sita í samgongu jaja bíabíða

nú somu flokkar sum nú sita í samgongu hildið tað var ræðuligt at fara uttan um fíggjarlógina og byggja íbúð til fólk við serligum avbjóðingu men nú sita somu fólk reyða samgonga við ræði og nú er landsstýriskvinnan fyri javnaðarflokkin komin oman í løgtingið við broytingaruppskotinum um húsalandsgrunn ja so og broytingaruppskotið tað sigur ikki eitt orð um hesa somu tvey hundrað milliónirnar ikki kunnu brúkast sum upprunaliga ætlað løgið løgið politikkur er ikki altíð til at skilja mangan vísir tað seg tá alt kemur til alt tað kemur alt annað upp á hvøruhvørjumegin borðið mann situr persónliga vænti eg at tað í gravgangur hjá vinstraveingini at fáa fatur júst í hesar tvey hundrað milliónir krónur og brúka tær til tað sum teir upprunaliga vórðu roknaðar til nemliga serliga verkætlanir hví bústaðir ikki hevur megnað at samstarva við nakran privatan og hevur tí einki samstarv fingið í lag við nakran privatan kann mann seta stórt spurnartekin við at gamla skilagóða stýrið bleiv sent heim síggja vit í dag hjálpti ikki ella enn einaferð var tað nú har hundurin liggur begrivin men nú er so ætlanin hjá sosialistisku samgonguni at broyta lógina soleiðis at bústaðir nú sleppur heilt undan at samstarva við nakran eitt vita vit at bústaðir klárar so ikki at nøgta tørvin einsamalli og so slett ikki um bústaðarverkætlanin vanliga bústaðarmarknaðirn ikki skal fíggja saman við øðrum íleggjarum frameftir og um ikki so langa tíð tá kruppan verður tóm aftur so aftur at biðja um hægri hvussu eg hugsi um hetta útvarpshitti send mær meira pengar á ja takk fyri harra formaður akk fyri so er onkur viðmerking hervur polsdóttur ger so væl
takk fyri onkuntíð haldi at mann skal hyggja at bæði eftir endamálinum við einari einari lógarbroyting og úrsliti av henni av teimum tvey hundrað og hálvtrýss lei tvey hundrað milliónum bleiv sett av til serligar málbólkar har tær pengarnir eru eru verkætlanin farnin í gongd fyri sum eg havi skilt men veruleikin er tann at ikki ein verkætlan bleiv sett í gongd undir síðstu samgongu við einari heimild sum síðssta samgonga lat ikki ein nýggj bústaðarverkætlan tað er at seta arbeiðið hjá bústøðunm í pausi henda broytingin førdi til at tað kom ikki nakar bústaðir bústaður nýggjur bústaður afturat
takk fyri so er tað elsbett mersetes gunlesdóttur ger so vælformaðu

ja hvat halda tit sjálv ígjøgnum forma hvat halda tit sjálv vit hava átjan fólk til arbeiðis og tað magda ikki at fara samstarv við nakran privatan altso hvat er tað eg má siga eg eri øgiliga øgiliga skuffað og eg skilji eisini væl at fíggjarmálaráðið kemur við eini einari viðmerking at húsalómsgrunnu hevur eina avkastmyndi sum krevur lægri vinning og yvir longri tíð enn hjá flestu privati íleggjarum tað hevur við sær húsalagsgrunni í lítlan mun farað avkast av gjørdum íløgum til at gera nýggjar íløgur roknast mann tíð við at mest sum allar verkætlanini hjá húsalagsgrunni skulu fíggjast í meira láni so hvhvørt og tað sigur seg sjálvt at eg vænti tíð ikkiitt menniskja inni har har formaður sum ikki skilir tað aftaná stutta tíð so verður krubban tóm og so kemur aftur niðan her og biður um pengar eg haldi at tá mann hevur átjan fólk til arbeiðis so haldi eg at onkur av teimum kundi fari í samstarvið við tað práta makta tað takk fyri so er onkur viðmerking afturat jørhætt jørði jørði
ja harra formaður e eg haldi ata esum elsbet mersetis gunlegsdóttur inni á altso tingfólk mugu seta sær spurningin altso hví hava hesi fólkini ikki viljað samstarva við nakran privatan leiðslan í bústaðir hví altso ertað hesin her sosialistiski dreymurin um at øll skulu liggja knø fyri tí almenna giti teg tað men altso trupulleikin við einum sovorðnum almennisn tað er teir byggja dýrari enn privatur teir hava munandi hægri rakstrarútreiðslur enn privatur og tískil so verður tað so kallað nánn proffekt felag tí byggir tú fordýrt og tú hevur forstóran rakstur jamen so hangur tað slettiki saman og tað er tað sum er trupulleikin við bústøðum tí torar tað iki at samstarva við privatar tí tær klára kk at standa andlit til andlits yvir fyri tí veruleikanum at tað tað gera er ikki gott nokk
takk fyri so er tað elsbett mersetis
ja harra formaður og vit vita øll eisini her inni nú hava vit akkurát verið ígjøgnum fíggjararlógnavn skal eg triðju viðgera skjótt um at almenni pengar teir eru ikki óbegrensaðir og vit mugu hava virðing fyri fyri almennum pengum og tað var eisini tí sum tá veran di landsstýriskvinna at eg vildi gera alt hvat eg kundi at mann fekk so nógv púrturúr sum tú høvur ber til og tað var nemliga at fara saman við privatum íleggjarum og nú koma her niðan og siga veski tað prórar sær ikki samstunds púrasta púrasta púrasta ósmæði g siga mn teirra ikki veruð teirrteirra ikki bygt nakað teir ikki veruð saman við nøkrum álvara tosað atjansfólk ikki klára er samstar við nakran privatan um eg skilji tað harra formaður um eg skilji tað

formaður tað bleiv ikki bygt nakað sum hervur posatt segði un dir seinast samgongu og eg haldi ikki tað er neyðugt at minna nakran á hvussu tíðarskal eg varð merkt av klandri og ruðuleika í politiskt setti sett á ráðnum fyrr bústaðir annars haldi eg missi talið á hvussu ofta eysbetdi mær seti skundleysdóttur nevndi sosialistar og hon kallaði samgongduna sosialistiska okur sosialistar hugsa sum sbøt var seti skundleysóttu sjálv nevntir at hugsa um at veita okra børnum eitt heim meðan kapitalistarnir hugsa um at for renta kapital so vist tað er tað ringasta sbtmr setis undleysóts kann kalla hesa samgonguna so eri eg bara tað meira stoltur hevur í henni takk fyri
takk fyri so er tað eldsbevnum setist nulla stuttligt hjá fól
takk fyri harra formaður eg skilji sosialistanhaldrað f er øgiliga stuttligt so skal eg fortelja fyri sosialistunum her inni at meðan teir sótu meðan í sosialistarnir høvdu landsstýriskvinnuna í bústaðarmálnum ella í almannamálunm tað bleiv ikki í almannamáli tað bleiv einki bygt í tí samgonguni mýran hanar settu vit í gongd borgarligi kvíggjartún til til børn og ung við autismu tað settu vit spakaan í og so til dømis eitt heim har í klaksvík til fólk sum hava seinaligar skaða tað søgdu vit eisini spakahan í og fyri t isikalykn so settu eisini landsstýrismaðurin fyri fólkaflokkin solvit er nólsoy spakan í tá ið tað kom til reynstøvu sum e avloysarir fyri eiðrarkarð so eg haldi ikki t mann skal koma her og tá var tað landsstýrisfólkið sum sat og mann sigur stakk út í kort her er tað bústaðir tað er armslongt og tað hendir
takk fyri takk fyri so er tað viðmerkiska afturat dempa líka tónan haldi eg eitt sindur hann kajli holm johannesen ger so væl
um hann er í samgongu til andstøðu at vit ikki byggja fyri vælbjargaðum fólk í føroyum tað síggi hendir nú og eg segði ikki peika eftir nøkrum men lat tey sjálvu byggja síni hús altso øll skulu ikki ringja til bústaðar tað eru tey sum eru treingjandi skulu ringja til bústaðar væl bjargað fólk hava einki at gera við einum almennum telefonnummari tey skulu taka spakan av ryggin og grava út hjá sær sjálvum

ger su væl ja takk fyri harra formaður eg haldi eg havi loyvi at sigað í skemti tá iðið menn standa her uppi onkur erur eitt sindur harðan tólina eg haldi ikkitað havi fingið á átalu men gott er takk fyri harra formaður men sjálvandi vit skulu øll taka ábyrgd av okkum sjálvum men tað er bara soleiðisnar at sum løta sum tíðin er í løtuni fyri tíðin sum tíðin er so mangt ikki øll at fáa lán til eitt nýtt hús upá tríggjar fýra milliónir so eg haldi at tað skal vera pláss til bæði bæði til bústaðir og til at byggja sjálvur takk fyri
takk fyri sú haldi ikki at formansskapin gevu mun á kvinnum og manninum tað haldi eg ikki so er tað hervørður posdótti ger so væl
takk fyri kanska byrjar við at siga seinastu segðisamgongan sæð tá bygdu mann ein tað bara er tað bygt ein bústaður um vikuna nú hevur tað

harra formaður vit vit viðgera eitt uppskot frá landsstýriskvinnuni við bústaðarmálum ingilín diregsen strøm um at gera broytingar í lógini um bústaðir í tvey túsund og einogtjúgu fyri góðum tveimum árum síðan vórðu eisini broytingar gjørdar í hesi lógini tá hevði løgtingið í nærum tvey ár bíðað eftir bústaðarútspælinum hjá undanfarnu samgongu og í tey tvey árini bíðaði bústaðir eisini eftir einari nýggjari láníheimild so tey kundu seta gongd á nýggjari bústaðarverkætlanir ein lániheimild á fýra hundrað og hálvtrýss milliónum varð latin tvey hundrað milliónir til serligar málbólkar og tvey hundrað og álvtrýss milliónir til vanliga íbúðarbygging ein nýggj áseting varð tó gjørd um at bústaðið við teimum tvey hundraðog hlvtrýss milliónunum skuldu byggja saman við privatum aktørum áðrenn hevði mann havt eina heimild har ið bústaðið kundi samstarva við privat aktørar men hetta bleiv nú gjørt til ein kv eitla eitt krav bústaðir skuldu ikki sleppa at sláa ein seym í uttan at tað privata fekk vinning av tí

broytir hesa ásetingina frá at vera eitt krav til at heldur at vera ein møguleika sum tað var áðrenn bústaðið fer nú at kunna byggja saman við øðrum men tey skulu ikki krevjast til at gera tað undir nevndarviðgerðini í fyri tveimum árum síðan tá varð víst á at ein slík skipan sum hann innførdi hon fór at krevja størri avkast frá bústøðum og tað fór at hava við sær eina hægri leiðikostnað tað varð eisini víst á at hvussu í nevndini eisini at hetta fór at vikna um samráðingarstøðuna og avtalufrælsi hjá bústøðum munandi í fyrispurningi sum erhard joensen setti landssýriskvinnuni við bústaðarmálum um mánaðarskifti januar februar gjørki mur eisini greitt fram hvussu hendan broytingin í undanfarna samgonga framdi hvussu hon hevur riggað grundgevingin frá núverandi andstøðu var at kravi um at ati samstarva við øðrum tað fór at hava við sær meira pengar til at byggja bústaðir í føroyum úrslitið er tó heldur ein viknað samráðingarstøða og einki nýtt bústaðarprosjekt síðan lógin var broytt tí er tað gott at vit gera hesa broytingina við rulla ta kravið aftur í føroyum tá haldi et vit kunnu snakka um eina bústaðarkreppu fólk seta seg fyri ómetaliga stór lán tey gjalda dýr leiðugjøld tey mangla nøktandi bústaðir eg haldi at tíðin er komin til at vit eisini her fara at eftirmeta bústaðarpolitikk landsins og at vit fáa eina langtíðarætlan fyri okkara fyri okkara bústaðarmarknaðr hvussu skal bústaðarminstri í føroyum sígja út í framtíðini stóra fólkatilflytingin og fólkavøksturin sum vi gleðast um hann hevur lagt stórt trýst á bústaðarmarknaðin og skulu vit halda fram við tí fólkavøkstri og menning í samfelagnum so er tð eisini ein treyt at vit hava bústaðarmøguleikar til taks til fólkið sum skal búgva her

hagstovan hon almannakunngjørdi herfyri tøl fyri heimloysi í føroyum at fyri ári í fjør vóru nærum øll kømrini á báðum herbergunum í føroyum upptikin hvønn dag vit hoyrdu eisini í valstrýrðinum at alsamt fleiri ung í tjúgunum koma til herbergið heltar oftani ung ið havi havt tilknýti til kriminalforsorgina ella siguatiskar depil og onkuntíð til bæði tí eigur tað eisini av bústaðarolitikki akaktivar bústaðarpolitikki hat vit tryggja fólki taka yvir høvdið so eis at mann eisini kan tryggja teimum møguleikan tileittbetri lív tí fegnist eisini um at landstýriskvinnan í almannamálunum hevur í einum svari til ein fyrispurningin sagt at hon arbeiðir við at gera eina heildarætlan fyri at basa heimloysi e haldi vit hava tørv á eitt fáa eitt størri politiskt orðaskifti at bústaðarpolitiskt orðaskifti í løgtinginum har vit revordera teir tankar vit hava á hesum økinum soleiðis at vit meira aktivt kunnu fara til verka soleis at fólk sum búgvu fólk sum flyta til føroyar fólk sum virka í føroyum hava tað viktigasta grundarlagið undir sínum gerandisdagi sum eru eitt trygt stað at búgva eitt trygt stað at vera í gerandisdegnum eg haldia heta er eingóð broyting sum vit fremja nú ein broyting sum snýr seg meira um bústaðarpolitikk enn vinnupolitikk tað er eisini tað sum vit hava avtalað í samgongu skjalinum hetta málið tað fer at enda í rættarnevndini nú tað er nýtt at rættarnevndin viðger bústaðarpolitikk og bústaðarmál men tað tað gleða vit okkum til at fara undir og vit fara í nevndini sjálvandi at viðgera hetta væl og at taka teir vinklar upp sum koma fram undir viðgerðini her í dag og tað sum annars er neyðugt fyri at
takk fyri so er onkur viðmerking helgi abramsen ger so væl
harra formaður ja tað er fyrimunur vansar við øllum og og tað er nógv diskutera í tað hvat koyrir prísin upp og hvat trýstir á niður og og eg kann væl fylgja av tí at tá ið tá ið privat koma inn so skulu hav avkast størri avkast en bústaðir so trýst tað prísina upp men er herver podóttur ikki samd við mær í tí at v ein avleikatíð verur at útboðið verður minni so trýstir tað eisini prísin um er tað ikki eisini ein ein ein ein ein møgulig avleika av títakk fyri
takk fyri so er tað her verður postuligt kirkja takk fyri
eg haldi at vit tey allarfelstu inni her halda at tað er ikki bara búsaðar sum skal loysa bústaðarkreppuna í føroyum tað skulu fleiri til veruleikin at har broyting sum hann framdi fyri tveimum ár síðani er bara tann at útbýið eisini er minkað av tí sama frá útbýnum frá búsaðum tí at samráðingarstøðan hevur verið munandi at hon hevur verið øgiliga veik nú tá tað er eitt krav tá ið tey sum sum búsa skulu í samráðingar við vita at at at tey egnu til ikki hava nakað væl so vikna teimum støðina hjá búsunum tað er ført við sær ein ein steðg í nýggjum verkætlanum og tað trúgvi ikki hevur verið endamálið tá mann gjørdi tað men hvussu er úrslitið av broytingi nú tí haldi eg tað er viktig tá mann rullar tað aftur so at mann fær búsar í gongd aftur
fyri so er tað næsti røð á listanum sólvið nolsøkir so
til viggerðar er broyting í løgtslóg um húsalágsgrunnin sum ingilín diderssen strøm landsstýriskvinna hevur lagt fram stuttu er ætlanin at fara burtur frá meginregluni um at bústaðið fyrst og fremst skal byggja saman við øðrum íleggjarum og um tað ikki ber til er ein vend til í lógini sum loyvir bústaðir bústøðum at byggja einsamalt landstýrismaðurin kann loyva húsalandsgrunninum at fara undir verkætlaninir einsamallur haldi eg tað stendur í staðin fyri at standa at húsansgrunnurin kann kann fíggja verkætlanir saman við øðrum ílegkjarum tað vil siga meginreglan sum er í galdandi lóg verður snarað við hesum uppskotunum framyvir um hetta verður samtykt byggja bústaðir einsamalt men kunnu eisini byggja saman við øðrum tað er ikki meira enn tvey ár síðani at tað var kravt av bústaðum og tey sum meginreglan skuldu byggjasam við øðrum og eg vil so siga at eg haldi tað vera óheppið at vit annaðhvørt einki gera við bústaðir sum vit gjørdu leingi har tey leingi bíðaðu eftir eini heimild at læna pengar ella eru vit hyparaktiv og broyta lógina ofta sum vit gera í løtuni eftir øllum at døma bústaðarmarknaðurin er nóg torføraður á í útgangsstøgunum og eg haldi at tað er eingin orsøk til at vit í politsku skipanini skulu viðgera bústaðir sum ein poleina politiska kastibløku bústaðir hevur ein uppgáva at reka og tað er okara uppgáva sum politikarar at geva bústøðum góða góðar karmar at virka undir og so leingi sum bústaðir blívur við at vera ein politisk kastibløka so fáa tey ikki

verandi bústaðarpolitikkur landsins er frá tvey túund og tólv ellivuára gamar og tað er frá honum at bústaðir arbeiða og í politikkinum eru fleiri viðurskiftir sum ikki hava relevans longur millum annað kann bústaðir veita fígging vegskuldarlánr í alkredittlán aktivitetur sum seinast eg visti bústaðirmerlamin varð givið við ætlanin var tá ið eg sjálvur var á landsstýrinum at fara undir at orða ein nýggjan bústaðarpolitikk men viðurskiftir sum eg ikki sjálvur hevði ávirkaðhan á gjørdur at tað kom ikki so lagt væl breð ilskrivað men eg haldi at

ein fín broyting tað hetta e ein fín broyting mann ger nú sum so

til tíðir l bústaðir hevur tørv á fleksibilitetið og at seta sum krav at teir fyrst ogfremst skulu farast saman vi øðrum íleggjarum haldi eg vera óneyðugt men at hava báðar møguleikar opnar er gott nú hevur verið funnið st eitt sindur at bústøðun fyri at tær hava ikki hava fingið samstarvi við privatar upp at koyra ella við aðrar íleggjaram upp at koyra síðani teir fingu heimildina ogtað eru fleiri orsøkir til tað fyrstu tíðina ítað var møguligt var nú varu nógvir spurningar sum sum skuldu svarast nógv ivamál sum skuldu avgreiðast og annað um hetta samstarvið hvussu tað skuldi konstroerast hvussu tað skuldi setast upp hvør hevði ábyrgdina av hvørjum hvør tó hvør hvønn vága á se hvør stóð eftir við rokningini um alt gekk galið og so víðari og skuldi mann farið at stovna feløg saman og so víðari so víðari tað varu øgiliga nógvir løgi millum annað løgfrøligspurningar sum mann diskuteraði leingi millummillum ráð og bústaðir og løgfrøðingar sum vóru innvolveraðir á nó tað tók so var t sjálvandi eisini í einso vari stýrið partvíst eisini í øll frnumí eina tíð merkt av viðurskiftum sum gjørdi at tað var torført at koma víðari millum annað at at útvega sær ta lániheimild sum mann hevði møguleika at útveða sær og so víðari sovíðari at men at endá kom mann hartil kom mannmann har til at mann ítøkiliga kundi farið og diskutera við aðrari íleggjarar um at byggja saman og tað gjørdi mann so og tað gjørdi ann okkso leingi so var tað onnur ivamáls stung se upp og hendan søgan forseti og so vísti tað seg eisini í ávísum førum at leiðirprísurin í ávísum førum í verkætlan sama við øðrum ítveggjarnum kanska var forhøgur í útgansstøðnum fyri bústaðir í øllum førum at bfattast við tað seinkaðist eisini prosessini hvussu slepp mann longur niður har og so víðari ivamál sum stungu seg upp og tað vóru nógvar støður sum skuldu loysast haeina veiðin tað vartað er nokk so nógv tí at samstarvið ikki komið nóg væl upp at koyra kanska tí at at mann ikki var nóg klárur upp á tað tað er nokk har ið stóru stóru trupulleikin liggur prísvaksturin seinastu árini hevur tað ella seinastu ári ella soleiðis eisini gjørt tað ta hevrður torført at kanska a fáa verkætlanina hanga saman og tað hevur so eisini lagt men sum sagt eg haldi tað er tað er tað er fínt gott at bústaðir e veikiman skal ag siga verða loyst úr haftinum men eg haldi ata a eisini gott at at hin møguleikin statvøk er har og sum samgongur í hoyringarsvarium rá bústøðuni so er tað eisini ynski teir at hava tí tað er eisini ein sannráring ar sannroynd ar pengarnir strekkja longri øðrum íleggjarum saman við øðrðum serliga um hin íleggjarin er peningasterkur og tað eru javnlíkir samstarvsfelagar vágin sum bústaðir tegagrási er kanska ikki so stórur sum missi í tað kanska vera minni íleggjari so tí gevur tað fína meining at samstarva við øðrum eisini æ men eg vil so eisini siga attá ið tað verður sagt at hetta sum hann ger nú fer at fáa leiðina hjá bústóðum bíligari ivist í fer at halda tí at sum sagt so hevur bústaðir ikki bygt saman við øðrum hava eibygt einsamallur og hava ikki broytt virkna altso arbeiði ennup á sama máta sum hava gjørt alla tíðina og tí ivist eg í um leiðuprísurin á hesum fer at lækka av sær sjálvum tað rokni eg ikki við

og at enda vilt so siga at nú tá ið mann fer undir at broyta lógina um húsalansgrunnin so haldi eg mann eigur at fara enn longur bara gera eina nýggja lóg um bústaði tí tað hava tær tørv á lógin sum teir arbeiða undir er ikki gjørdlig tey sum gjørdi húsaandsgrunnin har og har er nógvir lógini sum bústaðir ikki arbeiða út frá longur og eg haldi eisini burdi tikið ella eg vóni og vænti at sjávandi rættarnevndini gera øliga eina góða viðgerð tí har er nógv sum skal svarast uppá síggi g eisini at fíggjarmálaráðið hevur viðmerkingar um avkastmyndilin sum er kalla tæð hjá bústaðum ogat tað verður torført at fáa avkast av gjørdum íløgum til at gera nýggjar íløgur soleiðis sum tann avkastumindilin hjá bústaðnum er í løtuni tað haldi eg eisini eri vert hjá bústaðunum at nei hjá rættarnevndini orsaka at taka upp og viðgera nærri í nevndini akkurát hvat tað betíðir og og hvørjar avleiðingarnar eru av tí so her eru øll før nógv at taka upp og sum sagt bústaðarpolitikkur landsins hann er sum bústaðir arbeiðir frá hann er frá tvey túsund og tólv so kanska er tíðin enntá taka eitt nýtt orðaskifti um bústaðarpolitikkin hjá landinum yvirhøvur sum eftir hondini er blivin gamal takk fyri harra formaður
takk fyri so er onkur viðmerking hansjaku thomsen ger so væl
takk fyri harra formaður nú hev bústaðartørvurin verið nokk so ella rættiliga stórur í rættiliga langa tíð og eg roki ikki viðatil nakar sum billar sær inn á bústaðir klárar at nøkta tørvin innan fyri nærmastu framtíð men sólvit nolsøe nevndi at nú verða bústaðir loystir úr hesum haftinum og tað haldi eg nok so seutralt í hesum málinum tí at eg dugi ikki at síggja nakað annað endamál við hasum kravinum enn at tað skuldi vera eitt haft á bústaðir hvat heldur sólvitt nolse um tað takk fyri
takk fyri sovarta zól ho nolso ger so væl
hahara formaður ja nú nevndi eg havt eg veit iki um eg skuldi orðað mær eit lít sindur øðrvísi altso í øllu førum hetta kravið um at tað fyrsta mann skal gera er at fara til aðrar íleggjarar kann ver kann skapa óneyðugar og ivasamar støður millum annað tá ú skal kanska útum tey stóru økini at byggja erta øgiliga torført at fáa aðrar íleggjarar við og og sum sagt ein partur av av trupulleikunu við at tað samstarvið við aðrar íliggjan ikki komi upp at koyra er tí at tað vóru o nøkur ivamál sum sum hugseg upp tá um hvussu man skuldi konsterera hetta hetta heta samstarvi ogtað var mann ikki oriliga greiður e at byrja við hvust tað var men eg hendan hendan broytingin mann ger nú er er í ordan tí at í í veruleikanum so so ger mann tað ikki til ett krav mann man latir møguleikan at standa opna tavil seg í teimum førunum har ið tað loysir seg betur at vera saman við øðrum íleggjarundm jemin har le tað seg gera men tað er ikki fyrsta krav og tað haldi eg er er í lagi at mann ger tað broytingina
takk fyri takk fyri so er tað hanna jensen ger so væl
takfyri hara formaður ja eg ætlaði at spyrja um hvat sólvit nolsøe heldur um argumentatiónina hjá føroya arbeiðsgevrafelag og handverkarafelagnum um hettar at tað kunnu uppstanda ójavnar treytir á leiðumarknaðinum fyri fyri tey sum sum reka felag fyri landið og og og so hini sum skulu reka tað áá á vinnuligum grundarlagi er tað nakað í tí at at landið líkasum hevur ein grunn sum spajar til ein part av av leiðimarknaðinum og ójavnar kappingartreytir og so ætlar bara líka at fáa sólvit nolsøe at koma inn á hetta við lánibyrðinum fyri landið yvir tí og tá hann nevndi nakað um myndilin frá sum var í viðmerkingum frá fíggjarmálaráðnum takk fyri harra formaður
takk fyri sum sólard nolsøk ger so væl takk fyri
fytað til tann fyrsta fyrða spurningin eg haldi eitt sum mann nú nú hevur øgiliga nógv ivamál rundan um bústaðir serliga frá frá privatum fyri tøkum og men eg haldi eitt sum mann allíkavæl skal hava í menta í øllum hesin her tað er atbústaðir hevur verið við til at fingið ein ein leiðimarknað í føroyum upp at koyra og tað hevur riggað um treytirnar fyri at um treytirnar eru so nógv ið favør hjá bústaðum at tað er ein stór forðing fyri privat at vera á sama marknaði so er tað nakað sum skal viðgerast tað havi eg bara ikki fingið enn nóg góða grundgeving fyri at halda og tá tað kemur til krøv tá að kemur til at at arbeiða á á marknaðinum og syrgja fyri at onnur ikki fáa fyrimun framen um onnur so er tað eisini nakað sum gongur fyri seg í allarhesi kommunalum og almenneresi so eg trúgvi tað er nakað sum man skal hyggja efir gjøgnum alla skipanina at allar treytir eru hilnar og at treytirnar hjá øllum á samamarknaðin eru tær somu tað haldi eg fínt og tað er sigvurt eisini gotthjá rættarnevndini at fara og og viðgera tað

ja takk fyri harra formaður eg hugsi um framsókn sum usólit nólsoy er partur av ati at teirra slagorð til valið var haldførr fyrst og eg síggi at fíggjarmálaráðið sumruttvang forkvinna og framsókn er landsstýris landsstýriskvinna í fíggjarmálum hon mælir til at politiski myndugleiki tekur støðu til um vinningurin hjá ðuni nøktandi og um bústaðir eru fíggjarliga haldførar eg hugsað mær hvat hvat um mann kundi greitt eitt sindur meira ítøkiligt frá hasum har og so fari eg eisini at spyrja um hetta sum vit gera í dag fer hetta at gera leiðina bíligaritakkfyri
takk fyri sólvit nolsøe ger so væl
ja takk fyri eg síggi at fíggjamánraráðið viðmerkir hatta og í nevndina eisini røðuni at mælið til at mann hyggur eftir í øllum førum og tað kemur aftur til tað sum e eisini nevndi røðuni tað er atat tað mátin sum búsað at arbeipa er eftir hondum r gamal og tað sum arbeiða útfrarp er eftur hondum er gamalt vær eg sik nógv sum treingir til eina nýggja viðgerð tí tað er einki etu sjálvandi tað at bústaðir skal eisini vera sum sumi sum felags skal verða haldført so at næstspurningurin leiðina bíligar eg loyvi mær ivasto um akkurát hetta ferð gera leiðina bíligari túsund og sagt so hevurbústaðir hevur enn ikki bygt nakað saman við øðrum íleggjarum sjálvt um fleiri samstørvr vóru komin langt so er tað ikki komnaar til at vannur farin at byggja tað vil set tær íbúr sum bústaðir hevur nú eru bygdar saman við eru bygda hava tey bygt einsamøll og tí ivist í um leiði prísurin sjálvur fera at broyta so nógv men ein trupulleiki vit hava í føroyum er at vit vitja hvat eru ein høguðleiðiprísur sog hvat hann lávaleiguprísur tí viljan ongantíð kanna tað nóg væl

takk harra formaður ja vit viðgera eina broyting í løgtingslógini um húsalandsgrunnin og tað er ikki ein stór broyting sum verður verður framd her men ist mann finnur hesær javntekstun fram so so so kann mann soleiðis analisera seg fram til orð fyri orð hvat hvat verður broytt og tað er fyrst og fremst hetta her at mann strikar kravið um at mann skal royna seg saman við privatum íleggjarum tá tað tað tað skal byggja st

og í tí nýggja lógar upskotinum verður tað broyttlig at mann kann alttso mann kann sjálvt um mann ikki skal so kann mann allíkavæl gera at brúk av hesum møguleikanum tað halda vit sjálvandi øgiliga gott har tað ber til tí at vist mann veruliga ynskir at økja útboðið markant jamen so mann brúk fyri bæði almennim men eisini ikki minst privatum kapitali og so beit eg merki við ja ja umframt tað so beit merki við eina lítla broyting eg veit ikumhon her nakran nakran týdning men í galdandi lóg stendur at landsstýrismaðurin og húsalandsgrunnirin gera avtalu um staðseting og málbólk tá ið tað skal byggjast men ha er ein nýggjorðing í hesum uppskotunum er at landsstýrismaðurin tekur í samráð við húsalandsgrunnin avgerð um staðseting og avmarking og vistú koyrandi innskotsetningi vekk so er tað jú landsstýrismaðurin sum tekur avgerð í mun til galdandi lóg stendur at mann ger avtalu eg veit ikki eg veit iki umhata ír nakran praktiskan týdning men har orðamals ið øll ferð øðrvísini

og og tað fær sjálvandi kanna nevnd hvat hvat liggur í tí hví mann velur at broyta hasa

øog nú hava fleiri víst á at hetta samstarvið við privat ikki ikki hevur eydnast so væl tí øllu førum ikki nakað bygd enn men eg ivist ikki í at mann hevur roynt eitt ella annað og kanska ikki komin á mál enn eg eg veit ikki hvat hvat tað botnar í men men tað er eisini rættilga ávvert at spyrja tað um bæði bússtaðir og og kanska onkran annan um hvat hvat hvat er tað sum ger at mann ikki r komn á mál við teimum verkætlanunum

tað er jú tað sum hendan broytingin snýr seg um at mann skal flyta seg frá tí kravinum men so er tað nøkur ting afturat sum varð viðgjørt í í viðmerkingunum sum eg haldi er rættiliga áhugaverd millum annað tað sum elspet mersetis gunlestóttir akkurát spurdi spurdi um hetta við haldførinum hjá hjá framsókn nú er tað jú framsókn sum sum eigur

possn í fíggjarmálum og har vísir mann á at mann mann skal tryggja at at hetta er haldført at at

at tað hendir at landskassin skal skal viðhalda fyri stórar upphæddir

og og her ver víst á at jamen soleiðis s sum eg lesi tá líkasum tá ið privat persónur fer út og tekur sær eitt lán so so vit bantkin jú hava pant í húsunum og her vísir mann á jamen lallar verkætlanir sum bygdar so har ava tey sum veita fígging tað hava pant í verkætlani tað hava pant í í íbúðinum og tað í sær sjálvum altso ferðirnar ikki allar risiko mannkann ikki siga tað at tað er eingi risiko í hesum her prosjektinum altso húsaaldsgrunninum bústøðum sum vit kalla tað fyri tað um um tað er fíggjað har bankar hava tikið pant í hesum her og tí skuldi pantu jú komið til at mist virði og tað kann saktans henda at vit komi á niðurgangstíð ella atð ikki rikið nóg væl ella hvat tað skal vera ja men so so hava ognirnar altso pantin minni virði enn skuldin og so so má mann taka støðu til o um landskassin tá skal punka út ella ikki tí tað er jú hann sum vegheldur í síðst enda øhog so nevnir føroya arbeiðsgevarafelag eitt rætliga ágavert í sínum hoyringsskrivi og tað er faktiskt nættum nakað sum vit í miðflokkinum høvdu í okkara valskrá og tað er hetta við bústaðarstuðli øh tí at tað at bústaðir byggji nakrar bústaðir í dag h eg veit eg veit faktiskt ikkihvat eg havi ikki verið við til at gjørt ta lógina eg veit faktist ikki hvat endamálið er hvønn hvønn mann byggir til tað tað er faktiskt ikki greitt fyri mær hvønn mann ynskir at byggja til men í mun til at at veita teimum sum kanska eru sosialt útsett ella at hjáaltso hjálpa upp á tan tí sosialu bústaðarneyðina so vildi mann rakt nógv betri og og javnari altso visti mann hevði ein bústaðarstuðul inni so vildi tey sum bæði leiga frá privatum og almennum fingu ein stuðul men vist mann ynskir at veita stuðulin gjøgnum bústaðir eg veit ik um tað er tað sum mann egentiliga vil so er tað bara tey sum sleppa framat einum bústaði sum sum fáa hendan stuðulin øhog og ofyri at taka eitt brot burturúr so skrivar tey at føroya arbeiðsgevarfelag undrast á hví ein við høgar inntøku sum leiðar frá bústøðumi skal fáa stuðul frá tí almenna til sína húsaløgi meðan við eini lágar inntøku sum leiðar privat ikki fær sama møguleika og hatta haldi eg er nakað sum eisini má taka upp í viðgerðini tísum kaileo holm johannesen vísti á soso so heldur hann í øllu førum at harra formær at at øll skulu ikki ringja til bústaðir altso summi mugu tey sum eru væl fyri mugu finnaú tav at taka egna spakaða hond og og skaffastær á grundstykki og og og og byggja sjálvi øhso mín spurningur er eisini tað hvønn hvønn byggematil altso hvønn er tað egentiliga vit byggja til er er hetta ætlað sum ein sosialt hjálp ella eru hettar bara ætlað bara fbara fyri at fáa fleiri íbúðir ha tí arbeiðsgevarafelag tað ekur faktisk tann sosiala vinkulin inn í hetta her men tað er stekk sikkurt t her tað er ætlanin men har hevði útðbústaðarstuðulin heilt sikkurt verið tað rætta amboðin og føroyahandverkar meistararfelag vísir vísir eisini á at at tað erikki rætt at leiðan natúrliga verður bíligari við tað at bústað ikki longur noyðist at samstarva við privatar og og har svarar mann so bara aftur við tað sum typisk brúkar í í í búskaparfrøðini og annað man sigur ja men alt annað líka alt annað líka so er er prísurin lægri og er alt annað líka í veruleikanum r tað er tað so einfalt øhhar har er nógv ting at taka fatt við eg haldi at mann mann fer nokk so lætt um tann problomitikkin og siga men alt annað líka so verður leiðuprísurin lægri vivissu bústaðir sleppur at gera heta her uttan at at at teir privatur skuldu koma uppí og og og krevja ein vinning øhog tí at tað sum er bygd og kanska serliga nakrar av teimum fyrstu verkætlanini hjá bústøðum vóru alt annað enn kostnaðar vinarligar fyri tann sum skal leiga altso vit tosa um tíggju túsund krónur ellivu kanska tólv túsund krónur eg veit ikki um onkur er longur enn hægri uppi enn tað um mánaðin og tað tað er ikki endiliga bíligar bústaðaroyndir øog ey tey støðini eg komi at hugsa um her millum annað íbúðirnar yvir í strond og og og biskupstorg í klaksvík alt so tað eru ikki endiliga bíligar eindir mann mann hevur bygd har men men aftur har so so veit eg altso men men er tað nakað er tað nakað galið í tí altso vi vissu endamálið er at mann skal byggja til øll so er tað kanska einki galið í at mann byggir onkrar bústaðaroyndir sum sum kosta tólv túsund krónur um mánaðin tí attað er alt andað hvat hvat endamálið er so her eru nógv áhugaverd ting men akkurát hetta her við at mann mann pilkar heftar út við at við at skal at mann skal byggja saman privatum tað tað nývir okkum slekki vit høvdu ikki so ræðilstóra trongd í at at tað skuldi koma í og og tí hava tað heldr kki fortrað av at mann tekur tað úr men at kann stendur har er øgiliga gott tí at tað vísir seg at allir partar ynskj at hava møguleikan og ynski at fáa heta at fungera at mann fær ter á privatu við harvið bygd so nógv sum møguligt og tað eru vit so púra samd við í miðflokkinum takk fyri harra formaður
ja takk fyrstu viðmerkja til jensarana ger so væl
harra formaður eg haldi at ja eg eri samdur í at hetta er skotið skotið eitt sindur forhøgt at tað hetta er ikki tann stóri trupulleikin sum mann vil gera tað til nettupp tí at tað sum er broytt er at tann orðingin at av hundrað og fýra hundrað og trýss milliónum krónum skulu tvey hundrað og hálvtrýss milliónir fíggjast kring landið saman við øðrum íleggjarum at tað tað verður broytt til ella tað eftir kemur at standa húsansgrunnim kann fíggjaverkætlanir sambært stykki tvey fyrsta punktum saman við øðrum íleggjarum og tað er her er full heimild til at gera tað men ikki krevja tað og tað haldi er tað rætta tað er eingin ivi um mann kann ikki tvinga tær til tað men at geva teimum møguleika og eg trúgvi at tað fer mann nógv meira burturúr
ja takk ger so væl stefan klein poulsen
ja harra formaður eg haldi at eg haldi at so at siga allir partar ynskja tær eisini tey sumumsita bústaðir standa áda fiði bústaðini ynskja at hava hendan møguleikan inni og og eg haldi eisini at politiskt ynski at at mann hevur tann møguleikan øog og ja onkrir flokkar vildi taka tað longri at tað skuldi vera skal men men eg haldi ikki v vit vit missa vit missa nakað við hesum her visti nú tað veruliga er so at allir partar ynskja at fáa tað at rigga so so er tað ikki neyðugt at tað stendur skal men at mann at mann hevur møguleikan og roynir at fáa tað at rigga um ikki ja men so so byggir mann eftir gamla loysnum og og tað tað má bara vera so
ja tak spar karlát hergarsson ger so væl
takk fyri harra formaður ja eg skal takka stefan fyri eina góða røðu og serliga at hann lýsti her so tey hvønn skulu vit hvønn skulu vit byggja til altso og eg haldi at koma inn á hugtakin sum varð donskur og kallaður fyri boligt støttliga so vilja vit hevur ikki vera meingin av tann tann betri heilivágum vissu mann vil raka ella geva teimum sum sum sum hava hava tørva á hjálpi íaka tað betri tí at at tað kann ikki vera meiningin at rík fólk sum leiga frá tí almenna skulu fáa ágóðan av at tað almenna ikki má byggja við yvirskoti ella leiga við yvirskoti takk fyri
ja takk ger so væl steffan klein poulsen
ja tað tað er kanska akkurát tað sumsum onkur av hesum hoyrinspørtunum leggur í tað at mann mann kallar so proffytt mann skal ikki byggja við vinningi fyri eyga og sær tað sum eitr stuðul men hvør er tað sum so fær henda stuðulin ja men tað er bæði høg og lag fyri at brúka tað hugtakið í okkara samfelagi ímeðan tað er okkara greiða fatan og tí høvdu vit eisini við í valskránni at bústaðarstuðulin visti mann veruliga ynskir tað at at at røkka teimum stuðla teimum sum hava ringt við at gjalda sína leiðir og ag fáa ein bústaði so hevi bústaðarstuðulin verið tað betra amboðið enn at brúka bústaðir til at veita tann stuðulin tí at hann rakar rættiliga til felligt
ja takk so elsbet mersedis gunlesdóttur ger so væl
ja takk fyri harra formaður bústaðir hevur eisini eitt hoyringsskriv og har stendur millum annað bústaðir hevur havt samskifti við aðrar íleggjarar um at fáa hesar at vera við í einum við í einum deildum oyðarskapi a fleiri ymiskum verkætlanum og bústaðir vænta at fleiri avtalur hesi viðvíkjandi kunnu kunngerast í næstum og so koma øll hesi argumentini meira ella minni tes sum eg havi nevnt í dag at pengarnir røkka longri og sovíðari sovíðari kann mann vænta tað tá hetta uppskotið er samtykt so so hesar avtalurnar at tær verður annolæraða at konna at vænta tað so pjøðist tað ikki gera avtalu við nakran grundin til at teir hava gjørt hesa avtalurnar síggi eg tí tí at lógin sigur at teir skulu teir kunnu fáa undantak men teir skulu fyrst ogfremst vitatakkfyri
ja takk ger so væl so fínna pulsin
ja harra formaður tað dugi eg faktiskt ikki at svara upp á um um hesar avtalur sum tær harðu arbeitt famímótir koma av tí at mann skuldi ella um teir faktiskt eru skilagóðar og og at mann eisini hevði brúkt hendan møguleikan av tí amann kann sum mann eisini fer at kunna frameftir øog tað tað er nakað sum vit eisini kunnu kunnu spyrja um í rættarnevndini tí tað allarviktigasta og tað haldi eg tað sum vit øll eru samd um at man mann ynskir at økja útboðið so nógv sum møguligt nú tá bústaðarneyðin er so stór og egr kansk eitt sindur ósamdur um akkurát hvat og hvussu mann man skal gera tað øog tað fara vit at blíva sindur klókr app á rættarnevndini men í útgangsstøðinum so so síggi eg ikki ta stóra trupuleikarnr í at mann fer frá skal til kann takk fyri
ja takk so var næsti røðari erard joensen ger so væl
ja til viðgerðar er ein broyting í løgtingslóg um húsalagsgrunn ein eftir øllum at døma til forlátulig lítil broyting sum

hetta var í síni tíð í til viðgerarí trivnaðarnevndini tá í hendan lógin bleiv broytt og tað varð nokk so stór og nógv diskussión um akkurát hendan partin skal og kann hvat og hvat fór tað at viðføra

harra formaður bústaðir varð upprunaliga sæð sum at tað skuldi vera á lokomativið í tí nýggja føroyska leiðiíbúðarmarknaðinum øhog harra formaður tað var tað í tey allarfyrstu árini ttá iðbústaðir bleiv sett á stovn men síðan tá er bústaðir blivið ein alsamt minni og minni partur av tí almenna bústaðarmarknaðinum ø vissi okur taka árini tvey túsund og átjan til tvey túsund og tveyogtjúgu so vórðu bygdar í føroyum gott tólv hundrað íbúðareindir í føroyum av hesum átti áttu bústaðir tvey hundaðog fimmogtretivu tað vil siga umleið tjúgu prosent restin umleið fýrs prosent vóru cethús og raðhús og og og og aðrar leiðuíbúðir sum privatir so har var bygt so í í hesum her sama tíðarskeiðnum í hesi her fimm áratíðarskeið eru er fólkatalið í føroyum váksið við trý túsund og sjey hundrað fólkum tað er farið úr hálvtrýss túsund og fýra hundrað upp í fýraoghálvtrýss túsund g hundrað fólk taðvil í hesum sama tíðarskeiðinum er ásum sagt komin tólv hundrað nýggjar íbúðar reindir taðvilsiga í dag er tað soleiðis at tann sum ber tann føroyska bústaðarmarknaðin tað er tað privata bústaðir er blivin eir viðfáningur visti man hyggur eftir hesum her bústaðir er tjúgu prosent av tí nýggja útboðnum kemur frá bústøðunim tav sið a bústaðir er ikki tann sum setir prísin í føroyum hesi fimm árini er prísurin hækkaður ið fylgir landsbankan nei hagstovuna í fylgir hagstovuna er leigiprísurin hesi fimm árini hækkaður sjeyogtrýss prosent samstundis sum útboðið er hækkað við tólv hundrað íbúðareindum

og tað er altso hent meðan bústaðir fungerar tavsið at bústaðir er blivið má eg nokk siga á føroyska bústaðarmarknaðinum marginaliserað til at vera ein ein almennur stovnur

okur hava hoyrt argumentir fyri hví hetta skal broytast tað kann gott verða at onkur argumentir halda tað kann gott vera at tað rætt tað kann gott vera at bústaðir ferð at at byggja saman við privatum okur vita tað ikki okur vita faktiskt einki í dag tí hetta vísi seg at bústaðir er blivin ei øgiliga lukkaður klubbur ja okur hava okur hava samráðingar við nógvar privatar og í framtíðini fara fara okur samsýnluvís kanska at hoyra at okkurt av hasun her verðr almannakunngjørt men okur ana tað ikki okur vita tað ikki og ein men einting kann eg siga fyri hundrað prosent sikkurt at ein og hvør kapitalur óansa av mann er almennur ella privatur ein og hvør kapitalur sum ikki hevur avkast hann doyr hann doyr og vissu henda skulu prøva gera eitt eitt eitt eitt nýtt eksperiment heinseksperiment við einum stovnum sum einki avkast skal hava hann kemur at doyggja tað er hundrað prosent sikkurt soleiðis fungerar náttúrlógirnar og tað fara altíð at fungera soleiðis og tí skilji eg ikki at hetta her sum eftir øllum at døma kann vera tilforlátuligt eg trúgvi tað kann vera nakað sum faktiskt kemur at verða til skaða fyr bústaðin at teir ikki verða tvingaðir inn samstørv við privat t teir ikki verða tvingaðir til at skulu hava eit avkast at teir ikki verða tvingarir til at tað kemur størri opinleiki um kringbústaðir hvussu verður lið ásett hvussu eru kominviðurin hvussu eru konomiurin í teimum ymisku í teimum ymisku byggjaríunum fyri nógvir spurningar og kunnu seta øgiliga nógvur spurningar okur kunnu seta í samband við akkurát ústaðir tí hetta kann blíva hetta kann blíva ein mjólkimaskinaa sum um tvey ár kemur og siður tvey hundrað milliónir afturat fýra hundrað milliónir afturat seks hundrað milliónir afturat visi ikki tað liggja nøkur latent krøv inni í hesi skipanini hesi ápnu skipanini um at tú skal vera í stand til at endurnýggja seg sjálvan og jú ferri krøv okur seta um at hon skal kunna endurnýggja seg sjálvan jú størri er kjansurin fyri at hetta blívur eitt mislukkueksperiment við bústøðuni takk fyri
ja takk so er so eru tað viðmerkingar tá fyrsta heltur handa jensen ger so væl
takk fyri harra formaður ja eg helt tað var noks áhugavert at hoyra erhard joensen og sjálvandi hatta var eitt sindur sindur meira skeptiskur vinkul enn fleiri sum hava havt okkum fyrivarni við hesari broytinginsm r í uppskoti men metir erhard joensen at kanska er tað í ein tíðliga at broyta tað í mun til at tað er so stutt síðani hesi krøvini vórðu sett inn ella rættari kundi spurt hava bústaðir fingið møguleika at at virka við teimum krøvunum hava vit sæð at atja hvussuhvussu tað hevði útlærtað seg viski mann fór at arbeiða eftir nú galdandi krøvum takk fyri harra formaður
ja takk ger so væl leygardagin joensen
takk fyri aðra formaður og takk fyri viðmerkingina eina relevanta viðmerking hann á ensin tað er alt for tíðliga tað er alt for tíðliga tí bústaðar hevur sagt og ráðið hevur sagt at her hava verið for nógvar ógreiðheitir serliga kanska á tí juridisku økinum um hesi heri samstøðuni sum hann skuldi skuldi ganga í at at nú hevur mann tann líka sum fingið tað tað avgreitt og nú er mann klárur at fara so at tað skuldi absolut sloppið at virka tí idein við at seta tær inn tað var tað bústaður skuldi kunna gira hesa upphevdna upp á fýra hálvtrýss milliónir tað vil eg siga tað upphevdna sum eitur tvey hálvtrýss til vanliga leigubústaður at tað skuldi kunna girast tí tvey hundrað og hálvtrýss milliónir á vísmarknaðinum at stappa tí null á stappa tí null á vísmarknaðinum tað er marginalt tí vildi mann gira tað soleiðis at tað fór kanska bleiv til eina milliard hesar her tvey hundrað og hálvtrýss milliónirnar og tað fáa tey kanska kanska ikki loyvi til takk fyri
ja takk soer tað sóvitt nolsøe senra viðmerking ger so væl
takk fyri harra formaður eg haltað var áhugavert haldið hjá erhard joensen eg haldi at hann erard joensen segði tað hann helt at mann framhaldandi skuldi krevja at at bústaðið skuldi vera saman við øðrum íleggjarum eg vil so siga eg eg meti hesi her broytingina ikki at vera so hava so stóran týdning sum tað bústaðir hevur framvegis ein áhugi e at verða saman við øðrum íleggjarum og vil tað gjarna hav tað gjera meining en tað sum eg haldi vera øgiliga áhugvert sum erhard joensen kom inn á tað er avkasti og har nevnir fíggjarmálaráðið tað eisini í sínum sína viðmerking at man má koma har til at bústaðirð kann liva av sær sjálvum og tí eigur mann at hygja eftir avkastmyndunum men fyri tað er ikki neyðugt at hann krevur at gera tað saman við øðrum íleggjaranum men at tú hevur tað opið sum bústaðir eisini sigur seg taka undir við tí tey vilja gjarna taðkyri
ja takk ger so væl erand joensen eg fá mær
og tilsólvit nolsøe tað kann enda við at teir ikki fara saman við ør tað kann vera tað kann blíva úrslitið av hasum her tað vita okur ikki kur okur síggja hvat ið sagt verður men tað kann vera at teir ikki fara saman v ørtí helt eg tí haldi at tað er fortíðliga lattær sleppa at virka undir hesum her lat okum síggja hvat ið tað kann føra til tí eg haldi at okur hava brúk fyri bústøðum men bústaðirin sum ein integreraðan part í tí privata leiðimarknaðnum tí bústaðir eru alforlítlur og koma at verða marginaliseraðir usmarknaðinum við tí mátanum sum sum okur loyva teimum at arpeiða upá í dag takk fyri

harra formaður øh sum eg nevndi í tali míni so eri eg siga akkurát sum er eri skuffað av at eg ikki komnær nakrar avtalur í lag tað eru so einum tvey ár síðani hetta málið bleiv lagt fram og í maimánað verður tað so tvey ár síðani tað bleiv samtykt so her hevur verið eitt sindur av tíð at arbeitt í men tá ið tað so sagt so stendur so so sigur bústaðir at tey væntað at fleiri avtalur hesi viðvíkja kunnu kunnu gerast í næstum so dalt kemur plát so hevur okkurt samstarv verið men visu ið vit nú broyta lógina so pjóðast tað ikki nakað samstarv so r spurningurin hjá mær kann mann so vænta tað at at tað tað fer fyri bakkan tí at tað sum vit vóru inesserað við tá ið vit vóru í samgongu tað var at byggja so nógv sum møguligt tav tað vit vildu og á fyri ein sámlagan prís takk fyri
ja takk ger so væl eradjoensen
hara formaður eg vóni eg vóni at bústaðir fer at kunngera at teir fara undir verkætlanini saman við privatum eg virkuliga vóni tað soleiðis at mann kann at bústaðir kann blíva tann leikarin úti á marknaðinum sum líkasum fer nakað av tyngd aftur tí ikki bstaðir fer tað fer eina tingd sum eitn stórur spælari á marknaðinum og sum tað sær út til at tað minkar bara í dag so haldi eg mnn skal fara og broyta lógin um bústaðir soleiðis at bústaðir simpultens skal fara inn at mann skal her fara her frá og siga at so skal bústaðir vera til at fara at byggja reguler sosialar íbúðir í staðin fyri at byggja ííbúðir til okkum øll tí okur hava ikki øll brúk fyri tí og í dag er tað ein stórur partur av teimum sum leiga frá frá bústøðum sum ikki eru ikki eru sosialspelastaði yvirhøvur up á nakran máta so skuldi okur heldur farið broytt lógina tann vegintakk fyri harra formaður
ja takk so færi jørgun niclasen orðið ger so væl
harra formaður hetta uppskotið er so lítið sum at skal skal blíva til kann men eg trúgvi at heta uppskotið hevur nógv størri avleiðingar enn mann gevur sær farum øh sum tað er verður sagt her so bústaðir hevur ongan livandi kjans at vera tann stóri spælarin inni á bústaðarmarknaðinum tær er jú ein viðfáningur sum erhard joensen sum væl vísti á og tað koma tey framhaldandi at vera ttað var ikki so tí skilja ikki tey sum seta prísin øhmen eg haldi et ta her er eitt sindur dreymakent altso et her við at siga nei nú skal mann ikki vera saman við privatum meir tí nú skal tað vera nán proffitt altso altso einki avkast hesir her etta er sum er ein ein sovorðnun dreymur sosialistiskur dreymur hjá hjá framsókn javnaðin í tjóðvellinum at at við seg siga nánproffit men ikki skal kena pengar so er altso eviliga deiligt men men men hvat hendir í hesum her proffetdreyminum altso dreymar ttá svevur mann og vaknar onkurtí við kaldan dreym tað er tað sum eg vænta mann fara at gera her tað er tað atat raksturin bara bølnar upp altso hyggur tú ígjøgnum roknskapirnar hjá bústøðum so er húsaleiðan helvtin av húsaleiðini er rakstur altso helvtin altsoa svara til at at tann sum betalir leiðina skal hann betala bara tað tað kostar so skuldu leiðan fordoblast vissi ið ið mann skal taka akstrin altso helvtin av øllum leiðuinntøkunum er rakstur smekkfultav fólki í starvið hesta tað er tað sum hendi við nánproffett søgan vit høvdu eitt nnproffett telefonverk har arbeiddi eg ein rúgva av fólki og úrslitið var null hvørt ár ella nokk til íløgur so broytti mállógina og fekk kapping á teliøkinum og tað almenna felagið pá stutta tíð bleiv starvsfólkatalið hálverað tænasturnar blivu munandi betur munandi skjótari og munandi bíligari tað var tað sum hendi tá ið mann slepti hesim her nán proffetreymn sum jú ikki eksisterar í tí veruliga lívinum tað sama á tryggingarøkinum so leingi tað var eitn monopol tryggingarnar vóru høgar og óansara hvar skaða tú hevði so var tað ferlubaks at fáa nøkur oyrur s broyttimál lógina syrgdi fyri kapping prísirnir niður tænastan upp og yvirhøvur tí tey fóru at rationalisera rakstri eg sigi nnproffettfeløgini hava altso eitt avkast men tað avkasti er altso til raksturin tavilsia tigur til tey fólk sum har verða sett í starv tí at eitt nánproffett monopoliserandi fyritøka sovnar tað fer hendan eisini at gera altso sum erhard joensen so væl segði atso kapitalur sum ikki skal forrentast hann doyr tað kann taka eitt sindur av tíð kanska longur og tí er tað áhugavert at fíggjarmálaráðið sigur í sínum viðmerkingum at mann setir spurnartekin við hettaher við avkastunum om man má fara at kannað eftir haldførinum hjá bústøðun eg far tí at spyrja landsstýrið hevur mann kannað haldførið ella fáia mann bara viðmerkingar frá fíggjarmálaráðnum á borðinum hevur haldføray ongan týdning vit í trivnaðarnevndini fingu innlit í skjøl tá vit viðgjørdu tað har vit fingu boð frá bústøðum áh hatta hava tiy slett ikki sæð jú vit høvdu sæð tað tey víst tú hvussuser at har varð ikki haldfør rokskapurin vísir har er ikki haldfør og í fjør vartað g hvussur soleiðis at løgtingsgrannskoðararnir fóru inn at kanna hvussu pengarnir í bústaðuni vórðu umsettir eg havi so ikki hoyrt nakrar aftur frá tí kanningini men eg gangi bara út frá tá ið løgtgrannskoðaranin setti teg í gongd so halda hesi fram við tí men eg haldi er viktigt og burdu vit ikki vitað tað áðhen eg samtykkji hetta tað stendur í uppskotinum at ella í í hoyringsskrivi at bústaðir hevur saman við øðrum íleggjarum fleiri ætlanir og fleiri av teimum koma at verða kunngjørdar í næstum merkir tað tá hetta verður samtykt so varð tær strikaðar ella merkir tað man gjøgnumførdar og tað verður ikki námmproffett eg sigi bara ein ting visti mann her inni mann klárar at frelsa alt við so lítlum sum hesum sum skal mann trúgva umaftur hetta ger at bankarnir seg neyvan fara at læna til privatarat gera leiðubústaðir tí tæeir ána ikki hvat hvussu gávumeldir mann verður í hesin her nei pengarnir detta ikki úr luftini sosialistarnir her mugu niður í lumman hjá onkrum og eg spyrji hvørjum
skjat agsta viðmerkingar er hardur joensen ger so væl
takk fyri harrar formaður kanska jørgun niclasen kundi líka fortalt gjøgnum formanin sjávandi t hvussu roknistykki sera út visti okur fyristilla okkum at okur hava eina imflatión sum er á núvearandi støði í trý ár men eitt íbrúðarfelag skal ongar pengar gena níggju tíggju prosent iflatión í trý ár men tú skalt ikki tjena nakað hvussu sær tað felagið út um trý fýra fimm ár takk fyritakk
ger so væl jøgniclasen hvat tað kann eg yvirliv
ivtrý fýra fimm ár men up á tíggju ár so er tað so er tað dett altso inflatión hevur tað við at mann má fylgja við í henni altso inflatión ikki nakað tú kann bara strika av vegnum að tað tað er har og fylgir tú ikki við tí jamen so dort tú og tað er tað sum sum mann jú sigur at vise man vil konstroera eitt ella annað sum skal vera nánn proffett heldur helst ongar pengar tjena jamen so doyr tað fyrr ella seinni altso tað sumann nú ætlar er at bústaðrkann fara út at byggja privatir skulu tjena nógv ella lítið upp á at byggja firi teir tað gangi eg bara út frá øh og so ætlar mann at leiga út og tað vit hava særð higartil har helvtina av leiðini er til rakstur sløkt prosjekt mádoyggja ella mugu pengar pumpast inn við stórum pumpum
ja ja takk so laðs o vit jo nnósu sum ogkvu var kinku ger so væl
takk fyri harra formaður nú meir ella mínni verður sagt at við hesum so loyvir man bústøðuna at om førast sum tey vilja og tað verður so við tíðini endin á bústøðum sum vit kenna tað eg kann lesa úrhoyringarsvarinum svarinum frá bústøðun til uppskotið her stendur at tað taka undir við hhesi grundgevingini og tí at tey ofta vísa seg at verkætlaninr eru for lítlar ella einum slag har deildureigarskapur ikki hóskandi ella lat seg gera samstundis siga tey at bústaðir vil sum meginreglu framvegis royna at fáa aðrar bíleggjarar við soleiðis at røkkast kann longri og eftirspurningaret leiðpi sum betur kann nøktast altso í teimum førunum har tað ikki letur seg gera ella er tann verri møguleiki naa saman við øðrum íleggjarum er ikki neyðugt men har tað gevur góða meining og har tað kann vera við til at økja um útboði at vera s við øðrum íleggjarum vil bústaðir sum meginregla framvegis
ja takk ger svæljong lilsen
harra formaður takk tað sum væl er í tí tað er eg seti spurnagartekin við er tað nakað avkast víð teimum prosjektum teir hava gjørt hava tað ikki verið for dýra bygt hevur raksturin ikki verið jú stórur tað fortelur roknskapurin mær líka í hvussufer og aðrir íleggjarar eteir eftirlønarfeløg ella hvørder sum mann hevur gjørt avtalu við einki gjøgnumskygt í bústøðun so tað vita vit ikki men onkur er tað eg gangi í uffrar er ett avkasta ella fær tann privati kapitalurin ikki við og tí er tað eg spyrji jamen fer mann at steðga øllum tí ella skal mann hava nakað saman við øðrum har mann skal hava proffitt og so fara víðari einsamallur nánproffett altso her eru so nógvir spurningar í sum eg ikki skilji tá vit nú broyta skal samstarva við prátar til kann samstarva so vil eg siga áðrenn hasa broytingina stóð kann bústaðir valdu eg haldi ikki teir hødu samráðingar við nakran annan íleggjara yvirhøvur teir vildu ikki ter vild sleppa at sita sjálvur við tí tí tað er dreymurin a tí eina politiska ásavnin
ja takk so er ta elsbpett mersetis kunnesdóttur ger so væl
ja takk fyri harra formaður sumi jørgun niclasen plagar at taka til gjøgnum formannin einki er grátist onkur skal betala og paulibamarzanna skulu eisini betala hesa leiðina og so fari eg at spyrja jørgun niclasen gjøgnum formannin sum er í mangan verður fíggjarmálaráðharri væntar jørgun niclasen gjøgnum formann at leiðan fer at blíva bíligari við hesum uppskotinum takk fyri
gja takk ger so væl jgn iclasen nei
tað vænti eg als ikki og tað er út frá søguligum tølum hvussu tað sær út fram til nú atso tað verður bygdur har íð an privatur gera og raksturin er so nógv dýrarin hjá øðrum so skal tað vera bíligari so mátar ov tí at hetta løgtingið pumpar pengar við stórari pumpu inn í bústaðir hvørt ár sum eitt slag av bústaðarstuðli tað sum pínur meg har tað er jamen so tað er tilfeldi tað er tann vegin so skuldu bústaðir hildið seg til fólk við serligum tørvi og møguliga tey allarlægst løntu væl bjargaðir úti í samfelagnum mugu seta føtur undir egið borð taka sær av sínum egnu altso bústaðir pløa ikki at byggja penthavslaliheitir úti á skansanum til tey vælbjargaðu altso tað líkist jo ongum tað er at konsentrera seg um tey við serligum tørvi og so kann mann diskutera hvat ið tað almenna spalaga til við meðan fólk sum hava eina inntøku har tey kunnu klára tað sjálvi skulu fáa loyvi til at klára tað sjálvu
ja dagstundarbeini í handilsens viðmerki tígur so væl
takk fyri harra formaður nú evurður jørgun niclasen verið landstýrsmaðun í fíggjarmálinum í fleiri umførum og í hesin her uppskotunum her so hava vit eitt hoyringsskriv frá fíggjarmálaráðnum sum millum annað setir spurningu við haldføri hjá stovninum og nú veit ikki orliga um hann hevur tikið tað til efterkriv men hvussu stóri hvussu álvarsamt heldur íð jørgun niclasen tr tá ið ein fíggjarmálvari ger sera sovorðan spurning til eitt lógaruppskot verðu framt takk fyri harra formaður

tað sum eg kenni til fíggjarmálaráðið tað er eitt øgiliga grundigt arbeiði har verður gjørt og hugsað mann haldføri so burdi rutt vang verið tann sum visti ótrúliga væl um tað men haldføri fyrst og fremst var jú teirra um sum at siga tøling til veljaran og tá ið fíggjarmálaráðið tá ið fíggjarmálaráðið í hoyringsskrivið sigur her seta spurnartekin við haldføri hjá bústøðunu mann burdi kannað tað so er tað ikki nakað sum kemur úr tir bláu luft so tískil hevði eg viljað ynskt tá i um landsstýrið ikki vil kannað tað at so nevndin rættarnevndina haldi eg tá at her kemur í fer inn og hyggur eftir hesum haldføranum tí hvussu er støðan og er tað eitt eitt eitt kortshús sum vit hava vit vita hvussu teir bygdu eigarabústaðir tá teir vórðu liðugt bygdir vóru tair for dýrir teir kundu ikki skeljast tí bleiv tað so bara til leigu á tað má so betíða tað iðan er opimpært lægri enn enn visti ú visti tú keypti teir tað so eg haldi at slíkur boðskapur frá fíggjarmállaráðnum mátakas sjálvar
ja takk so er tað kali oholm johannesen ger so væl
ja tá ið vit byrja inasta samgonguskeið við at leggja eina ætlan fram bústaðarpolitiska ætlan tá bleiv hon boykottar beinanvegin á sama tíðindafundi úti í har úti í heilsumálaráðnum og síðani hevur tað verið boykott fyrsta av landsstýriskvinnum sum tá var og tað er einki hent tað einasta eg vóni tað er at tat tað kann fáa gongd á at mann fær í gongd á aftr byggjaríið til tey sum hava tørv á tí ikki til vælbjargaðir fólk vit mugu ikki brúka skattgjaldaranspengar til vælbjargaðar fólk tey klára seg sjálv
tag ger so væl jørgun niclasen
ja tað er eisini tað sama sum sum eg haldi eri púra samdur við keili johon johannesen altso skal mann tosa um almennar pengar hvar koyra við teir og hvat koyra vit teir allarfyrst sjálvandi til tey við serligum tørvi tey við serligum tørvi er bústaðarneyð á tí frontinum ja átti mann so ikki at konsentrera seg fyrst og fremst um tey tað vildi eg hildið h men eg havi ikki hoyrt nakað sum er í gongd og tá tað so kemur til tey allarlagsløntu sum hava trupult fyri at fáa bygt sítt egna tí tí krøvini eru so høg ja men lat tað almennasom líkasum hjálpa til har altso lat tað almenna hjálpa teimum sum eina lærari orsøk ikki hava møguleikan sjálvi og lat tey sum klára seg lat tey fáa loyvi at klára seg sjálvi altso tað er eitt o lítið prinsipp sum ikki má brótast taltso lat tey sum klára seg lat tey klára seg sjálv og lat so tað almenna spaja til hjá teimum sum hava ein og hvørja orsøk ikki hava somu møguleika
ja takk skal eg siga hana med tað poulsen ger so væl ja ja
er ikki ikki heilt hví at jørgun niclasen er so gjøgnumgangandi neiligur móti hesari lógarbroyting móti virkseminum hjá bústøðum altso har er út við fýra hundrað bústaðir sum eu eru sum bústaðir hava og tað vil siga at tað eru væl fæirri enn tað sum hava fingið takað yvir høvdið og tað er nakað sum upp á ongan máta er er serliga lætti í føroyum í dag vit hava verið alt for sein til at syrgja fyri at bústaðarmarknaðurin er atkomlir fyri øll og ikki bara tey vælbjargaðu og hvørhvøraltso hvør eind hon kostar fimm túsund g fimm hundrað krónur í miðal og húsaleigi tað er tað er nakað sum kemur øgiliga væl við hjá fólki sum sum ikki sita á tí grønu greinunum sum ikki hava serliga nógvar pengar so eg skilji ikki heilt hví jørgun niclasen og fólkaflokkurin kann hava so nógv ímóti tí
ja takk gers verðir nielsen
visti tú byggir og leiðari út lítlaleiligu eitir pikkulitlarleiligheitir so varð tað bíligari men bústaðir hevur eisini leiliga tar ákvaðnú lýstu teir við leiluheitum en tað vóru samdavághald átta túsund og fimm hundrað krónur pluss ljós og varma eg haldi ikkitað er bíligt klaksvík ellivu tólv túsund krónur altso er tað teylaksturrók sum hava ráð til tar altso tað er taman um brúkt pengarnar til og fýra hundrað og íbúði hvat er tað til tann føroyska íbúðarmarknaðin tað er ein viðfáningur og tí er trupulleikin við hesari lógarbroytingini er tað signal til bankar hoyrir tit latið tit vera við at fíggja til privatar leiðug íboðar verkætlanir tí at hetta heru áðrnna landi og tað vil siga man vil nakað gott men við hesum ger mann nakað ringt
ja takk so er tað landstýrskvinna svorðið yngili dids og strøm ger so væl
takk fyri harra formaður takk fyri orðið eg haldi ati tingfólk hava verið inni á nógvum áhugaværdumsjónarmiðum í og eg fari at fyrsta siga eitt sindur um hví eg haldi er neyðugt at fremja hesa lógarbroytingina í lógini um húsalandsgrunn og fái vónandi eisini svara nøkrum av tí sum vhevur verið ført fram í framsøgurøðunum í dag vit vilja geva bústaðir betri møguleikar fyri at arbeiða og fremja sítt verk sum okkara bústaðarpolitiska amboð og eg haldi a ta er neyðugt við hesi broytingini fyri at røkka teimum endamálum sum eru í lógini fyri bústaðir sum eisini hava verið nevnd fleiri ferðir í dag nemliga myrka fyri at øll í føroyum skul hava møguleikaat útvega sær em bústað at tryggja fjølbroytni á bústaðarmarknaðinum og stuðla undir veðurlagspolitikkinum og myrka um minka um orkutørvin á bústaðarmarknaðinum afturat eldamálinum í lógini so hava vit eisini ein bústaðarpolitikk sum gott nokk er frá tvey túsund og tólv sum g staðfestir at politska uppgávan hjá okkum tað er at tryggja at útboðið av bústøðum og kostnaðurin fyri hesar er einum støði sum menniskju uttan mun til hvar tey eru í lívinum fáa nøktandi heim í mun til teirra tørv í lógini í dag er eitt krav til bústaðir at tey skulu sum meginregla samstarva við aðrar íleggjarar fyri at sleppa at brúka lániheimildina altso fara í gongd við bygging tað betíðir at bústaðið skal rokna sær fíggjarligt avkast fyri teir bústaðirnar sum bústaðir byggir sum samsvara við avkastkravi hjá hinum íleggjarunum landsstýrisfólkið kann so geva undantak frá kravinum sum eisini er blivu nevnt fleiri ferðir í dag um bústaðirkann vísa á at tað ikki ber til at finna íleggjarar til ávísa verkætlan og tað kann vera skilagott at bústaðir fær aðrar íleggjarar við serliga tí at pengarnir sum bústaðir kann læna soleiðis røkka longri men tað ger altso at bústaðir ikki sjálvstøgt kann meta um nær taðer skilagott at samstarva við aðrar íleggjarar og nær tey skilabest at byggja einsamøll kravið tað hevur við sær at bústaðir í øllum verkætlan skal brúka orku tíð upp á at finna íleggjarar og at gera avtalur við tey og tær verkætlanirnar sum verða framdar tað verða so tær sum eru vinnuliga gevandi meðan aðrar verkætlanir sum hvíla sær sjálvum kanska ikki verða framdar tá bústaðir ikki longur er bundi av einum vinnuligum avkastkravi so fer betur til at byggja bústaðir í økjum sum ikki eru so áhugaverd fyri vinnuligar íleggjarar tað vil siga at møguleikin fyri at búgva uttan fyri meginøki verður størri tá i bústaðið kann byggja einsamalt tað merkir eisini at tá avkast vinnuligt avkast ikki verður lagt á húsaleiðina so eigur húsaleiðinin at verða lægri enn tá ið vinnuligt avkast er kravt ájavntað hjá privatum íleggjarum hetta hava nøkur løgtingsfólk sett spurnartekin við men har vildu vísa á at hyggja vit eftir samskiftinum ímillum trivnaðarnevndina og bústaðir tá mann setti krav til samstarv við aðrar íleggjarar ítjúgu tjúgu so vístu bústaðir á at húsaleiðarin hjá teimum fór at hækka hækkingin vera ymisk í mun til stødd og prís á íbúðum men vegleiðandi so vildi talan vera um eina húsaleyguhækking á tjúgu til fjøruti prosent stendur altso at lesa her í svarinum til spurningar frá trivnaðarnevndini hesa hækkingina hana hava vit so ikki sæð enn tí enn er einki brúkt av tí leiðuheimildini sum hevur krav um vinnuligt avkast og samstarv við aðrar íleggjarar tí meti eg at hendan lógarbroytingin hon skal til so at samstarið er ímillum okkara politiska endamál við bústaðarpolitikki landsins og endamálinum sum okkara bústaðarpolitiska amboð er setti verðina at virka eftir við lógarbroytingini so fær stýrið fyri bústaðir størri heimildr at taka strategiskar avgerðir um hvussu virksemið hjá stovninum skal skipast og til í hvørjum einstøkum føri at meta um hvørt verkætlanir skulu fremjast í samstarvi við onnur ella ikki helgi abramsen og stefan klein poulsen spurdi ítøkiliga um broytingina viðvíkjandi at landsstýrisfólkið tekur avgerði í samráð við bústaðir um tær tvey hundrað milliónirnar til serliga málbólkar og til tað siga so er tað ein ein broytt orðing sum ikki innihaldsliga væntandi fer at hava broytingar við sær men har mann nágreinar at inisiativið liggur hjá landsstýrisfólkinum har sum tað áðrenn í lógini varð ógreitt hvar inisiativið til hesa samráðingina lág men tað skal so vera í samráð við bústaðir framhaldandi erhard joensen sett spurnartekin við mangla da gjøgnumskygdni og har er tað soleiðis at bústaðir er fevnt av løgtingslóg um alment innlit tann sum ynskir at fáa innlit í virksemið hjá bústøðum kann tískil biðja um alment innlit samanumtiki so er talan um eina lítla mentýðandi broyting í heimildini hjá bústøðum sum gevur bstøðum betri møguleika fyri at útvega bústaðir tað eru eisini fleiri framsøgufólk sum eru komin inn á viðmerkingina frá fíggjarmálaráðnum og til taer at siga at tað er so at bústaðir fylgir ásetingunum sum eru í lógini um húsalandsgrunnin um orskskap grannskoðan og eftirlit tað vil siga at bústaðuir letur á hvørjum ári landsstýrisfólkinum orsfrágreiðing saman við rokniskapi sum er grannskoðaður av einum løggildum grannskoðara grannskoðarin hevur ikki gjørt vart við at haldføristrupulleikar eru í rakstrinum hjá bústøðum fyri einum hálvum ja fyri hálvum øðrum ári síðan so ságdi ein táverandi stýrislimur sum á skifti eisini var formaður iva um haldføri í rakstrinum hjá bústøðm og í hesum sambandi so úttalaði hesin grannskoðarin hjá bústøðum eisini í í skrivligari frágreiðing at hann ikki sá nakrar orsøk til at ivast í rakstrarligu haldførinum hjá stovnunum afturat hesum so er bústaðir eisini undirstøðugar gransking frá kreditorum sum fíggja bústaðarverkætlanina hjá bústøðum eingin av hesum kreditorunum sett spurnartekin við kridittfirði hjá bústøðum og harafturaft haldi eg eisini at er viktit at siga at landskassin vegheldur ikki færi lánin hjá bústøðumm at fíggja úbústaðarbygging í løgtingslógini um húsalandsgrunn er ásett at at bústaðir skal veita trygd í fastari ogn fyri alla fígging sum verðurfingin til vega við heimildunum sum komu í tvey túsund og seytjan og ítjúgutjúgu tjúgu einogtjúgu harafturat kann eg isini siga at eg havi umbiðið ein fund við fíggjarmálaráðið at útgreina hesa viðmerkingina nærri tað eru eisini nógv tingfólk sum eru komin inn á hetta samspælið viðprivata og almenna leiðimarknaðin kanska serliga elsbett mersedes gunnleydótir hevði tað nógt frami nógv frami í sínari røðu og tað er soleiðis í dag at nógv flestir bústaðir tað eru eygarabústaðir og tað eru nógv sum ikki megna at vera við á bústaðarmarknaðinum tí prísirinir at seta búgv og eisini at leiga er ótrúliga høgur tað er og hevur vóru seinastu árini eisini verið nógv størri tørvur á leiðurbústøðuni enn útbúði er eisini á tí privata leiðumarknaðinum av tí sama so hava leivurprísirnir á privata leiðumarknaðinum ofta verið ógvuliga høgur og ætlanin við bústøðum er ikki og hevur ongantíð verið heldur at bústaðið skal inn at kappast á tí privata leiðumarknaðinum um leiðarar faktiskt so er støðan í dag jú tann øvuta tað eru leiðararnir sum mugu kappast um at fáa sær ein leiðubústað ætlanin og endamálið við bústaðim er at útvega leiðubústaðir á einum leiðurmarknað har útboði hevur verið og enn er alt ov lítið í mun til eftirspurningin tann einasta orsøkin til at vit hava bústaðir tað er sostatt at privatu marknaðurin ikki megnar at nøkta eg meti virkuliga at vit hava væl pláss fyri einum vælvirkandi og virknum bústaðarpolitiskum amboð og privata leiðumarknaðinum tað endurspeglast eisini í lógini har bústaðir frameftir bæði kann velja at byggja sjálvt ella saman við øðrum íleggjarum eg haldisimpilten a vit mugu sleppa hesar ræðumyndini av bústaðir sum nakað sum ger treytirnar hjá privatu vinnuni verri grundarlagið undir øllum arbeiðsmarknaðinum tað er jú at vit hava eina virkað arbeiðsfjølg sum hevur ein tryggan gerandisdag og ein tryggur gerandisdagur er treytaður av einum tryggum heimi og í londunum rundanum okkum so fylla almennu leiðurbústaðarroyndirnar nógv meir enn tað gera her heima uttan a tað koppar nøkrum bústaðarmarknaði samstundis sum privatir leiðarar reka sítt virksemi eisini við yvirskotum so øh fyri at taka samanum so haldi eg at atiat a høvvu verið ein áhugaverd viðgerð og hóast broytingin er lítil so eru nógvir spurningar og har fara vit sjálvandi eisini í rættarnevndina har vit væntandi verða innkallaði at athava tey ivamálini uppi sum kunnu vera um hesa lógarbroytingina takk fyri harra formaður
ja takk sølu viðmerkingar tað fyrsti kaili oholm johannesen ger so vælja
hvussu spurningurin er um um landsstýriskvinnan ætlar at hava eitt eitt bústaðarpolitiskt orðaskifti í framtíðini altso tað hevur verið tiltrongt nú tann vælsta er hvønn er tað vit ætla at byggja til og sum er joensen var inni og jóni altso bústaðar er ikki tað amboðið sum vit vildu hava tað til tað stóra amboðið rokna mann við hesum her at mann fær gongd á byggingina aftur við uppskotum her
ja takk gjørt er væl eins til ein didrikssæð strøm ja takk
takk fyri tað harra formaður eg haldi fleiri hava nevnt í dag at vit hava brúk fyri at hyggja meira yvirskipað eftir eisini tí bústaðarpolitikkinum sum er sum er frá tvey túsund og tólv mann kanska eisini evur brúk fyri einum størri orðaskifti um bústaðarpolitikkin h tað eri eg ikki ósamd í eg haldi atatígjøgnum hesi árini hava nógvar broytingarnar broytingar kanska verið gjørdar sum til dømis tann tann seinasta sum faktiskt mótvirkar pørtum av endamálinum í lógini so tað er veruliga mín vón fyri at svara tí síðsta spurningin kjá hjá kale oholm johannesen ati hendan broytingin fer at geva bústaðirenn størri fleksibilitet og soleiðis gera arbeiðið hjá teimum meira ja hjá stýrinum lættari og soleiðirnar at tey betri kunnu útvega allar hesar bústaðirnar sum vit virkulga virkuliga hava hava brúk frá at hava brúk fyri í føroyum í dag takk fyri
hóast jakob thommersen skulu viðmerking ger seg væl
takk fyri at vera formaðurnú hava verið nokk so nógvar atfinningar at ímóti tí sum uppskotinum summar er nokk so nógv harðar enn aðrar so eg vil takka landsstýriskvinnuni yngiligt til tryggsan strøv fyri at fyri eina røðu har hon svarar allarflestu av teimum ivamálunum ið skuldi havt verið annars so er endamálið ella eitt av endamálum bústovuna at at skaffa føroyingum eitt heim at búgva í og okur eru fleiri sum síggja fram til at útinna tær ætlanir sum landsstýriskvinnan og samgongan hevur takk fyri

ja takk fyri takk fyri hasa jaligu viðmerkingina eg haldi at at ivamálini sum eru og ivamálini sum verða reist um um virksemið hjá bústaðar tað eru ofta tey somu ivamálini og eg haldi í nokk so stóran mun ofta at tey standast av kanska einum einum ideologiskum muni einum muni sum snýr seg um skal tann privati marknaðin loysa allar bústaðaravbjóðingarnar bústaðarkreppuna sum vit hava í føroyum ella hava vit eins og onnur norðarlond og eins og onnur vælvirkandi norðurlendsk vælferðarsamfeløg pláss fyri eisini at landið rekur bústaðarpolitikk sum vit jú eisini hava hava sett inn við hesum bústaðarpolitiskum amboðinum hjá okkum sum eitur bústaðir og har haldi eg sjálvandi eisini sum partur av av av landsstýrinum at at har hava vit ja har hava vit eina ábyrgd eisini at at fremja bústaðarpolitikk og tað er tað sum vit framætlandi ætla uppina at gera takk fyri

ja bústaðarneyðin er veruleiki vit hava ein stóran taðevnógv tilflyting og fólkatalið bara veksur g kann bara renaum dømi eg kom frá einum bygd sum er ella hundrað fólk har eru eingin almenn bústaður ikki ein í vágum meini eg eri fimtan tilsamans eg veiki umtar prosenti er taðer rættiliga lítið í mun til øðrum londum aðrastaðni so at almennir bústaðir eru alt forfáir av allastaðni í føroyum katt mann siga vit hava eitt uppskot sumseinni um at geva kommunumøguleika at byggja og at reka almennar gagningar búðu ein ella búfelagsskapir tað kemur nokk at gera hol í sjógvin og kemur at gera tað at kommunurnar kunnu fara í gongd við at bæði reka og byggja uttan fyri teirra fíggjavirksemi tað kemur at gagna ótrúliga væl tað vóni eg at landsskonnan eisini fer arbeiða meir við og vit fáa kjølfósk seinni ár takk fyri
ja takk so fór ingila disussen vórðu
takk fyri tað ja tað er so eisini at arbeiðið er í gongd í løtuni at at fremja hesar alment gagnligu bústaðirnar sum johans joensen kemur inn á og tað er sum vit eisini í hesari viðgerðini hava hoyrt stórur stórur tørvur á bústaðum í dag og við at loyva fleiri at vera við í byggingini so fer útboðið at vera størri og vit fáa loystu sær bústaðarkreppuna í felag tað vil so eisini siga at sleppa kommunurnar at vera við í byggingini so kann hendan heimhildin sum bústaðar fara at upptaka lán fyri eisini at at sløkkja longur mann kann byggja fyri meira men tað er eitt arbeiði sum er í gongd og tað er ikki nóg tað er for tíðliga enn at siga akkurát um hvussu hetta fer at at hvussu tað fer at enda men tað er øllum førum nakað sum er partur av eisini bústaðarpolitikkinum sum verða fer at verða førdur frammiur takk fyri fólkuna
ja takk fyri so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið til løgtingsmál níggjuogfýrs og hetta tingmálið verður beint í rættarnevndinaeg skal boða frá eina røð av framløgum tað eriuppskot um ókeyps at avhenda ymisk tilfar til partafelagað suðuroyartunnilin sinog tað er aksve johannesen løgmaður sum leggur tað málið fram síðan er uppskot um broyting í løgtingslóg um ræði á málinum um málsøkinu um ræði á málum og málsøkjum og tað snýr seg um yvirtøka av málsøkjum sjóuppmerking og vitaverk og tað er somuleiðis akselde johannesen løgmaður sum leggur tað málið fram síðani kemur uppskot til løgtingslóg um broyting um í løgtingslóg um fyribyrgjandi tiltøk ímóti hvítvaski av vinningi og fígging av yvirgangi til hvítvakslógin í gildissetan av fjórða og fimta vvatsk derektivi og annað o tað er høgni hoydal landsstýrismaðursi legði tað málið fram ið kann nevna tí sambandinum hetta málið fer at verða viðgjørt saman við tí málinum um hvítvakslóg sum var ríkislógartilmæli sum bleiv tikið av skrá í gjár á ein seinni fund síðani koma vit til uppskot um broyting í løgslóg um loyvisgjald á aluvinnuna og tí broytingar í tøkugjaldinum og tað er høgni hoydal landsstýrismaður í vinnumálinumsum leggu tað fram og so koma vit til uppskot til samtyktar um at seta í gildi fyri føroyar niðanfyri standandi unesku sáttmála frá hvat stendra her tjúgunda oktobur tvey túsund og fimm um at verja og fremja margfeldi í mentanarligum úttrykki og tað er høgni hoydal landsstýrismaður sum leggur tað málið fram síðan er uppskot til uppskot um broyting í løgtingslóg um afturbering av útreiðslum til fimmsframleiðslu í føroyum og tí broyttur fíggingarleistur og lógartøkniligar rættingar og tað er somuleiðis høgni hoydal landsstýrismaður og vinnumánlium sum leggur taðmálið fram og síðani er tað ruttvang landstýriskvinna í fíggjarmálum sum leggur fram uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um veiðugjøld fyri fiskiskap til veiðugjaldslógin og tað snýr seg um dagføring av gjøldum veiðugjaldi fyri n og fyri lornu og hestgýtandi sild og strikan av undantaki fyri heimaflotan tað varð sum nevnt tað varð so nevnt landsstýriskvinnan í fíggjarmálum sum legði tað málið fram og so skal eg boða frá at uttanlandsnevndin leggur fram álit í løgtingsmáli seksogfjøruti uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning um ikrafttretinu forfereuna av vissendringarlig lóg á millum tit í opphóltssillasi til persónur dr r fordrvi frá ukraini parantes endringatispunk forferinis landsstýrisóverta af ansvar og endring ascerinsstato fór utraðsi av ukraini vetmetelsi af opphols tillatilsi og tað var eitt álit frá uttanandsnevdinum somuleiðis so er komið álit frá fíggjarnevndini í løgtingsmáli fýraogtrýss tjúgu tveyogtjúgu uppskot løgslóg um at umbyggja g útbyggja eftirskúlan rásina og tað seinasta álitið her er álit frá fíggjarnevndini í løgtingsmáli fimmogtrýss tjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um triðja byggistig í umbygging og útbygging av miðnámsskúlan á kambsdali og tað snúði seg um at hækka upphæddina sum landsstýrismaðurin verður heimildað at brúka
og hesi málini øll sum nú eru framløgd og sum álitini eisini tey koma til viðgerðar á komandi tingfundum og tey flestu av teimum væntandi hósdagin og fríggjadagin síðan fara vit víðari í dagsskránna í dag og tað er fyrsta viðgerð av tingmáli fimmoghálvfjerðs tjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um sjófeingi sjófeingislógin og hetta snýr seg um leingja gildisðtíðina á rættindum og eg skal biðja um framsøgufólkframsøgufólkini verða fyri javnaðarflokkin uni holm johannesen fyri sambandsflokkin erard joensen fyri fólkaflokkin árni skoli fyri tjóðveldi annika olsen fyri framsókn karloth hergarson og fyri miðflokkin steffan klein poulsen fyrstur at røða verður uni holm johannesen ger so væl

ja takk fyri og beinur johannesen hevur eina viðmerking ger so væl
ja takk fyri nú haldi uni holm johanesen kom nokk so nógv inn á at tað er ikki nøkur niðurstøðu fyriliggur enn um hvat mann ætlar og sum tað ljóðaði so so er mann kanska heldur ikki ordiliga enn nær mann kemur hevurnú kom hann sjálvur nú heitti hann sjálvur landsstýrið á um at koma til ólavsøku men hevur un oholm jo hansera eitt boð upp á nær vit kunnu vænta at síggja hvat fyr ætlanin mann hevur inn án hetta er økið her peint tí sum nú er so sær tað ikki út sum hann hevur nakra ítøkiliga ætlan takk fyrija
takk fyri og so er tað røðaran ger so væl

ja takk fyri og tann næsti at røða er erhard joensen ger so væl
rv ja eitt uppskot frá fólkaflokkinum um at leingja gildistíðina fyri veiðiloyvir hetta er jú sum flestu øll vita so eru tað nakað sum skilur partarnar undanfarni samgongu gtáverandi andstøðu og núverandi samgongu og núsitandi andstøðu so tað verða væl neyvan tað verur væl neyvan hetta uppskotið sum kemur at avgera hvussu hvussu gildistíðin kemur at vera ætað r menn sjálvandi hetta skal viðgerast tá tað kemur í vinnunevndina og eg eri faktisk rættiliga spentur at vita hvussu ið teir partar mann fer at kalla inn hvussu hvat tær hoyringarnar fara a fortelja eitt er hvat hvat fornemmilsi mann hevur av av hvussu long ella longdin á gildistíðini hevur at siga fyri teir einstøku aktørarnir okur vita t okur vita sjálvandi nøkur ting okur vita tað at longdin á gildistíðini hevur nakað at siga fyri viljan til at gera íløgur og eisini viljan til at fíggja hesar her íløgurnar men eg havi í hvussu ongantíð hoyrt nakað frá nøkrum av teimum aktørunum sum okur fara at taka inn í hoyring tað verður sjávandi bankar og og reiða og sovíðari koma við nøkrum endaligi nakra endaligari útmelding um hvat er hvat er ein gildistíð sum er nøktandi er tað tólv ár er tað ellivu ár er tað tíggju ár ella eta átta ár hvat hvat er ta sum til dømis bankar leggja vakt á tá ið bankar skulu fíggja hvat er tað sum eitt reiðarí leggur vakt á tá ið teir velja at gera nýíløgur tað mugu okur sjálvandi fáa greiðu á í í í vinnunevndini tí at okur eru jú leikfólk í so máta okur sum ikki eru partur av fiskivinnuni til dagliga men tað er eingin ivi um ati tað allarbesta fyri vinnu fyri vinnuna men eisini fyri politisku skipanina tað er tað at mann hevur í einum í einum so so týdningarmikli málið sum hesin her at mann hevur ein konsensus um hvat ið tað skal vera og uma mann so ella so lesur tað fast ella ger eina skipan sum er varandi eg havi ikki so øgiliga nógv meira at siga um tað í fyrstu skifti eg haldi at tað er eitti áhugavert uppskot sum gongur faktiskt beint ímóti tí sum lansstýrismaðurin sjálvur hevur meldað út og í tí sama ella harharvið so hava okur nakað at at taka fatur í í vinnunevndini fyri at vita hvat ið veldur upp og hvat ir veldur niður serliga serliga tann partin sum skal gera íløgurnar og fíggjaíløgurnar hvat siga tey um akkurát ta skipanina sum okur hava í dag kann hon justerast ella er tað ein góð nágk skipan ella skuldi og farað yvir til ta skipanina sum alivinnan koyrir eftir ella skal tað vera okkurt heilt annað áramál so í fyrstu skifti frú forkvinna so verður tað orðini í hesum málinum
ja takk fyri og tað er ein viðmerking út í salinum beini johannesen ger so væl
takk fyri frá fólkum at nú er á jóans av varðir eitt sindur innihaldisnir við týdningina av at vinnan hevur støðað karmar og veit hvat hon hevur at fyri at halda seg til og beint nú sýgur støðan tann at mann ikki hevur longt loyvini tí mann hevur aðrar ætlanir men men er ikki røðarin samdur í tí at tað er nokk so óheppið at leingi mann ikki veit ella ikki hevur komaðar niðurstøðu ella hevur nakað ítøøkiliga ætlan um hvat mann ætlar sær at mann bara steðgar við á leingjaloyvinum og at mann fer bara spakuliga burtur frá tí sum hann hevur havt er kanski veruliga óvipið fyri at vinna at vita tí at hon kanska ikki veit hvat hon hevur at arbeiða við og hvat ætlanin verða er ikki kanska fornuftiga at gera at gera beint nú ið er tað leingjaloyvinum eittari takk fyri
ja takk fyri og so er tað er hann joensen gert
takk fyri frú forkvinna ja tað er eingin ivi um at tað sum beini johannesen hevur fatur í her ótryggleikim tað er tað allarallarringasta fyri eina vinnu tað er einki sum er verri enn ótryggleiki um mann kann gott argumentera fyri at so leingi mann iki hevur fingið ein konsensus inni her um hvussu skipanin skal vera so skal mann taka og leingi a tað soleiðis at tað aftur í tólv ár tað kann mann gott argumentera fyri og tað kann gott vera at tað verður ein av teimum teimum spurningunum sum oku taka upp í vinnunevndini mum taum tað er rætt at leingja tað i inntil mann hevur funnið eina skipan sum mann so er blivin ein igur um og nú er tað nakað sum landsstýrið arbeiðir við hetta her við hvussu tað skal hvussu gildistíðin skal vera og ómetubart so sær tað kanska trupult út tá mann yvirhøvur kemur at finna nakað semju um í millum samgongu og andstøðu um hvussu tað skal vera men tað er tað einasta rætta tað er tað einasta rætt at gera tað tí ótryggleikin er er tað allarringasta amboðið sum okur yvirhøvur kunnu geva einari vinnu óansð nti fiskivinna ella alivinn ella nøkur onnur vinna so er tað so er tað tað ringasta okur kunnu gera takk fyri
ja takk fyri og tann næsti at røða er árniskáli
ja málið sum er til viðgerðar er løgtingslóg um broyting um sjófeingi og tað er um at leingja gildistíðindina rættindum vit hava tvey høvuðsbein at standa á í okkara búskapi annað beinið er alivinna hitt beini í fiskivinnu og ein hvør vinna kann gott liva ella hevur livir í einum løðrum turbulensi tey gera allar øll vinnurekandi livað í einum øðrum turbulensi tí at tað eru so øgiliga nógvir faktorar sum ikki eru givnir upp á forhond tað eru so øgiliga nógvir faktorar sum broytast tað erso øgiliga nógvir faktorar sum ikki eru teir somu tá ið vit snakka um fiskivinnu so er millum annað eitt tac at fyri at halda seg til tað vil siga vit vita ikki frá ár ella ár hvat vit hava at fiska og harvið hevur tann vinnurekandi heldur ikki nakra trygd fyri at tað sum hann seppur at fiska í ár ella næsta ár verður tað sama sum í ár tað er hann hann livir eisini við einum ótryggleika í at marknaðurin broytir seg hann livir við at tað eina árið gongur tað øgiliga væl men hann kann gott standa yvir fyri at tað næsta árið er øgiliga vánaligt tá tað kemur til marknaða tað vil siga at vinnurekandi er von við at ting eru óstabil men tað er øgiliga týdningarmikið at vit rundanum tað vinnu sum vit hava har sum vit kunnu hava stabil viðurskifti havast sta bilviðurskifti at mann hevur at mann veit at tær rammurnar sum mann arbeiðir innanfyri er í sta bilar tað er eisini í fínasti lagi at broyta rammur ella at broyta uppá rammurnar men tá ið mann ger tað so eigur mann at gera tað og melda tað út áðrenn mann fer at pikka við og gera tað sum mann hevur óstøðugt og tað er bakgrundin fyri hesum uppskotinum

sum nú er stilla yvir fyri eini óvissu um hvat gildistíðin fer at vera vit vita ikki hvat kemur í staðin fyri vit hava eisini eina vinnu sum er stilla yvir fyri at mann snakkar øgiliga nógv um at at mann skal taka ein størri part av tilfeingisrentuni vit vita ikki at hundrað prosent enn hvat tað verður okkur er lagt fram í dag sum vit fara væl at síggja hvat tað er tað er eisini ein partur av hesum sum ger tað meir óstabilt

tað eiga vit ikki at bjóða okkara høvuðsvinnu tað eiga vit ikki at bjóða tí beinunum sum vit standa á í hesum landinum tá ið tað blívu óstabilt so ger tað tað at viljin til at innvestera í eina vinnu minkar viljin til at gera íløgur minkar og vit hava veruliga brúk fyri tí í fiskivinnuni at tað verða gjørdar nýíløgur vit gleðast sjálvandi um at tað eru komin komin nýggj skip vissu vit hyggja eftir tybilagiska flotanum so gleðast veg sjálvandi um at tað eru komnir nýggir aktørar men vit síggja at vinnutólini sum eru komin inn tey nýggju tey tey tey nýggjastu skipini sum eru komin inn tey hava miðalaldrin ígjøgnumsnitið í fimmogtjúgu ár og vit síggja at fyri teir gomlu aktørarnar eisini teir sum nú hava skift nøkur skip út sum eru spildurnýggj so hava vit framvegis og har er miðalaldrin lækst men har er statvekk ein miðalaldri upp á fimtan eitt hálvt ár fyri tey vinnutólini sum eru í tí flotanum so vit hava framvegis brúk fyri at tað vórða innvesteraðir pengar í vinnutól í henda goyran

so eg vóni at ja øeitt annað haldið sum vit skuldu taka við okkum onkur var her uppi fyrr í dag og segði at tað var hopleyst at seta seg inn í hesi uppskotini fýra túsund tvey hundrað og fýraogtjúgu síðir at lesa tað er hopleyst mann yvirskoðar ikki hvat konsekvenstað hevur og mann hevur ongan kjans at seta seg inn í umfangið av tí her haldi eg vit virkuliga hava prógvað at tað ber til at gera tað hetta er ein síða at lesa og øll skilja hvat hetta gongur út uppá tað er at leingja flyta árstalið frá fyrsta januar í tvey túsund og fýraogtretivu til fyrsta januar í tvey túsund og fimmogtretivu so eg haldi at her kunnu øll tingfólk vera við og skilja hvat ið tað gongur út uppá og eg vóni at at tað evin vilji her inni at gera tað trygt hjá okkara høvuðsvinnu eg eg viðurkenni at tað er í lagi at at tað at diskutera broytingar í skipanini er ókey tað tað er í lagi og tað eiga vit at gera vit eiga faktiskt altíð at diskutera okkara høvuðsvinnur bæði ali og fiskivinnu og kanska aðrar vinnur men vit eiga ikki at pilka við karmarnir áðrenn vit vita hvat eg vil ætla okkum at seta í staðin fyri haldi eg tí fari g at heita á tingið um at taka undir við við hesari broytingini hon er ógvulia einføld og hon er ógvuliga gjøgnumskygd so takk fyri frú forkvina
ja takk fyri og hanna jensen er tann fyrsta viðmerkja ger so væl
takk fyri harra formaður ja eg ætlaði bara líka at spyrja um orðnið skáli tingmaður metir at tað er sera ótrygt fyri vinnuna at at loyvini vera til dømis ellivu ella tíggju ár heldur enn tólv hasum eg hugsi bara um verandi støðu er er tað blivið sera ótrygt av tí at mann brúkar hetta árið til at arbeiða við tíð tað serliga tað sum eg hugsaði um tí at sjálvandi mugu vit kunna arbeiða við vinnuni eisini við tí sum hon skal geva aftur til samfelagið sjálvt um hann kanska er ósamdur um hvussu tað skal fara fram takk fyri frá forskrivnað
ja takk fyri sørt árniskál
tað er tað er eingin ivi um at tað at fara inn at pilka við skipanir er við til at gera tær ótrúgvar tað er ikki so øgiliga nógv tað um tað er tólv ár ella ellivu ár ella tíggju ár sum er avgerandi eg veit at tey nýggju skipini uppi í barendshavinum nógv eru fíggjaðir við meira enn talvaralagnum og tað vil siga at teir hava longu tikið ein vága upp á seg sum gongur út yvir tað sum teir vita at gera tað longdina av loyvum sum teir hava og nú fara vit inn at pilka við tað upp aftur meir so ja tað er við tað er ein komponentur sum er við til at gera tað meir ótrygt at vera í hesari vinnuni um hetta er tað ideella áramálið tað veit ikki tað kann gott vera fimtan ár tí eg veit at onkur er fíggjaður upp á fimtan ár so so eg dugi ikki siga tað men men eg haldi at vit áttu at havt diskussiónina áðrenn vit fara inn at broyta og pilka við áratali
en ger so væl takk fyri og so er tað uni holmi johannesen ger so væl takk fyri

ja takk fyri so er tað røðarin n
á skóli ger so væl takk fyri frú forkvinna
at mann broytir loyvistreytir er ikki nakað sum mann eigur at gera oftan mann eigur at hava so stabil viðurskifti rundan um vinnu sum evirhøvur gjørligttá ið mann tá ið mann innvesterar tá ið mann fer inn í eina vinnu so ger mann tað altíð langsikta tað er tað er øgiliga fá sum agera í vinnu uppá stuttsygt ella í øllum førum eg eg kenni øllum førnum ongan sum bara er inni fyri eina øgiliga stutta tíð mann ger tað tí mann mann satsar í hetta og fyri tey allarflestu sum eru í hesum vinnunum so eru tað lívstí ta tta eru simptlen lívsstørv sum tey eru farin inn í og sum tey hava lagt leggja sítt lív í so eg haldi at mann skal ansa eftir at mann ikki er forbráður tá mann ger broytingar men at gera broytingar er í ordan visti e neyðugt tað er tað absolutt og um hetta skal vera sum ein æluskipan tað ivist eg í ja takk fyri so er tað erhard joensen til eina viðmerking ger sovæl
takk fyri frú forkvina eg haldi at argumentini hjá orna skóli vórðu góð fyri at mann hevur eina skipan sum er stabil serliga tá mann hugsar um at primervinnan er jú ein í særsjálvum ein ótrúgvinna okur vita ikki okur kenna ikki kvoturnar um tvey trý fýra fimm ár so tað í sær sjálvum er eitt gott argument fyri at hava eina langa gildistíð men soleiðis heilt ein ein konkretur spurningur ígjøgnum forkvinnuna til orna skóli metur árni skóli at tólv ár er er tað sum er optimalt ella skuldi tað verið kundi tað verið eitt sindur styttri ella skuldi tað veri eitt sindur longur takk fyri
takk fyri so reðrøðran odnas golið ger so væl
horkua ja um um tíggju ár er rættari enn tólv ár ella fimtan ár eg rættari enn tólv ár eg má siga eg veit ikki eg eri ikki hundrað prosent sikkur í ella ið øllum kor um hatta tað má viðgerast og um mann má seta seg inn í tann problematikkin og viðgera saman við vinnuni fáa tað diskotera ígjøgnum saman við vinnuni teimum fíggingarmøguleikunum sum finnast og um um tað ávirkar ta risiko sum vinnan eg vilji eg til at taka og og eg má siga tað veit eg ikki upp á standandi fót hvat er tað rætta øtólv ár sum nú er hevur í øllum førum víst seg at gjørt tað at vit hesi síðstu árini hava fingið fleiri skip vit hava fingið trý og trý eru á veg afturat tey hjágdu er kontraktaði skip fyri omanfyri tvær milliardir hesi síðstu trý fýra árini og tað hevði neyvan hent og høvdu vit ikki rýmiligaslat bila og langa gildstíð
ja takk fyri og so er tað barr á lækini sum hevur síðst viðmerking av hesum førn gerst væl
ja takk fyri frú forkvinna eg fari bara eisini at takka árna skoli fyri eina góða og væl grundaða røðu um hetta her uppskotið sum vit hava lagt fram og sum er neyðugt vit prátaðu um tað er út í áðni um at hvussu ja hvussu strævið tað má vera at at vera í kanska serliga hesari vinnuni har ið fortreytir verða broyttar alla tíðina og vit hava sæð frá tí at nú undanfarna samgonga sæt frá tí at mann legði tað í nakrar tryggar karmar so eru fleiri skip kontraktaði og nýggj skip er komin inn í flotan ein vinna hevur brúk fyri stabilitetið og tað er tað sum hetta uppskotið eisini vil so takk fyri hjálp
ja takk fyri so var tað røðaran á orna sgole ger so væl
takk fyri frú forkvina ja tað er rætt at vit hesi síðstu árini hava sæð tað at tað eru komin vinnutól skip inn í flotan vit vita at tað er eitt skip á veg inn í bólk tvey ein trolari og tað er tað er eitt nýbrot tað havi e ikki sæð í nógv ár so so tað er eg haldi vit skulu hugsa okkum øgiliga væl um áðrenn vit beginna við at pylka við tryggleikan tann tryggleikan sum vit sum politikarar kunnu geva skipanini tí hetta er sum útgangspunkt ein ótrygg og ein sera eein reskabul vinna vera í oso tað sum vit kunnu gera fyri at gera umstøðurnar rundan um hetta tryggar tað haldi eg vit eiga at geratakk fyri frú forkína
ja takk fyri og so tann næsti røða er annika olsen
takkfyri frú forkvinna ja hetta e eitt uppskot frá fólkaflokkinum um at broyta grein sjey í lógini um sjófeingi at broyta fyrsta januar frá tvey túsund og fýraogtretivu til fyrsta januar tvey túsund og fimmogtretivu tað var í tvey túsund og sjey at távarandi landsstýrsmaðurin í fiskivinnumálum bjørghalsø segði upp veiðuloyvini í fiskivinnuni og tey so kallaðu rullandi loyvini fingu ikki loyvi at halda áfram í tvey túsund og nítjan tók undanfarna samgonga avgerð um at leggja veiðuloyvini í tólv ára loyvir greiðar reglur um veiðuloyvi varð eisini ásett at veiðuloyvi gevur atgongd til vinnuligan fiskiskap undir føroyskum flaggi meðan fiskiloyvi er meira neyvt og gevur atgongd til ávísan fiskiskap og at troyta ávíst veiðurættindi veiðuloyvi fylgir skipinum og har eru so ásettar nakrar treytir at eigarin hevur ræði á rættindunum at veiða sambært hesi lóg at eigarin lýkur treytirnar um ognarviðurskifti at fiskifarið er skrásett og skipaskránni ella farskránni sum sambært løgtingslóg um skráseting av skipanum at fiskifarið hevur stiglingarloyvi frá avverandi føroyskum myndugleika og at fiskifarið ikki er skrásett á lista hjá økispundum fiskiskapi ella sum hevur stuðlað slíkum fiskiskapi og sum sagt gildistíðin av veiðurættindin var í tvey túsund og nítjan longd úr átta árum til tólv ár og lagt var upp til at løgtingið á hvørjum ári skal taka støðu til um gildistíðin skal leingjast eitt ár uppskotið sum nú er til viðgerðar í merkir í stuttum at gildistíðin í fiskirættindinum verður rullað víðari fram til formliga at verða galdandi til fyrsta januar tvey túsund og fimmogtretivu eg haldi at tað er skilagott at ein eftirmeting av viðgerðini av veiðuløguni um veiðurættindahavarin verður gjørd og eisini at eftirmeta um tað verður livað upp til øll krøv sum fleiri hava verið inni á so eru tað ásett í alilógini ein skipan sum forestini bæði sambandsflokkurn g javnaðarflokkurin og fólkaflokkurin hava tikið undir við eit sinni og hetta er eisini ein skipan sum landsstýrismaðurin nú sitandi eisini hevur umrøtt í miðlunum at tað kann vera ein skipan mann skal hava í fiskivinnuni og í teiri lógini har eru tað so fyrimunar ogvansar umrøddir við millum annað tíðarvumgtíðavkaðum loyvum og viðvíkjandi tíðarkaðum loyvum verður tað millum annað sagt at tað er ein betri forsiðiliheit og tað er betri fíggingarmøguleikar í alivinnuni meðan hin vegin verður mett um at møguleikan fyri at broyta loyvistreytirnar ella møguliga indriða loyvini at tað kann eisini vera neyðugt vist tað er at tey sum hava fingið rættindini ikki livað upp til tey treytir og hava ikki borið seg rætt at og í alilógini eru hesar presiseringarnar meira neyvar í grein fimm og grein átta frú forkvinna eg skal ikki leingja sonógv um hetta orðaskifti heta er ein grein sum er sum er til viðgerðar ikki tí tað er ein ógvuliga n týðandi grein sum hevur øgiliga stóran týdning fyri fiskivinnuna og tað er orsakað tí at samgongan arbeiðir við einari skipan við veiðuloyvinum og landsýrsmaðurin hevur eisini boðað frá ati at hann vónandi longu innan summarferðina kemur við einum uppskoti ella saman við samgongu kemur við einum uppskoti hvussu hetta her kann skipast í framtíðini so hetta vórðu orðini til hetta málið takk fyri frú forkvinna
ja takk fyri og tann næsti at røða er karlot hergardson
orðatakið sigur ikki grátað yvir spilta mjólk so tað fari eg heldur ikki men eg skal bara sláa fast eg eri viðaldsmaður av uppboðssøluprinsippinum vit høvdu fingið ta bestu skipanina við minst politiskari uppíblandan ein skipan sum regulerar seg sjálv eftir marknaðarkreftum men tað er yvir og farið

hvaðani koma vit hvar eru vit og hvønn veg fara vit tveir teir fyrri spurningarnar kenna vit kanska svarið uppá hvaðani vit koma vit koma frá eina skipan í tvey túsund og nítjan sum innførdi tólv ára rullandi loyvisskipan loyvvir nú vóru longd eitt ár í desembur átjanda desembur í tjúgutjúgu og eitt ár einogtjúgunda desembur í tjúgu einogtjúgu og eru fiskiloyvini galdandi til fyrsta januar í tjúgu fýraogtretivu hvar eru vit í lógini um sjófeingi stendur í paragraff seks stykki trý á hvørjum ári leggur landsstýrismaðurin uppskot fyri ting løgtingið um gildistíð á rættindum sambært stykki eitt og tvey skal leingjast við einum ári tað lá eitt uppskot í tinginum um at gjalda at um at leingja gildistíðina

og tá árni skoli setti landsstýrismanninum dennes holm ein fyrispurning um økið so svaraði dnnes holm nei um ætlanin var at leingja gildu sína uttan hesin spurningur varð viðgjørd til fulnar í samgonguni so nú hevur fólkaflokkurin av síni eintingum ikki landsstýrismaðurin lagt uppskot upp at leingja loyvini ví einum ári so her eru vit nú hvønn veg fara vit ja tað er tein góður spurningur sum sagt omanfyri er spurningurin ikki viðgjørd í samgonguni tað er tað ikki nevnt í samgonguskjalinum og í árskiftinum um frágreiðingina frá landsstýrismanninum um sjófeingið fylti fylti gildistíðin einki serligt ja hvønn veg fara vit hvønn veg kommu vit semjast um at fara kanska hetta orðaskifti í dag kann vísa okkum okkurt um tað

hvat alternativt hava vit til sokallaða rullandi skipanina ja ein hevur hug at skeita eftir skipanini sum eru í alivinnuni er tað ein gongleið at mann hevur fiski og veiðuloyvi í eitt fast áramál ið tekur atlit til fór út siðiligheitina og fíggingarmøguleikarnar hjá fiskivinnuni og gevur gevur vinnuni møguleikar at endurnýggja loyvini eftir ávísum treytum og sær út til at virka væl í alivinnuni so hví ikki í fiskivinnuni

fíggjarvinnan eins og alivinna nei og áfiskivinnan hevur tryggar karmar ja tryggi karmar er eitt nógv brúkt orð og kanska eitt slitið hugtak

tí nú er tað vit í løgtinginum sum bestemma um loyvini vera longd við at trýsta á grøna ella reyða knappin fiskivinnan hevur uppiborið betri karmar betri fór ovsegiligheit enn í lúnina ella humørið á løgtingskvinnum og løgtingsmanninum tann dagin tey trýsta á knappin sum nú er kann vinnan missa síni rættindir alt eftir hvør politiski veruleikin er uttan at hava gjørt nakað skeivt hava bert fylt lógini tað eru ikki tryggir karmar

merkir at vit automatiskt bara skuldi leingja loyvini soeðnum uttan víðari tað er tað sama sum endaligur loyvir vit skulu vit skulu bara tor at siga tað staðfesta ta í lag

og í staðin fyri at brúka tólv ára rulliskipaninaloyvina loyviskipanina automatiskt sum alebi

frú forkvina nú havi eg sitið í løgtinginum í góðar tríggjar mánaðar og um eg minnist rætt so er tað bara eitt einans mál samtykt her sum ikki hevur einmælt samtykttað sundiligan sum hevur eyðtkenda politisku skipanina nógv tey seinastu árini blokkpolitikkurin sær út til at verða settur á pausi í hvussu sær fyri eina stund men eg veit at trøini vaksa ikki inn í himmalin men men vordar erwilie er dey wi sum sagt er spurningurin um gildistíðina ikki viðgjørd í samgonguni og vit samgongulimir bíða eftir at landsstýrismaðurin fer at kalla inn og hesum sambandi havi eg tvær áheitanir til landsstýrismannin í gjøgnum forkvinnuna denesholm tú mát ikki bíða ov leingi at kalla inn og bjóða andstøðuni við eg havi mína vón um at vit kunnu finna eina breiða semju eitt breit breiytt samstarv um vit brúka alulógina so útgangspunkt so síggi eg vit fáa møguleikar fegarnar semju alilógin bleiv í sínari tíð samtykt við tveimum triðingum av løgtinginum takk fyri
ja takk fyri og so er tað viðmerkingar útí salnárni skólið ger so væl
takk fyri frá formuna karl terkarson er inni á hesum her at hann fer allan kringin hvagar hann er komin við frá hvar eru vit og hvar fara vit og so svarar hann í sínum síðsta spurninginum ógvuliga ógvuliga greitt vit vita tað ikki vit vita ikki hvar vit fara vit vita ikki hvønn vit ætla okkum at fara vit vita ikki men vit vóna at tennis holmfrækalla in skjótt og uniolmiuhannesen var uppi á talarstaðnum fyri ein løtu síðan hann hopaði at tað bleiv áðrenn ólavsøku at okkurt var komið so eg haldi at hetta prógvar hesar røðurnar prógva at mann veit ikki hvat mann vil mann veit ikki hvat mann ætlar at uppnáa mann hevur bara kastað alla vinnuna út í eina ótrúgva støðu tí mann ikki vil leingja so eg haldi at vit eiga at leingjast leim
ja takk fyri so er tað røðarin aftur gers væl
oghverja ja ódniskálið hevur parkvíst rætt at vit hava kastað vinnuna út í eina ótykkleika men viss vit minnast aftur í tvey túsund og sjey tá blívur øll loyvini strikað við tíggju ára varningi her í løgtinginum eg haldi at tú tíggju og sjey uttan at nakað bleiv gjørt í nógv nógv nógv ár tað var ein nógv ótykkari støða fyri vinnuna vit hava trots alt ellivu ár enn vit skulu nokk finna eina semju um vit vilja eina semju takk fyri
ja takk fyri og so er tað kar li holm johannesen ger so væljam
eri samdur at vtvt eru vit hava breiðar semjur men tað er av ísempli grund at vit viðgera bara okkara egnu uppskot altso vit hava havt eina stóra fíggjarlóg sum vit sjálv hava gjørt og eg kenni øll uppskotini aftur frá tð eg sa til landsstýrinum akkurát somu uppskot so sjálvandi taka vit un teg við hesum her eg haldi tað er av góðum føroyskum forfrískandi at nú deneshold kemur hevur eina meining sjálvur vegna sína samgongu um okkara fiskivinnupolitikk nú hava vit nakað at disitera um a nú havi eg nakar at vera ósamd um hetta er eisini politikkur g haldi a er fínt tá kemur og setur spurningin skal tað vera tólv ár skal tað vera tíggju ár ella skal tað vera átta ár tað haldi eg er gott atta er gott av landstýrisinunm
ja takk fyri og so er tað røðarin aftur karlot hergarðisson ger so væl
takk fyri og ja takk fyri spurningin kali joholm johanesen ella viðmerkingina eg veit ikki um tað far so nógv til mín at svara denes holm kemur upp her um eina løtu so eg haldi hann noteraði sær spurningin niður á telduna her beint so tú fært hann har takk fyri
ja takk fyri og tann næsti at røða er steffan klein poulsen
politiskt so hava vit havt eina totogan umø sjófeingislógina og tað hevr gingið aftur og fram til høgru og til vinstru og tað hevur verið í rættiliga nógv ár eftir haldi tað er tað er soleiðis við at blíva møssamt fyri løgtingið haldiøll føroyingar siga at at fólkið ikki er líka spent upp á orðaskifti um um sjófeingislógina sum tey vórðu fyri fyri fimm tíggju árum síðani tí at vit hava hett her við at tosa upp í saman um sjófeingislógina men men ikki tað eg má lósamdur og ikki tlat finna ein semju men so so er tað sum tann einaferð blívur til og dagar síðani at eg brúkti hesa her myndina her altso vit hava tosað um tryggar karmar til

og so vit siga at karmarnir vóru ein bilur og og landsstýrið og løgtingið vóru hjá førurin so hava vit so skyngtl okkum fram til vinstru og høgru og og aktørarnir ella fiskivinnan sum onkursvegna skal virka innanferð ats karmarnir hugsavnaðust í hesum bilinum hevur hevur verið nokk so ringa bilverki eg vænti eg øumframt tann politiska sum sum vit helst skulu royna at fáa at vera so stabil sum møguligt finna ein skilagóð loysn so eru tað nógvir aðrir faktorar sum árni skoli eisini vísti á og tí hevði tað sjálvandi verð upp á pláss at tann politiski faktorurin um ikki annað bleiv eitt sindur meira stabilur men tað tað gongur kanska spakuliga rættan vegin

landsstýrismaðurin úthalað seg um at hann ikki vil leingja loyvini við detta frá loyvini ella loyvini fara so frá tólv árum niður í ellivu ár og er tað kollveltandi er tað ein krisa er tað ja hvat skal mann leggja í tað tað er tað að tað er kanska ikki so kollveltandi at byrja við men vinnan og marknaðurin annars reogerar øgiliga skjótt og vil kenna fortreytirnar so langt fram í tíðina sum møguligt av teimum faktorunm sum mann einaferð kann kenna fram í tíðina og tað tað vita vit eitt nú frá fíggjamarknaðinum nú tá rentan fer upp og áðrenn rentan fer upp bara tá kemur eitt signal um at tjóðbankin ferðakomarnr upp ella møguligafíkkvar upp so so slær tað út í allan marknaðin allur fíggjarmarknaðurn hevur reogerað langt áðrenn tjóðbankin hevur hækkað rentuna øh ogtí tí er eitt øgiliga altso ter eitt signal allíkavæl sum han sendir út um ant siga men tað eri statvekk ellivig ár eftir og tað gongur hóas tð altíð móti null árunum sum hn ikki kemur við onkrum alternativ og tað er so mín spurningur til landsstýrismannin og samgonguna hvat hvat er alternativi tí vit hava einki ítøkiligt uppskot á borðinum øuttan tað sum vit hava ella millum annað uttan fyrá tað sum vit millum annað hoyrt her inni um at møguliga okkurt kemur á ólavsøku og tá vit koma til ólavsøku hvat so altso er eger samgongan iv høvur r samd um eitt alternativ og har vísti karlát hergarsson at hesin spurningurin setiki er viðgjørdur enn í samgonguni og tí haldi eg ta ræðiliga óheppið at landsstýrismaðurin sendir eitt so mikið sterkt signal um at ja við at siga hatað ikki fer at leingja loyvini og og afturat tí kemur nøkrum leysum orðum um at jamen alivinnan hevur eina skipan við við loyvum fyri itt fast áramál og og so framvegis men tav r øgiliga leyst er tað tað man kemur við ella er tað okkurt heilt annað hvat blívur mann samdur við og visu vit skuldu tosa um tryggleika so haldi g heta her er ótryggleiki sum vil nakað at mann bara sendir eitt sorsignal út og so einki meir tað sum vit annars vita er at mann arbeiðir við at hækka tilfeingisgjøldini og tøkugjøldini tá tað kemur til alivinnuna og og tað er heldur ikki endiliga nakað sum ger ígu hugin so so góðan í í hesum vinnunum øh men tað er meir ella minni tað einasta sum landsverð hevur spælt út við soleiðs reint ítøkiliga og arbeiðir onkrum uppskotum har og við øllum hesum í betrækningi so halda vit at óheppi at mann ikki leingir loyvini fyrr enn mann hevur eitt ordilit alternativ og tí haldi eg at at at tað rætta er er at vit vit leingja tað inntil mann kennir eilt alternativ inntil mann hevur okkurt ítøkiligt sum vit kunnu taka støðu til inntil ta av tíð so so eigur hendan rullandi skipan at rulla víðari frú forkvinna takk fyri
ja takk fyri og árni skoli hevur ein viðmerking ger so væl
takki steffan klein polsen fyri røðuna og eg eri púra samd við honum í at signalið ella signalini sum vit hoyra um okkara høvuðsvinnu bera á tað borðið ella gera tað at líkasum milliøir rundanum henda sektorin blívur meir óvist og ótrygt eg eg vóni at tað er eg vóni at tað er tí at samgongan ikki hevur fingið síni bein ella funnið síni bein og veit akkurát hvønn veg hon skal ganga og at at hetta kemur upp á pláss men men hvat hvat kann eventuell skaði vera av at vit nú leingja loyvi aftur til fyrsta januar í tvey túsund og fimmogtretivu hevur stefan klein polsen eitboð up á tað
ja takk fyri og so ær tað steffan klein poulsen gers væl
frú forkvina vit gera ongan skaðavinnuna við at leingja tey rulla loyvini ein ár afturat sum mann legði upp til øh tað vildi bara skapt meir tryggleika øog inntil mann hevði nakað alternativ at fyrihaldast til tí at nú hevur mann faktiskt einki alternati at frihalda seg til uttan tað at mann veit at loyvini minka nú í einum ári og tí haldi eg tað rætta er at mann leingi tað sum fólkaflokkurin eisini hevur lagt uppskot fram um tað tað taki eg undir við og ja elliv í ár er hóast alt heili ellivu ár eftir enn og og so at síggja hvat landsstýrið kemur við men eg haldi tað vendir eitt sindur øvugt eg haldi tað vend eitt sindur øvut at mann sendir hetta signalið út ogog og ikki við leingja loyvini og so siga okkurt at koma seinni tað tað burdi verið uppskotið fyrst og so sigur mann nú útfasa vit hina skipanina út sum vit vilja sleppa frá vistu vit haman ynski at sleppa frá í hesari samgonguni
ja takk fyri og tann næsti at røða er beinur johannesenger so væl
takk fyri frú forkvina ja tað hevur verið sum fleiri av undanfarnu røðarunum hava verið inni á so hevur tað týdning at vit hava støðugakarmar fyri okkara høsuni soleiðisær at vinnan veit hvat hon hevur at arbeiða við tí at tey sum virka í vinnuni tey hava fleiri ókendar faktorar at arbeið við hvønn dag ein er tann at sjóvðandi tað náttúruliga tað at viðvíkjandi fiskiskapinum er tað góðir fiskiskring fiskiskapir og so framvegis tað kann hava tað tað spælir jú sjálvandi øgiliga nógv inn hjá teimum og so hava tey eisini tey tól ið tey brúka til at troyta hetta tilfeingið eisini dýrvinnutól ið taka langa tíð hjá nógvum at forrenta og eisini er tað eisini nógv viðlíkahalds krevst av hesum vinnutólinum so tað tekur so tað krevur nógva orku og so er tað eisini nógvir ókendir faktorar í her tískil so er tað øgiliga týdningarmikið at vit hava støðarkarmar til okkara v høsuni og mann kann siga tað at síðstu árini so kann mann gott siga at tað sum hevur verið tann størsti ótrygg leikin við øllaru vinnu tað er tann politiski staponiteturin yvir hvat mann ætlar og hvat mann vil hvat mann vil hvat fer treytir hendan vinnan skal virka undir og tað er øgiliga óheppið og tað vísir seg aftur nú tí at koyriferi tðer verir eitt stjótnarskifti so kunnu kanska partavinnuni spyrja seg sjálvan ella øll vinnan hvat kemur nú at henda hvat hvat verður nú broytt um mann ikki hevur nakað nakað at halda seg til yvir á longri tíðarskeið tað er øgiliga óheppið tískil hava vit tørv á t eisini vit politiskt hava støðugteitt eitt mál fyri allar vinna sum mann er alla tíðina helt seg fastum so so eist tað ikki vara broytingar køyri føra eitt stjótnarskifti her vit hava so lagt heftir uppskot fram um at leingja loyvini við einum ári og tað er partvíst tí at vit høvdu hetta uppskotið tað lá í tinginum tá ið tingið fór til hús til val og eisini tí at mann nú r verður meldað út at mann ikki ætlar at leingja loyvini og mann hevur heldur ikki nakar ætlan um hvussu mann skal gera tað tískil halda vit tað sum er rættasta er tað at mann leingi loyvií einum ári og tað aver samgongulimur her uppi og sagt nú at mann hevur onga konkreta ætlan yvir hvat mann ætlar og tað er nakað sum mann skal viðgera og um mann veita helgur sordiliga nær mann kemur til eina niðurstøðu og tískil so er tað øgiliga óheppið at mann ikki veit ta tískil vil eg heita á at vit taka ov leingja lonini eitt ár og nú var karlot hergarsson inni á hvat hendi í tvey túsund og sjey og tá hevði mann so tíggju ár til at finna eia loysn og nú nú sigur hann so mann hevur ellivuár vónað ikki ya brúka øllum ellivu árini men tá hevði mann tíggju ár um mann fann ikki eina loysn nú haldi g ikki tð var ein góð loysn men fyri ein beint undan dellain tað var tað er heldikki virðiligt fyri tey sum virkað ið hesum vinnuni at mann bíðar so leingi við tí og eg haldi so hvørfalt tað at so leingi mann ikki veit hvat fyri ætlanan hevur og nær man ætlar at seta hesa ætlanin í gongd so skal mann leingja tað hetta loyvini eitt ár sum hetta upskotið leggur upp til og sum eisini karloth hergarson so gott segði so eisini at kalla andstøðunin vita um mann kann finna ein breiða semju yvir hvat fyri loyvini hvussu tey kunnu virka tað er eisini týdning haldi eg fyri ja fyri tað sum er mest óstøðugt kann mann siga tað er tað politiska í l í øllum hesin her beint so eg vil heita á løgtingi á at mann samtykkir hetta uppskotið her hvørsfalt so leingi sum hann arbeiða við broytingunum so tekk mann tað harfram takk fyri
ja takk fyri og tann næsti er at røða er dennis holm landsstýrismaður í fiskivinnumálum kertan
ja til viðgerðar er hett uppskotið um broyting í í sjófeingislóguni leingi hann av gildistíðinduna av á rættindum og visu oku fara eit sidur aftur í tí so síðan lógin um vinnulgan fiskiskap komu í gildi í fýraoghálvfems so hava reglurnar um gildistíð hjá veiðiloyvinum og rættindum til fiskjidagar og til egnar kvotur verið rættiliga ymiskar og verðið skiftandi okur hava havt tíðarskeiðið har sum tað havi verið áramál á veiðlegum okur hava eisini havt tíðarskeið har umtað hevur tikið heilt burtur tá fistiskipanin varð ett í verk í nítjan hudrað seksoghálvfems tá varð ásett at rættindi rættirin til fiskidagar og egnar kvotur varð givin fyri fimm ár men árið eftir varð tað so broytt sjeyoghálvfems til tíggjuár og í áttaoghálvfems komu so hesi her rullandi loyvini sum sum okur hava umrudtðso nógv tey seinastu tíggju árun í øllum førum og so í tvey túsund og sjey verður hendan her ullandi skipanin sett í gildi og tað søguna kenna okur í øll tað politiska tann politisku egvei kum her kallað fyri ruðuleikin sum var tá og og tankin var onkursvegna at mann skuldi fáa gjørt eina broyting sum skuldi koma í gildi í tvey túsund og átjan tí at lógin var í uppsøgd við tíggjuára gildi og tá var jú eisini beinleiðis staðfest at einki veiðilívi hevur gildi longri enn til fyrsta januar tey tund og átjan og at loyvistíðarskeið aftan á tað skuldi vera fimm ár so okur hava havt ymisk áramál inni men tær ásetingarnar sum hann tosaði um skuldu vera galdandi fyrsta januar tey túund og átjan tet komu eg ongantíð ella fingu ongantíð naran týdning sum beinur johannesen var ini á so varð ein lóg samtykt stuttorðskifti í tvey túsund og átjan sum avloysti lógin u vinnuligan fiskiskap tann lógin sum var um fyrisiting av sjálfeingi og tann lógin var eitt heilt annað slag av lógu enn tað sum ug høvdu havt árum og tað kenna tay flestu sum eru her inni eisini tað var ein lóg sumein táttur í lógini var at at mann bjóðaði ein part av tilfeingini út á almennu uppboðssølu og og tá fekk mann so eisini gildistíðarrættindunum sum vórðu rættir ymisk sumt var eitt fisgjár sum fær trý fisgjár sum fór átta fiskugjár og tey rættindi sum ikki vórðu boðin út á uppsølu tey vórðu hava gildis síni átta ár tann lógin varð so aftur broytt í tvey túsn og nítjan við lógini um sjófeingi og varð gildistíðina á veiðiløgunum tá broyttini tólv ár og í lógini er ásett at landsstýrismaðurin kann á hvørjum ár leggja upskoti fyri løgtingið um at gildistíðin á rættindnum kann leingjast í einum ár og og vendu okur so tá aftur til eitt slag av av einum rullandi útlandi loyvi frú forkvinna eg haldi at at øll í hesum høga løgtingi eru samd um at vinnan skal hava tryggar karmar skal hava støðugviðurskifti at virka undir og at vinnan skal vita hvat er væntí komandi árini bæði orsakað av spurninginum um forsiðiligheit fyri framtíðar virksemi og orsaka í mun til fíggingarmøguleikar tað er ikki ókent at eg eri grundleggjandi haldi at rullandi loyvi er ein skeiv skipan eg haldi ikki tað skal vera ein autematikkur í skipanini har sum okur bara rulla tøkur loyvir framman fyri ykum uttan at fyrihalda okkum til hvat eg fyri skipan nøkur hava ið eg helli sjálvur til eina skipan sum alivinnan hevur har loyvini er í ett fasta áramál og tá áramálið við at ganga út so verður ein viðgerð í tráð við krøvini í lógini og hevur mann livað upp til at ásettu krøvini so kunnu loyvini endurnýggjast ti soleiðis nar alilogin fungerar hetta er ein kend skipan sum alilógin hevr virkað undir og sum lg alivinnan hevur vaksið undir øll hesi árini og ikki minst so ger alivinnan undir hesari skipanini hvørt ár íløgur fyri í hundrað miljónum tá allógin varð løgd fyri tingi í tvey túund og átta so var tað við jóhandal sum landsstýrismanni og í samgonguni sótu sambandsflokri fókaflokkurum g javnaðarflokkurin og vistimann lesur í viðmerkingum til lógina so er tað eisini eitt kjak tá um um loyvistíðina um longdina á loyvinum har mann diskuterar um loyvini skulu vera tíðarvmarkaðir ella sum tað skalt vera óendaliga meir elna minni men í viðgerðini so verður mann verður mann kemur ásamd um at at tað er ikki rætt hava eina eina óendaliga gildistíð at tað r rætt at hava eina gildistíð sum ikki er longri enn tólv ár og at mann so gevur landsstýrismanninm heimild til at endurnýggja loyvini eftir tálv ár og í viðmerkingunum til uppskotið verðurmillum annað nevnt at við tólv ára fystum loyvum hevur hevur mann tikið atlit til áðurmálinði í forelsiðiliheit og fíggingarmøguleikum hjá vinnuni sum mann hevur longu havt hesa diskussiónina eina ferði nar um áramálið og fyrst loyvur og eg haldi at tann diskussiónin er relevant at taka aftur og sum kali oholm johannesen var inni á so haldi eg at eisini hetta ert gott høvi til at taka skipan upp til viðgerðar eg kann at nevna endað nevna sum eisini heveri inni á at í ráðnum eru fyrireikingar farin í gongd á hasum málunum soleiðis at tað kann fara í eina politiska viðgerð seinni ím summar og og hvør veit um tan politiska viðgerðin ikki verða ein breiðr politisk viðgerð nakar viðmerkingum sum hava verið frá røðarum sum hava verið uppi millum annað beinir johannesen nevndi hetta her við at at tað krevur nógva orku at vinnuni og av tí má mann hava tryggar karmar tað eri eg samdur í man eiga tryggar karmar tað krevur nógva orku í fíggjarliga at vera í øllum vinnum í føroyum ikki bara vera í fiskivinnuni og tað er galdandi fyri allar vinnur í føroyum at mann hevur at mann hevur tørv á at gera íløgur alla tíðina og og uttan at hava uttan at hava eina rullandi skipan við við við tólvárloyvim framan fyri
ja takk fyri og tað er ein viðmerking útsalinum kaili oholm johanesen ger so væl
tá mann segði loyvini upp tá íð tvey túsund og sjey so tosar mann øgiliga oftani um at vit skuldu líkasum kollvelta skipaninat vit skuldu koma til eina nýggja skipan eg helt ikki tá tað var kjakið tá tað var at fáa endiliga staðfest ognarrættin tað bleiv so øgiliga diskuterað um hvør átti ríkidømi runt føroyar og tað var tí mann segði tað upp tað var slept ikkt til at endavenda nakrari vinnu tað var fyri at staðfesta ognarrættin um ríkidømið í havinum tí at tað bleiv alla tíðina soddur ivi um tað tað fyri at fáa tað prinsippið staðfest
ta takk fyri og so er tað landsstýrismaðurin ger so væl

tá heta var ein diskussión um ognarskapin í ríkistømin íhavinum og ein partur av avbjóðingini í allar teir teir tilgongdini sum var frá tí mann begynti við teimum ullandi loyvinum fram til tvey túsund og sjey o hon snýr seg nettupp um hetta við at rullandi loyvir hvat slag av skipan er dað og at mann ikki velur at steðga á og viðgera tay loyviskipan sum mann hevur vist man hyggur eftir alilógini so stendura jú heilt greitt at tað er eitt gott høvi at hava eitt avmarkað áramál soleiðis at mann fekk viðgjørt tey loyvini sum man nú einaferð útskrivað er tað rætt at fara e er skipanin rætt er er mátin tað varantera upp á rættir og eru tær treytirnar sum mann hugsaði sær í í leivgávuni er tær eru tær góðar nokk takk fyri jatakk fyri og tað er ein viðmerking afturat erhard joensen ger sovæl
takk fyri frú forkvina øtalanin var ikki so øgiliga greiður tá ið hanntá ið hann møgulivís verður andstøðan kallað inn tá ið hesi her tingini skulu viðgerast tá ið tey einaferð klára at viðgera so eg fari at spyrja lansstýrismannin ígjøgnum forkvinnuna verður andstøðan kallað inn tá hesi her tingini verða viðgjørd er tað tað sum ætlanin er takk fyri
ja so er tað landsstýrismaður aftur dansolb gerso væl
ja takk fyri spurningin er har joensen eg haldi eg hekk bara at konstatera ein ting og eg haldi at tey at tey sum kenna meg í politisku skipanini tey vita tað at eg eri ein av tilhengarum til at mann arbeiðir í breiðum semjum og sjálvandi verður verður andstøðan kallað inn til at at diskutera eftir uppskotið áðrenn tær verður borin enn eg tingi í heyst so tað verður tað vera tað
ja takk fyri og tí ikki fleiri viðmerkingar men tann næsti røðarin verður so júkku vesturkoyrd ger so væl
takk fyri frú forkvinna eisini í hesum málanum veit samgongan ikki hvat hon vil og tí eigur mann ikki at melda nakað út at nú broytiku eina skipan áðrenn mann veit hvat er man skipan mann skal broyta tað til og tað haldi eg er faktiskt líkist ongum tá ið taðe við høvuðsvinnuna at gera at mann meldar út ati okur leingi ikki loyvi men okur vitai ordiliga hvat ok so skuldu havnú var landsstýrismaðurin í einum søguliðin afturhvárveg um loyvir og tey sum kenna eitt sindur til søguna um loyvini tá ið tað bleiv bleivv uppsøgd so visti tjóðveldi heldur ongantíð hvat teir vildi ikki anisi fyrri hvat teir vildi tá ið teir snúði seg um fiskivinnuna og tí settu teir ein arbeiðsbólk ella tegð ein arbeiðsbólk tá til at fortelja teimum hvat hvat tey skuldu halda um fiskivinnuna og fyria forkvinna skilur bar har eftir hurli var seg av tí aðru ferð men so fingu okur eina trygga loyviskipan og so kann mann diskutera um tíggju ár ella átta ár ella tólv ár ella tjúgu ár ella rætta men so fingu okur eina trygga loyviskipan sum gav vinnunimøguleikar at endurnýggja seg og vinnan fór í gongd við at endurnýggja seg og tað haldi eg er gott og okur síggja sjónføri søgn og mann kontraktaði skip nógv av teimum eru komin og fleiri eru á veg nú var galið aftur tey sum høvdu gjørt avtalur um skip teir hoyra frá teimum sum fíggjaskipini hó hó nú er skipanini nú verður skipanin hjá tykur broytt so tað er ikki allastaðni í vinnuni mann kann betala eitt skipa aftur uppá ei stutt tíðarskeið tað er slett ikki og tí er tólv ár í fiskivinnuni tað er ikki eitt stuttella eitt langt tíðarskeið kann uppá hvar tú er í fiskivinnuni og hjá fleiri av teimum sum nú kontrakta nýggj skip eg fimtan ár tjúgu ár tjúgu ár tað sum mann tosar um at forrenta skipini aftur tað síggi okur eisini okra flota nú skal mann leggja upp aftur meira tilfeingisgjald á barrenshavsflotan hygg eftir barrensavsflotanum hvussu hevur verið og endurnýggjan hvussu langa tíð tá i skipini hava skulað afturgjaldstíð tey skulu hava fyri at forrenta ta vinntólini mann tosar um aluvinnuna alivinnan fiskivinnan er hvør sín vinna aluvinnan hevur eitt nógv styttri tíðarskeið frá tí eittlaksyngul verið klakt til tú tekur laksin otað er eit øgiliga stutt tíðarskeið og tað er nókk bíligari at koma kan mann siga gottin er nógv leðri fggjafíggjarmessið at koma inn í alivinnuni so kann mannslekki samanbera fiskivinnun alivinnuni okur sóu tá ið ið loyvini er bliva uppsókn ar fara í gildi í tvey túsund og átjan at meir enna nerkariso tvey túsund og átjan ella alt tað tíðarskeiðið tað bleiv eingin ongar íløgur ongar íløgur gjørdur tað tlí mann visti ikki hvat hvat hendi nú og ikki ferðin ikki fyrr enn nøkur fingu tað rætta loyvistíðarskeiðið inn so bar til at fíggja aftur so veit man ókey hetta er tað tíðar perspektivið eg kann arbeiða innanfyri vis mann vil broyta ymiskar forsetningar í fiskivinnu so kann mann tað í ein ávísan mun hin vegin visti tú hevur eina palett á einum fiskivinnu har ið loyvini ganga út eitt gongur í ár og eitt annað gongur um tólv ár skalt tú so seta nøkrum treytir sum har loyvi gongur út um tvey ár sum ikki eru galdandi fyri teir sum hevði hava loyvi galdandi í tíggju ár ella tólv ár tað varðr ein vakstur av tí har ver so eg fari at mæla til at mann leingir loyvini víð einum ári afturat til mann finnur útav og viðger í samgongnu hvat eg mann vil og vel nakað skil í so kemur mann til ta somu niðurstøðuna at mann eigur at hava eitt fast áramál sum verður longt eina ferð um árið um tað er tíggju ár ella tólv ár ella fimtan átta tað er ikki tað er ikki so øgiliga avgerandi valsigna beriligur leggja eftir her í eina fasta laði so okur vita hvat okur hava at arbeiða við og latið vera við at melda út javnan ikki bara í fiskivinnuni ottan mann manmann veit hvat eg mann vil sum mann ikki ger órógvar meira enn gott er takk fyri frú forkvina
ja takk fyri og tí viðmerkingarráðsælin jørgen niclasen kirkjuna
frú forkvinna eg má siga at at eb undri fólk í fiskivinnuni sum torir at gera íløgur altso ongar íløgur blivið gjørdar í tíggju ár upp á grund av politiska ómegd tí eingin anakað var uppkavað niður nú eru so íløgur gjørdar og so kemur vinstravongurin til aftur okurdu hjálti mær tað fyrsta teir mæla siga tað verður absolutt ikki longt so tað verður tólv ár sum tú veitst hettahetta nýggja skipið hevur og mikrofonin er ikki sløkt so verður hon tendrað aftur beinanvegin tilfeingisgjøldini skulu ja fyri fyri hesum nýggju skipini til himmals altso eiga vit ikki at tryggja eitt áramál fyri loyvini og eisini eitt fast áramál fyri hvat gjaldið skal vera altso hetta er hóast aitt veldig vinnutól sum skuldu fíggjast yvir ein rakstur mann ánar ikki í dag hvat vinstramongurin finnur upp á í morgin
takk fyri og so er tað røðarin aftur jacobvestegaard ger so væl akk fyri
frú forkvina nei púra samdur man anarykki og høvuðstrupulleikin er at tey sum ikki siga at tað skal leingjast tey anað heldur ikki altso høvdu tey havt eina peiling av hvat tað var tey ætlaðu so kuldi mann fyri hildið seg til tað men tað veit mann ikki og tí er tað mest órógvandi fyri vinna at hevur eina stjørn sum sigur hatta gera okur ikki men okur vita ikki hvat okur so gera tá er alt í leysari luft og tað er ikki virðiligt at viðgera einam høvuðsvinnu upp á tann mátan fínasta slag varð sum hevur hein ætlan hetta er tað sum er galdandi í dag okur arbeiða við nøkrum nýggjum og so tá okur fyrileggja tær r tá ið tað er klárt hetta her við at melda út í eysturvest jamen okur vita ikki men tað sum eg er ikki gott u okur vita ikki hvat okur so ætlar tað má mann ikki tá mann hevur við ein høvuðsvinnju at gera takk fyri frú forkvina
takk fyri og tann næsta viðmerkið er bárður á lækini gerso væl
fyri frú forkvinna eg fari bara at takka jacopi vesturgaard fyri nøkur góð borgarlig orð og bara eg hugsaði um hetta her sumlandsstýrismaðurin denesholm legði út við at tosa um at tað er umráðandi at vinnan hevur mamhevur eina oforútsiðiligheit og og so víðari um nakrar tryggar karmar men tað er júst tað mótsatta sum tey nú gera øhog akkurát tá mann hevur fingið eina skipan sum sær út til at fungera sum har ið vinnan torir at gera nakrar stórar íløgur í í vinnutól ja so fær mann í holtvið hetta her og tað er kanska ikki púra óvantað tá ið mann hoyrir retorikkin og sum sum luktar langt vekk av ja av ótryggleika og misteingilig gerð men eg haldi hetta er heilt ótrúliga harmiligt og eg vóni so innarliga at hetta
ja takk fyri og so er tað røðarin jakkan vesturgárd ger so væl ja takk
fyri frú forkvina tað er gott fyri vinnuna vissi vinnan hevur koyrt siðligar o tryggar karmar tí er tað øgilia umráðandi at mann fær samtykti hetta uppskotið hitt sum bára lakini inni á tað er handi her er vintaliga trongdin um tá ið tað gongur gott hjá eini vinna at kunna blanda seg uppí og tað er høvuðsargumentið hjá landsstýrismanninum at mann skal kunna blanda seg uppí alla tíðina a vissi vinnan ikki ger tað gott nokk og tað sær mann tað speglar øgiliga nógv aftur hjá vinstravegnum so flokkum at teir skulu inn at pylka við serliga har sum tað gongur øgiliga gott føroyska fiskivinnan er øgiliga fjølbroytt tað eru ikki øll sum klára í heila takið at for renta sínum skip og so sletti ikki innan fyri tólv ár og tí tí kann mann ikki bara byggir alla fiskivinnuna út frá at tað gongur gott í uppsjóvarvinnuni í dag so latið finna fáa frið at arbeiða hendan her trongdin til at blanda seg uppý sum landsstýrismaðurin útryrkir tí tað skal mann kunna gera við jøvnum millumbilum lat vinnuna sjálva koyra løpur tað dugir vinna best til takk fyri

húgt leingi so nógv um eft orðaskifti men eg haldi tað eri tað er øgiliga undarlitt at sand lurta eftr hesum orðaskiftini her tí at tað vísist sum ati tá tað kemur eftir fiskivinnu tá hava øll eina meining øll kenna ti fiskivinnu og øll skulu havna meining um eina og øllkl ara teilsurana solestað vera í útlárini hyggu mær eftir alivinnuni hon hevur fingið frið til at liva sítt lív og fungera og optimera og gera ting effektiv og vaksa stóran sterkan uttan at okur herfrá sula vara tey sum siga teimum hvussuter sla gera eg haldi tað at tað er øgiliga viktigt at okur yr fiskivinnuna koma burturfrá hesum her at at tað eru her høga ting sum skal vera teir sum skulja siga fiskivinnuni hvussu tæeir kla fungera og hvussu tr slaa skipast eg haldi tað erupp á tíðin at okur koma har til at okur lata vinnuna sjálva tillaga seg soleiðis at hon fiskar við teimum tólum sum best vilja fiska við fiskar upp á tann mátan sum best er at fiska uppá og letu teir sleppa at fungera við sínum skipum soleiðis at teir fáa so sverast burturúr tað er málið eg haldi tað at athettahvar loyvistí okur skuldu ongantíð í tvey túsund og nítjan havt longt har har lógarheimildina sum sum sum undanfarna samgonga hevði í lógini at mann á hvørjum ári skuldi í løgtingi viðat leingja tað eitt ár tí tað var altso tann samgongan sasat frá tay fimtan líkjans sum gjørdi tað lógina okur broyttu ikki at komma í hesum her at mann skal rulla tað eitt ár og tt tað var ullandi frá trætsn ug átjan tað burdi ogravt broytt okur burdu gjørt akkurát somu skipan ella h eina skipan sum er øgiliga lík teirra hjá alivinnuni har mann sigur tað at mann hevur eitt hólv ár á loyvi tað er tað atð vera fyri at halda teg til og so og so hevur tað tíðarskeið har tú fer inn og samráðistr um hvussu forholdirnir skula vera eventuelt tey næstu tólv árini vist ú skat fot leigja tað tólv ár um tað slepa gast tilleiðingar og so víðari tað er tað tú ger við alivinuna oghygg eftir alivinnuni hon fonger tað fantastiskt eitt annað ting sum eg haldi eisini okur eiga ati tá ið mann tosar um fiskivinnu nú sendi eat iki hesum uppskotum hev enki kia t her uppskuli at gerast so men tað er efta her við at endurskoða nøkur ting tá tá tá nøkur ár er farin um tað eru góðnøkum et ikki og eg haldi sjálvur tað at eitt ting sum okur eiga í hesum her høga tingi at fara á endurskoða tað er fiskidagaskipanhevur hon livað upp til tað sum okur ynskjast skuldu liva upp til hevur hon givið okra vinnu tað sum hon burdi havt skipað okra vinnu hav okur eina vinnu sum norðrentapul í fiskaskipanini í dag nei tað hav okur ikki tey vita halda g tey allarflestu at øll astórsa øll tey skipini sum koyra upp á fiskidagasanina loysnina fáa sosialhjálp í gásahegni við tá at tey fáa stuðul av ymsum slag í form av makreli ella øðrum fiskasligum sum gera tað at tey kunnu umsetast til onnur reyðaríir fyri at fáa tainnu pengar kassan sum te kuna at fáa in betri rakstur í mínum høvdi ertað altso ikki soleiðis meira at í var vinnuni tað trúgvi eg tey allarflestu sum eru í einum normalari vinnu vita at tú skal kunna klára at forrenta tín tí kaptalapparat upp á ein máta sum er skynsamur fornuftiør við tí sum tú hevur at at arbeiða við tí haldi eg eisini tað at okur eiga at fara inn at hyggja eftir um fiskitigaskipanin og tann mátin sum hon verður gjørd uppá ikki eigur at blíva kanst um hugsað at verða gjørdast hedarn annleiðslin er í dag tað eru øgiliga fá lond faktisktsum hava eina fsitskipan tað allarflestu hava kvotur og aðtað tað tað fungera væl ísland fungerar øgiliga væl norðra fungerar eisini væl mann sigur at eas hevur nógv útblag g ivist í hvussu nógv útlaggi er men eg trúgvi tað at tað kann regulerast sjálvt í ani blandifiskaríi hvussu mann hontera tað við við tí veiðuni tað haldi eg mann saktans skal finna útav tí vil eg mæla til at teimam fer at endurskoða fiskivinnuna og gera nøkur ting lat okkum hyggja etir alivinnuni lat okum hygja eftir tær skipan sum har er í samband við gildistíð ger eina skilagóða skipan sum ok kunu semjast um politiskt øll hvussu okur gera tað og tað sama við við skipanin sum elir fyrsta skipanin lat ok hygga eftir um hon er tað rætta ella um at evintí el skal gera nakrar broytingar í henni sum gera tað at mann fer meira burturúr okara tilfeingi og okra vinnutólitakk fyri
takk fyri so er árniskál eina viðmerking ger so væl
formaður takk fyri jóhann dahl er er inni á hoyrist ikki er inni á hesum at vit eiga at fara yvir til eina skipan sum nýtist æluvegnini bara ein spurning er tað nakrantíð ein ælari sum ivast í um hann fær loyvi for longt aftur aftan á at tey tólv árini eru farin veit jóhandal um nakað dømi um at tað hevur verið ivamál um at eitt loyvi verður for longt aftur aftaná tólv ár tá ið tað er útgingið takk fyri
takk fyri so er tað jóhan dahl ger so væl
maður nei altso meg vitandi er hevu tað ikkiver ein spurningur um tað tað ver ein spurningur um tað at tú hevur havt ein møguleika fyri tá ið tú hevur tólv ára loyvir at endurskoða nøkur ting latist siga tað er eitt problem við eni fyri ella tað eru ting sum umhvørismessia kunna kanska hava eina ávirkan sum ger tað loyvi skal seta saman up á annan máta ella at tað skuldu aðrar treytir loyvi men hevur tú rúkt títt loyvi á á skilagóðan hátt og ikki forbrotit ímótilandsins lógum so er tað ikki nakað í í í alulógini meg veit sum ger tað at tú ikki fær loyvir longt aftur og tað hald eg skal vera sama galdandi fyri fiskivinuna tað at eg fer at tólváraloyvipo tí ikki tað at teg missiret tólvára loyvi tá ell tálvára er farin tað var tía væl tað at tú skalt inn tá eú kanska ellivu ár er farin at reðforhandla tað loyvi og evinti elsk kanna etað nakað om skal broytast seg er tað nær sul u gerast betri ella nærð skal tillagast og so endurskoðaman op endani hjá tær loyvi tað er væl tað tað snýr seg um
takk fyri sover tað karlot hergarson ger so væl
takk fyri harra formaður ja meviðvíkjandi alulóguni og hvussu væl hon virkar har eg eru o eg og jóandal á bylgjulongur har beint hon virkar væl hví ikki spegla hann yvir í fiskivinnuna ella hvussu sær ta partanan man kan brúka aá henni og mær dámdi væl at jóandal koma eisini inn á hatta herat at at hyggja eftir allari fisutaga skipanum sum er eg nevndi hatta nemliga íí orðaskiftunum umtá ið frágreiningum um sjónfelgið var at at mann sær hvussu illa tað stendur til í botnfiskaflotanm í føroyum koyrivið eina fiskidegr og skipan er hetta nøkur varan loysn altso vit niðurfiska allar somlu tíðirnar sáa at at øgiliga gott at hoyra at at summir í avnstøðuni eru hvussu nakað har sum vit eru takk fyri
ja takk fyri so erl jóan daalger so væl
ja takk ja eg haldi t tað er umráðandi at kur at okur taka egnar marm eisini og finna út av altso um tað sum mann hevur sett í verk veruliga er so fantastiskt sum okur hildu tað vara tá tað bleiv sett í verk eg haldi ikki sjálvur tað at okur kundu reypa av hasar skipanini veruliga ikki tí eg haldi at men hyggu eftir øllum skipabólkum altso parsollarum lýniskipum og tá man svaraðí bátinum og so víðari sovíðari tað eru nakrar heilt fáir heilt fáir sum klára at hava hampiligur sitatir av landgrunnum øgiliga fáir tryggr vist nakar vist tú ikkipan hevði havt fjarleiðirnar til lýniskipini og ta møguleikar sum er nú so evur að tey eisini koyrt ppá pumpurnar tað eg iviskt slettiki í so at eg haldi tað at okur eiga t virkuliga at fara inn og hyggja eftir hvussu fáa okur hetta her at virka upp á ein fíggjarligan og eisini ungrimsligan skilagóðan máta so eisr at okra nei fiskasovnar kunna mennast aftur
takk fyri so er tað annika olsen ger so væl ja takk fyri
fyri harra formaður eg haldi at johandal var inni á nøkrum øgiliga áhugaverdumtættum hann er jú sjálvur faðir at lilógini og kennir eisini treytirnar sum blivu lagdar í lóggávuna tá og eisini ta kjakið sum var rundan um tey tálvara loyvini sum eru í alivinnuni og hetta her við at hava eina tíðaravmarking á at mann hevur hondí hanka og kann revordera og hyggja eftir eru nú alt í lagi sum tað er her ella skal mann broyta tað ella skulu tey flytastlongur út á fjørunti ella hvann mún nú kann hugsa sær eg haldi at tað er ein ein vegur at fara um tað so enda við tí mann ger tað í fiskivinn akkurát sum tað er í alivinnu tað tað dugir ikki at siga enn tá má kanska landsstýrismaðurin stýra tað kjakið men kanska er sambandsflokkurin við í einari semju tá ið eg avtáturnar sos sum eg hoyri johandal tosa
takk fyri sovor tað jóhandahl ger so vælja takk fyra v
formaður altso tað sum eg haldi er øgiliga vitalt í í okra fólkaræði tað er tað at okur kunna á hesum høga tingini semjast sum nøkur stór ting okur hava ein stóvrðan trupulleika á nógvum økjum at okur kunn ikki finna tær breiðir semjurnar um at gera tað at mann alli tíðina tá ið in nýggj samgonga kemur so broytir hon og tá hin kemur aftrata so broytir hon og so víðari sovíðari tað eru nøkur púra esentiell vital ting í hesum her samfelagnum sum okur noyðast at finna nakrar breiðar haldbara semjur um og eg haldi at fiskivinnan og tann sotururin sumskal rundan um hana og loyvistíðir og alt eftir hesum skal gerast her tað eiga okur at royna at finna út av og tað saman við við við gjøldum bæði tøkugjøldum og tilfeingisgjøldum okur munna fáa hesi í eina fasta legu og gildstíðir og sovíðari soleiðis at vinnan veit hvat hon hevur at fyriat halda seg til og kann disponera har eftir tað má vera eðalmáli tað er eingin av okum sum fera inn og fortelur landsúgrhússtjórini hvussu tærstlig at hontera sínt sín dagligdag men tað ger okur fiskivinnuna tað í verritakk fyri
takk fyri so er orðaskifti enda og málið sum eitur løgtingsmál ummar fimmoghálvfjerðs uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtinslóg um sjófeingir sjófeingislógin at leingja gildistíðina á rættindum tað málið verður beint í vinnunevndina so er tað seinasta málið sum her á skrá í dag tað er fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar áttaogfýrs uppskot til ríkislógartilmæli um at seta gildi fyri føroyar anorning um mikrafttretivun forferorini at forskelju lógi um endring af lóg um andvelisi av tvang í sjykratiin fastleggulsi av mindriori sygeatisku pasenters restiling skerpetikriteri er fortvans fisering endring af kapittul fmm a tað mást vera fimm a oppurav unge utskrivn millum mær og nú havi eg so lisið alt málið og eg vil hava formaðurin biðið um framsøgufólk fyri javnaðarflokkin er tað súsanna bertelsen fyri sambandsflokkin er a jóhandal fólkaflokkin árni skoli tjóðveldi liljan veihe framsókn hanna jensen og fyri miðflokkin jenis arana og fyrst at fáa orðið er súsanna bertelsen ger so væl

bókin er ein roynd at siga frá sálarsjúku frá einum persónligum sjónarhorni og tað er so sikosidrotningin sum er høvuðspersónur í bókini sum hevur gjørt eina sikosulóggávu og í paragraff trý um tvingsuls stendur ja ubað minnast til ta mann endurgevur at tað skal ikki var øgiliga langt altso skal helst svara so st rímiliga seaðs ger so vætakk á øllum deildum skulu mannarættindi virðast tað vil siga at eingin skal beltifikserast ella tvingsins medisinerast í sikosulandinum skulu allir borgarar virðast og javnsetast eisini tey ið líða tí tey sykotisku eru ikki sálarliga veik tey eru sálarliga særd og tey skulu als ikki særast meira við at nýta harðskap ímóti teimum tvingsul í sykatriini er at fremja ágang og tað skal undir ongum umstøðum koma fyri undir krúnuni á sikosidrotningini sinnisbæti sum er ein sjálvboðin felagsskapur hjá teimum sum hava sálarsjúku og avvarandi teirra er av tí fatan at tvingsilsinntriv í størstan mun eiga at umgangast soleiðis at grundleggjandi rættindi persónligt frælsi og sjálvsavgerðarrætturin hjá einstaklinginum verður virdur víðari stendur skriva at tað eru tilvitaði um at tað tíverri er neyðugt í summum førum fyri at tryggja viðgerð ella um sjúklingurin er til skaða fyri seg sjálvan ella onnur í støðum har tvingsilsinndrivð verða mett neyðug eiga tey at fara fram á so skipaðan hátt sum gjørligt tvingsul er oyðileggjandi fyri góða og álitisfulla sigiatiska viðgerð og kann hava skaðiligar avleiðingar fyri tann sjúka við hægri raðfestingin av sigiatiska økinum viðgerðin fleiri og fjølbroyttari tilboðum og hægri starvsfólkanormeringum kann beinanst fyrri fleiri tilburðum av tvingsligu sykratriuni at minka um tvingsils inntriv eigur tí eisini at vera millum hægstu raðfesting hjá politisku skipanini og myndugleikum á økinum paragraf trettan a er ein av teimum sum verður nevnt oftas í tilfarinum til hetta málið og hoyringspartarnir eru ikki heilt samdir um hesa arparagraf almanna og mentamálaráðið viðmerkir til paragraff trettan stykki eitt og tvey at tað er gott at hugsað verður um borgaran í sambandi við útskriving almanna og mentamálaráðið vísir á at almannaverki og sjúkrahúsverki longu hava eina samstarvsavtalu sum nágreinar hvussu farast skal fram tá ið borgara sum tørva hjálp frá almannaverkinum verður útskrivaðar á sjúkrahúsverkinum herundir eisini frá sykuatiska deplinum endamálið við avtaluni er at tryggja eitt samskipa tvørgara samstarv millum sjúkrahúsverki og almannaverki og almannaog mentamálaráðið hevur einki at viðmerkja um lógin hevur viðsær at hetta samstarv verður betur tryggjað og nú vil eg einaferð afturat biðið um loyvi at lesa úr bókini og tað er heilt stutt
ger sovæl takk fyri hetta er um at koma út í samfelagið aftur tá tann sykosraktir komin heim aftur eftir innlegging so skulu læknar og sálarfrøðingar og sjúkrarøktarfrøðingar koma heim til viðkomandi samrøður tann sikosirakti skal fáa ókeypis sálarliga viðgerð tá ið viðkomandi heimaaftur við hús tað skal standa øllum í boði at ein familjulimur ella ein avvarandi kann fáa farloyvi frá sínum starvi við løn fer at kunna vera hjá tí sikosirakta sinnisbati heldur tað vera jaligt at rættartrygdin hjá siguratiskum sjúklingum verður styrkt við uppskotinum sinnisbati setir spurning við hvussu eftirlit verður hildið við tingsinsinntrivin í føroyum og um mannagongdir verða fylgdar sinnisbati fegnast um at ein útskrivingaravtala verður gjørd í samstarvi við sjúkling sygiatskar depilin og viðkomandi myndugleikar partar í kapittul tvey um avleiðingar av uppskotunum stendur millum annað at uppskotið hevur jaligar avleiðingar fyri sjúklingar sum eru skrivaðar inn á sygiatska depilin tí hesi fáa betri rættindir og lógaruppskotið er við til at tryggja at føroyar liva upp til europeiska mannarættindasáttmálan hetta uppskotið fer so í trivnaðarnevndina har tað fer at fáa eina góða neyva og sakliga viðgerð takk fyri ja takk fyri tað riggar ofta øgiliga væl at endurgeva og eg kundi kanska nevnt hvat stendir í reglugerðini grein áttaogtrýss tingskipanini at endurgevin kann bara verða nýtt avmarkað verða endurgivið í øðrum ein tí sum er til viðgerðarkreftloyvi formansins soleiðis sum tingkvinnan gjørdi og greitt skal verða tilskilað nær ið endurgøvind byrjar og nær endurgevingin endar og so stendur eisini nakað um at mann skal siga hvaðani hon er og tað er bara fyri at nevna tað er nógv nýggj tingfólk at mann skal vita tænastugreitt nógvar viðmerkingar nei tað eru tvær viðmerkingar ein frá anikaolsen ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna eg haldi at súsan bertessen hevði eina gjella gjøgnumgongd av lóggávuni mín spurningur gongur kanska eitt sindur annan veg tí at fyri jól tosaði eg við eitt fólk sum hevði nokk so gott samband við hvat hendir á sjokratska deplinum og eg bleiv eitt sindur ørkymlað um um að tey tíðindini sum vórust a tað vóru øgiliga nógv sum vóru ávirkaði av rúsevnum sum vóru á sokuratska deplinum tí at kanska samfelag ikki hevur nøktandi tilboð til teirra kann súsana bertolssen kanna tey viðurskiftini tá ið hetta her fer í nevnd ella spyrja inn til hvussu viðurskiftini eru í so máta nú hoyrdi eg at hon súsan bertelsen greiddi eitt sindur frá hvørja hvørji amboð mann fer í hesari lóggávuni eisini vviðvíkur nar kodeka og annað at hon ea at tað kann kannast eitt sindur nærri í nevndini
ja súsanna bert til san ger so væl

ja takk kristianna venti poulsen gjørt væl
ja takk fyri ja tað var eini sera góðum neyvi ígjøgnumgongd av hesum málinum sum súsana bertelsen júst gav okkum eg kundi hugsað mær at spurt súsan bertelssen um hvussu hon heldur at rættartrygd og rættindi hjá sigriatskum sjúklingum vera betur við hesari lógini ella kanska heldur hvar at tað hevur halta og á í hvønn mun hesi hesi rættindi eiga at vera betra umframt hvat súsuna bertelssen heldur um teir langu bíðilistarnar sum eru til sokuatska viðgerð tað gongur valla vika so hoyra vit um hvussu langir bílistarnir eru fyri bæði ungdóm fyri børn og eisini fyri vaksin so eg kundi hugsað mær hoyrt hvat nei hvat løgtingskvinnan heldur um tað takk fyri
takk fyri súsann bert til sangjarnar síðan ja takk

takk fyri so mong vóru orðini í hesum umfarinum næstur at røða er jóhan dahl ger so væl
eg haldi at undanfarni røðari hevði eina góða gjønnugongd av av hesum málinum men eg skal royna at taka samanum eisini tað sum hetta her uppskotið snýr seg um tað snýr seg eg um tvang í sjikratriini er tað at mann fer inn at gera nakrar dagføringar og tillagingar í lóggávuni fyri føroyar soleiðis ati lógin her og lógin í danmark um hetta øki eru nøkulunda á sama støði hóast so at tað eru nøkur ting her sum ikki eru galdandi í føroyum sum eru galdandi í danmark tað varðr sagt í upskotum at endamálið er at betra um rættini hjá føroysku sjúklingum sum eru innskrivaðir á sykroatska deplin í landshúsinum og har sum tvingsul kann verða brúktur í viðgerðini av hesum sjúklingum á depilinum

kemur at taka sær av kærum framyvir frá fyrsta julifass í ár sambært lóggávu tilvísing sum eitur paragra seksogstygju fýra í løgtingslógini frá nummar sjey hundrað og sjeyogfjørui frá fimmogtjúgnda novembur í einogtjúgu um føroya kæristovun uppskotið verður eisini lagt fram fyri at tryggja at føroyar liva upp til teir tvørgangandi millumtjóða sáttmálarnir herundir eisini tann europeiska mannarættindasáttmannatíð tað var soleiðis at danmark fekk tó om faktisk fyri at hava forbrotið seg ímóti ávusum ávísum persónuum sum hava verið undir tvingslu fyri altso ómenniskjaliga ella niðrandi viðgerð sum teir nevna til dómuna at stjórn er fór brot síð a og tað vil mann sjálvandi umgangust ikki sendir aftur á man sjálvandi tekur tað eftirkta og rætrar tingini til soleiðis at tað ikki skal henda aftur og tá verður so eisini sagt tað at mann í broytssúkutriðlógina í tí endamáli at seta krav um at í sambandi við einar tvingsins festan altso tvansk fisering sum tað eitur av sjúklingum so skal taðn fyrsta læknarliga metingin fara fram í seinasta lagi fýra tímar eftir at gjørtuer av at brúka tað sum mann nevnir fyri tvingsins fisering ella tvanfisering tað hevur eisini sagt nakað um hetta her við aldursmarkið at persónar undir fimtan ár ikki kunnu koma undir slíka viðgerð og at annars at tað eru gjørdar nakrar heilst ávísar reglur um hvussu mann tá ið mann fer ei pansient inn til viðgerðar gjøgnumgongur saman við viðkomandi ella viðkomandi næstan ella teimum nærmastu hvussu hendaviðgerðin skal fara fram og at mann í ístóran mun semjist um tað eisini visti neyðugt at at pensjentur sella fyri at hann má blíva fiseraður ella transuselara feri ikki at gerast skaðar seg sjálvan og onnur við kanska eisini altsto broytingin í hesi her gongur ti í fyriskipanini tað fevnir faktist um átta broytingarlógir og ta snúgva seg millm annað um rættasøguna hjá súkkluni sum er undir og fimtan ára sím e nevnd beint árum og tað er ein endamálsorðing sum eisini verður ásett

hevur eina samriðu í sambandi við vissu tingskal fara fram hvussu sað skal gerast hvussu k journaliserast ogso víðari og vist tað vilðu vitja frá teimum ynskjunum sum eru í sambandi við nýtsluna á tingslunum so skal eisini vera grundgevin fyri hví mann míkir frá tí og tann grundgevingin sum hon skal sjálvandi skrivast í eina tional ella sionalu nasum tað eitur sjávandi eitt annað sum eisini er umráðandi ísuner tað er tað at mann kann sjlvandi kanna eftirlit ella hava eftirlit við í posti og mann kann kroppskanna fólk eisini tey sum koma á vitja visti neyðugt við einum skannara ella mann kann brúka hundar sum sum kunna snotda seg fram til til til stoffur og annað soleisar man ikki fer medikamentur og annað inn á staðið sum kann gerast støðuna ella tingini verri

tað er altíð trygdin hjá pasientunum sum skal í hása teg og hjá starvsfólkunum sjálvandi og tað er viktigt at mann gevur starvsfólkum og og læknuum møguleikar fyri at avmarka atlit húsheðani verður flutt inn á á hesar deplarnar sum eru

og tað vurður eisini sagt í hesum uppskotum at kravi um illgrunna merkir at yvirlatin skal hava eina rímiliga orsøk til at halda at nevndur lutir og annað er íf deildini

tá ið mann beltifiserar eitt ein persón so skal tað gerast eitt notat og tað skal eisini við regluligum er týssundravallin verða laknar neir metingar sum verða gjørdar tá ið ein súklingur er er er festur í belti og tað verða sett krøv til nýggj krøv eisini í lógini er til nýggjar skilhalvsreglar á deplinum tavis siga eina húsaordan og tað eru skrivligar skilaseglar ið lýsa avmarkingarna sum r nevndara grein tvey b og tv c nú havi eg ikki s

við ta at tað far á kærsteir sum kæristavnisin nú hevur altvið kær at gera so verður ta í lógini tað sum eitur dsigroatiskupasienkleikur nevnd tað varð so broyttlig fyri á kæristovn sum eg fer at virka frá juliman í ár

sum er eisini her undir soguratsku deplinum teir siga eisini í sínamhyrumsfari at endamálið er at tryggja t samskipa tvørgærðasamstarv millum sjúkrahúsverkið og almannaalmannaverki ogtaðhevur enki at merkja at viðmerkja til lógin fyri við sær at hetta stamstarv verður betri tryggjað sum hendan lógin eisini leggur upp til

til tess at økj um starvsstav millum greidarar og mink um talið á sykroatskum sjúklingum e dettandligu ímillum skipanir og har viðmerki heilsumálaráðið at umfatandi kanningar arbeiði ikki gjørt í føroyum við atlit at kanna tað føroyska tørvin av útskrivingaravtalum líknandi tí sum er gjørt í danmark og sjúkrusverkið hevur eisini hoyringsfarinum vísta á at ásetingarat ásetingin loysir trupulleikar íl danskari sjúkrati og metar ikki at føroyar at hava somu trupulleikar lansýrskvinnan kann kanska greiðasingi meira frá tí tá ið hon tekur og annars viðmerkir sjúkrhusverkið tað at nú er ein skipan har sjouriatiskar deildin og stuðulsskipanin hjá almannaverkinum ø sjokurati heimatænasta og annað tosa saman og skipa samstarv og tað er nøktandi og tí mæla tað til at tein brótingin stendur vyr ein trettan a eiga at verð a strika eftir uppskotinum og algrann trettan a í sjokratilógini ikki verður broytt hetta er stórum tað sum eg haldi hetta málið snýr

taka tær neyðugu partarnir inn til hoyringar sum tørvurur á fyri at fáa lísnmálið væl og virðiliga men tað er eingin ivir tí at okra málið sjálvandi at tryggja tað at hesi viðurskiftini koma verða skipaðir so tygt og gott sum gjørligt báði fyri tey sum arbeiða á á økinum og tey sum komu inn har at fáa viðgerð takk fyri frú forkvina
takk eina viðmerking frá kalio holm johannesen ger so væl
ja ein tann myrkasti kapitlin í søguni hjá føroyingum tað er tá vit tá ið vit hava sæð eisær sendingarnar tær sd ver senda okkara egnu landsmenni av landinum liðir til danmarkar nógvadagnum kome ongantíð aftur ah eg siti og hugsi her altso vitað er eitt felags mál vit hava gjørt eitt nýtt fólkaheilsustýri í føroyum pá sikt kundi mann ikki havt føroyska lóggávu hvat heldur framsøgumaðurin um tað kunduvitikki havt okkara egnu lóggávu til okkara sygratisku súklingar shví ikki tað altso upá sigt tí at vit betala alt sjálvi fyri hetta her og vit síggja í hesum her hvussu ymist ki at londini eru ha akkurát sum undir korona altso føroyingar eru føroyingar hajóhandal
ger so væl
ja takfyri forkvina nú eri eg ikki fakmaður á økinum og o okur eru leikfólk ólk sum eru her og slag verða við til at gera lógirnarmen tað er engin ivið íg tí at hesi londini sum hava havt hetta øki um hendi ið eg vil ikki siga úldir áðrenn okur og umsita deg og viðgjørt fólk sjálvandi hava eina øgiliga vónandi góða og greiða og útgreinaða lóggávu sum tryggjar sjúklingar og starvsfólk eisiniinafyri øki á besta hátt eg havi altíð hildið tað at tað er øgiliga viktigt at okur í lóggávu høpi ikki eru frávíkjandi frá vanligari lóggávu í skanavion el europa tí londini eru ikki so ójøvn og tí hald egt e viktigt at okur royna at hava eia nokk so synkrona lóggávu innan fyri tay allarsflestu øki man kann mann kansn hugsa er bæði um hesa lóggávuna og um ara lóggávu oghvørton skal iggja burturav í føroyum tað veit ikki mentaðer viktigt at hon hon er eins vil skipa soleiðsr at hon trúgvi góði fyri fyri teð sum sum skil gera brúka hanum takk fyri frú forkvina
takk fyri næstur á røða verður árni skóli ger so væl
ja til viðgerðar er eitt ríkislógartilmæli og sum so ofta tá ið tað er tað so er tað ein rúgva av av teksti sum hann skal ígjøgnum og tað eri ikki so øgiliga nógv kanska nú hava tey bæði undanfarni súsana bertolssen og jóan dal verið inni á hvat hetta inniheldur hava lýst nokk so væl tað sum er í hesum so eg haldi at eg tími ikki ella fari ikki at brúka so øgiliga nógva orku upp á tað

tekstinum so fáa vit í undir tí sum eitur galdandi lóggáva at vita hvørji ting í verandi lóg ikki eru so góð og vit fáa fáa útgreiðina atað eru trupulleikar á ymiskum økjum og tey økini kemur mann so inn á seinni aftur tá ið mann hevur líkasum fortalt okkum hvat tað er sum ikki r er so gott at tað roynir mann at gera nakað við

so so hevur mann eitt avsnitt sum eitur endamál við uppskotinum og har fáa vit so at vita hvat tað er sum hetta uppskotið skal gera

høvuðsendamálinum er at vit skulu betra rættindini hjá føroyskum sjúklingum sum eru innskrivaðir á siguatiska deplinum og tað trúgvi eg at tey flestu hava okkum at halda vera eitt øiliga gott endamál og vit eru sikkurt øgiliga samd um at at tað er gott at rættindini verða tryggjaði og at vit fara við øllum menniskjum á ein virðiligan hátt og at tey tey ikki verða tvingaði ella ja hetta handa millum annað fisering ella verða tvingaðir til nakað sum sum tey gundin ikki vilja ha og eg síggi í viðmerkingunum at vit vilja hetta og og vit skulu vit vit gera eina lóg sum sigur at tað blívur betur men eg síggi at summi av feløgunum í viðmerkingunum millum annað megd haldi eg hevur tað í at tey ivast í um hettanú er so og halda at at kanska tkoma ofta ikki nóg langt á tí bananum at vit tryggja hesi rættindini og tað haldi eg er absolutt vert at fáa lýst landsstýriskvinnan kansk kanska greiða eitt sindur frá og og sjálvandi tá tað kemur í nevnd so so fara vit at spyrja til tað vit fáa eisini at vita at eg skal liva upp til tvørgangandi millumtjóðar sáttmálar men eisini tað haldi eg at í hoyringsvarinum frá megd verður tað sett spurnagartekin við tað um tað ger tað í øllum førum so so tað vil eisini vera nakað sum vit eru interesseraður í at hoyra hoyra

so síggi eg at tað verður sagt at tað er nakað við hesar fiseringsni longdirnar at tað er átta tímar seks tímar og hesin dómurin upp á fýra tímar at vit skuldu hava læknin skal hava verið til staðar í øllum førum ikki longri enn fýra tímar aftaná soleiðis sum eg skilji tað og tað ljóðar øgiliga fornuftigt og vit síggi at eisini í hoyringssvørunum er tað ononkur av felagsskapinum nú minnist ikki hvør tað var sum setir iva í um hetta við hesum átta tímar intervallunum er gott nokk tí at í onkrum regluverki hjá es ella í donskum regluverki verður sagt at tað ikki skulu vera meira enn seks tímar men at mann í tí svarunum tá mann viðger tað í hesum tekstinum sigur at tað er í ordan allíkavæl í mun til konventiónina tí hon sigur at í undantaksføri kann tað vera i ser átta tímarnar og tí er tað í ordan

hefti meg eisini við at mann hevur sent hetta til ummælis hjá øgiliga nógvum og so sum eg dugi at telja tað so er tað níggju ymiskt sum hava givið ummælisskriv ella sum hava svar upp á hetta her men tað betíðir at tað er í øllum førum j eg eg veit iku eg havi t halvt rætt men eg haldi fjúrtan trettan ella fjúrtan sum hava fingið hetta tilsent hava ikki reagerað upp á hetta og eg eg veit ikki um tað bara er í høvdinum á mær men hetta virkar mær sum at vera nakað sum eg er øgiliga alvorligt kanska tí eg kenni hetta felti so illana tað er møguligt men tað virkar øgiliga alvorligt tát mann fer inn at snakka um at tvinga fólk at fisera fólk at binda teyð og sita vakt uppi yvir teimum virkar øgiliga okkur sum ræðuliga seriøst og alvorligt í í mínum høvdi og og tí undrar tað meg eitt sindur at eg fari bara at lesa burtur úr her millum annað serlækna felag føroyar læknafelag føroyar felagiðfyri yngru læknar føroyski sálarfrøðingar heilsuhjálparafelag føroya heilsu røktarafelag føroya felagið føroyski sjúkrarøktarfrøðingar ergotevarvatfelagið føroya landfúti løgmansskrivstovan krimunalforsorgin kommunulæknafelag føroya og føroya kæristovnur hava ikki gjørt viðmerkingar tað undrar meg faktisk eitt sindur at vit kunnu hava eitt ting sum er so serseriøst sum sum tað virkar í mínum høvdi har sum vit fara inn og faktiskt taka fríoynna frá fólki og og so er tað so nógv av teimum sum vit fara út at spyrja um ráðgeving hjá sum ikki eingongur reagerað að er ki ein gong skrivað aftur og sagt at tey v onga viðmerking hava eg skali bara ikki reagera ðtað undrar meg eitt

øannars fara vit at viðgera hetta í í trivnaðarnevndini og og eg fari at gera ómak at royna at at spyrja inn til hetta tá tað kemur í nevndina so sum útgangspunkt so ja sum sum eg dugi at lesa hettað sum eg havi lisað so er tað sikkurtnakað sum vit fara at taka undir við men men eg gjøgnumskotið ikki hundrað prosent enn so eg gleðimg eitt sindur til at tað verður viðgjørt í nevndinitakk fyri frú forkvina
ein viðmerking frá jensi og rana ger so væl
hrra formaður eg skilji væl undranina hjá odna skoli tí eg undrist eisinne sjálvur at øll hasi sum øll hava tað til felags at tey tey eru um sjúklingina tey eru um sjúklingar nógv av teimum men okkurt ráð eisini sum heldur ikki svarar men eg havi bara hug at siga eitt nú eri ikki sjálvur í í trivnaðarnevndini men formannsins valsignaði kalla tað inn við tey komu inn og fá tað at vita frá teimum tí tað er týdningarmikið at at hoyra hvat hasir instansirnir siga sjálvt um tað er ikki at svara skrivliga tað vildi eg viðmælt

forskvinna ja eg eri samdur við jens arana at tað er eitt sindur óskiljandi at at tá ið tað er eitt mál sum dragar seg um so grundleggjandi rættindi hjá menniskjum sum vit eiga at fara øgiliga væl við og fara væl um at at tað so ikki kemur eitt útspæl ella kemur eitt svar frá teimum uppá eg nú veit g ikki hvussu leingi heftú fer til hoyring um so víðari eg havi ikki ordiliga sett inn í tað men men tað virkar eittsindur undarligt við míni høld ja tað ger tað
hasa røða verður liljan weihe ger so væl
vit viðgera í dag ríkislógartilmæli um at seta í gildi anordning um ikrafttretivn forferørini á forskeligu lovi um endring á flóg um andvendilsi av tvang ið fevnir serliga um rættarstøðuna hjá børnum í sikliatriini og herd krøv um tvansfisering í føroysku viðmerkingunum til donsku lógina stendur at neyðugt er at dagføra føroyska lógarverkið so tað er samsvar ímillum galdandi lóggávu í danmark og í føroyum

er orsøkin til at ríkislógartilmælið verður lagt fram so tað er samsvar millum donsku og føroysku lógina eg veit ikki um eg haldi at hetta er eitt nóg gott argument eg haldi ikki at vit blint skulu dagføra lógir bara fyri at hava somu lóg sum í danmark vit eiga altíð bert at seta lógir í verk tí tað er til gagns fyri føroyingar og føroyar men sum landssjúkrahúsið ger vart við í sínum hoyringssvari so er endamálið við broytingunum í donsku lógini at loysa avbjóðingar sum eru í donsku lógini og har við eisini donsku sigliatriini og tað eru ikki neyvenduvís tær somu avbjóðingarnar sum vit hava í føroysku sykluatriuni landssjúkrahúsið skrivar eisini at summar broytingar í uppskotunum tykjast óneyðugar og skrivstovuveldiskendar og eru órógvandi fyri gerandisdagin hjá teimum sum skulu útinna reglurnar í gerandisdegnum eisini letur lógin upp fyri at sykiatriski depilin nú skal hava kropsskannarar og brúka narsku hundar um tey meta seg hava tørv á tí men hava tey tørv á tí í hoyringsvarinum frá landssjúkrahúsinum stendur at tey hava ikki stórvegis trupulleikar av at rúsevni verða smuglað inn á deildina men tað er hóast alt fínt at fáa ta heimildina við í broytingini eg haldi tí at vit skulu vera varin bara soleiðis í blindum at kopiera danska lóggávu og setani gildi í føroyum serliga tá ið grundgevingin er tað hava tey gjørt í danmark so tað vugu vit eisini tá tað er sagt so eru onkrar orsøkir til at dagføra føroysku lóggávuna á hesum økinum til dømis sitað seg sjálvt at vit í føroyum skulu liva upp til millumtjóða sáttmálar herundir eisini europeiska mannarættindasáttmálan nakað sum galdandi lógin sum sjálvandi eisini er donsk ikki ger tí hon loyvir tvyngslu í meira enn átta tímar uttan at læknin hyggur til sjúklingin tað er sjálvandi ikki í ordan og danmark er eisini dømt í mannarættindadómsstólinum fyri brot á grein trý í mannarættindasáttmálanum sum snýr seg um ómenniskjaliga ella niðrandi viðferð í hesum førinum av einum sykiatriskum sjúklingi sum hevði verið tvans fikoseraður forleingi tí hava tey hert krøvini um tvans fikosering í donsku lógini mær vitandi hevur føroyska sjokuliatriin tó ongantíð brotið

og sykiatriski depilin í føroyum praktiserar at hava tilsýn við fikseraðum sjúklingum tríggjar ferðir um samdøgrið javnt for deilt so eingin er fiseraður longri enn átta tímar uttan til sín tí skilji heldur ikki niðastu regluna í punkt eitt trý í viðmerkingunum sum er endamálið við uppskotunum har stendur at fyri at líknandi mál ikki skula stinga seg upp í føroyum er neyðugt at gera tilsvarandi broyting í føroysku lóggávuni sum nevnt so bróta vit altso ikki mannarættindasáttmálan men vit kunna sjálvandi got samtykkja eina lóg sum fyribyrgir at vit kanska gera tað í framtíðini ein góð broyting millum galdandi lóggávu og hetta uppskotið er at rættarstøðan hjá súklingum undir fimtan ár verður ásett foreldur ella verjar hjá ungum undir fimtan ár skulu gevast samtykki til tvannsfisering og starvsfólkini skulu eisini tryggja at hetta verður at tað verður fórt protukol við hesum her men hvør skal hava eftirlitið við at hetta verður gjørt tá ið lógin er broytt tað vísir sinnisbatið eisini á í sínum hoyringssvari tey seta spurnartekin við hvussu eftirlit verður hildið við tvingsils inntrivum í føroyum og um mannagongdir verða fylgdar megd vísir á nakað tað sama tey minna á at hóast rættindi hjá sjúklingum av sigiatiska deplinum formliga verða styrkt við uppskotinum hevur tað lítið og einki virði um tey ikki kunnu nýtast í verki megt ynskir rættindi hjá sjúklingum áhaldandi verða orðað eftirmett og ment í samstarvi millum myndugleikar og umboð fyri sevilsamfelagið nýggja lógin gevur eisini danska sunnuheitsministarunum heimildir til at gera reglur fyri hvussu heilsu starvsfólk skulu vera um sjúklingar sum eru tvansfiseraðir í føroyum nakað sum landssjúkrahúsið faktiskt eisini metrar óneyðugt tí tey hava skipaðar mannagongdir fyri hesum heilsumálaráðið heldur tó fast í at geva danska ministaranum heimildir til at seta í gildi kunngerðir fyri føroysku siguatriina eg havi tí spurt nógv klókhøvd her í húsunum hví mann ger so eg hugsi í mínum stillasinni at landsstýriskvinnan í heilsumálunum í málum er væl før fyri sjálv at gera reglur fyri føroysku sigulatriina svarini eg havi fingið er at hetta er vanlig mannagongd tá ið tað kemur til ríkislógartilmæli danskar lógur danskir ministarar og soleiðis plaga vit at gera men sum onkur danskari einaferð segði plagir ær døt broytingin í donsku lógini førou við sær at kæriinnstansurin verður broyttur frá desokiatriskur klagunevn til føroya kæristovn so um føroyski sjúklingar meta seg hava verið so kunnu tey um ikki annað senda eina klæðu til ein føroyskan kæristovn eg nevni hesi dømi tí eg vil vísa á at tað ikki altíð eru loysnin bara soleiðis at dagføra danskar lógir í føroyum danskar lógir eru ikki gjørdar til føroysk viðurskifti og danskar lógir taka heldur ikki atlit til føroysk viðurskifti eg nevni eisini hesi dømi tí eg vil vísa á at lóggávan virkar nokk so rótigt vit samtykkja danskar lógir til donsk viðurskifti og danskar sjúklingar sum eru í danska heilsuverkinum og vit mugu spyrja okkum sjálvi um hetta er tað besta fyri rættartrygdina hjá føroyingum sum liva í føroyska samfelagnum sum er knýtt at føroyska heilsuverkinum eg hevði tí ynskt at vit høvdu eina serføroyska lóg á økinum og ikki bara eitt tilagað avrit av einari danskari lóg tí fegnist eg eisini um viðmerkingina hjá kaili oholm johannesen tingmanni í jáðni um júst tað sama vit hava yvirtikið umsitingina av heilsuverkinum vit bera eisini kostnaðin av heilsuverkinum men lóggávan er framvegis donsk tað virkar heilt burturvið spyrja tit meg harafturat havi eg roynt at funnið útav hvørjar lóggávur og kunngerði eru galdandi á heilsuøkinum og tað er ikki bara soleiðis at finna útav tí at einki yvirlit er á heimasíðuni hjá heilsumálaráðnum um tað so ein áheitan er eisini herufrá til landsstýriskvinnuna um at bera so í bandi at eitt slíkt yvirlit kemur heimasíðuna hjá nú fer hetta ríkislógartilmæli so í trivnaðarnevndina og har fáa vit so høvi til at umrøða hetta ríkislógartilmæli um tvang í sikiatriðuni í føroyum eitt sindur nærri
tað eru viðmerkingar annika olsen ger so væl
tak fyri frú forkvina eg haldi at liljan veiðe helt eina óalvmindiliga góða røðu hettað vísirá trupulleikan á teimum økjum har ið føroyingar ikki sjálvir hava lóggávuvaldi hetta minnir eitt sindur um tá okur yvirtóku revsurættin og í tí sambandi eisini dagførdu revsulóggávuna tá skuldi mann eisini hava eina ørgrini av ásetingum um rokkara kriminalitet sjálvt um ikki er ein rokkari kanska onkur barnarokkara runt um kringmennrokkara kriminalitetir sum masæreitt nú í danmark so at ofta sum virkar tað so øgiliga yvirgrýpandi s millum annað eftaher við nærkuhundum og annað mín spurningur gongur uppá kundi mann hugsað sær at landsstýriskvinnan er hon eisini her í salinum kundi fara inn meira neyvt og hugt eftir vat serliga feroyskur forhold angar so leingi sum mann hevur danskar ríkislógur so kann mann gott fara inn og áseta nakrar reglur og kanska lúka tað allarringasta burturúr sum ikki er tillaga føroysk viðurskifti e veit gott at føroya kæristovnliljanveið

ja takk fyri spurningin annika olsen eg haldi í hvussu er at áðrenn m mann bara setra eina lóg í gildi fyri føroyar sum er donsk so noyðist mann at gera ein ella annan form fyri tørvsmeting eg haldi eisini at tað var eitt ótrúliga gott poeng sum árni skoli hevði her á tingsins røðarpálli áðrenn eg kom upp her tað var at at hetta er sent til hoyringar men hoyringsvar koma simpulten ikki inn so í veruleikanum so lóggeva vit um nakað sum vit ikki vita tørvur er á ella um ynskið er um
jensen ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja eg helt at tað var ein ordiliga góð framsøgurøða hjá liljini veiðe sum setti hesar grundleggjandi spurningarnar sum vit ofta hava í sambandi við við ríkislógartilmæli men munurin er kanska bara tann at nú snýr tað seg ikki um tøkniliga skipanir tað snýr seg um menniskjur og ikki ikki kanska tey sum hava mest orku og og yvirskot í í tí tíðini hetta snýr seg um so tað er rættiliga týdningarmikið at kanna um her er nøkur ovógvuslig inntriv til tað føroyska heilsuverkið ogog kanska nevndin kann finna út av um okkurt av hasum her slekki skal við tá mann skal atkvøða um málið í hinm endanum takk fyri frú forkvinalilja
nei ger so væl
ja takk fyri viðmerkingina hanna jensen eitt sum eg beit merki í í uppskotinum er at til dømis sovorðið sum tá ið sigariskir patientar skulu útskrivast so hava vit heilt aðrar skipanir fyri tað her enn vit hava í danmark og eg veit eisini væl at tað eru gjørdar ávísar tillæðingar til føroysk viðurskifti í hesum her ríkislágaruppskotinum men men eg haldi framvegis at mær tørvar at fáa eitt greitt endamál til hví vit skulu seta ella broyta hesa lógina í tí standi hon er í beint nú
takk fyri tann næsta røða verður hanna jensen ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna ja her standa vit so aftur við einum sokallaðum ríkislógartilmæli og tað eitir soleiðisna vistumann tekur tann føroyska tekstin so er hann hálvt danskur mælt verður ríkitil at seta í gildi fyri føroyar niðanfyri standandi uppskot til anordning um mikrafttretivu forferðørini at forskeljigu lógi um endring av lóg um andvendiseaftvang er sigratrien og hetta her er eitt rættiliga týdningarmikið mál at viðgera væl tí hetta viðvíkur borgarum í føroyum og fleiri undanfarin framsøgufólk hava verið neyvt inni í fleiri av ásetingunum eg skal koma inn á kanska okkurt annað men uppskotið hevur altso hesar her átta broytingarlógirnar ella í spæli og tað er so henda her rætta rættar støðan hjá sjúklingum undir fimtan ár tað er sjálvandi gott at mann mann hevur nakrar ásetingar um tey og ein endamálsorðing og so hendan her innleggingarsamrøðan treytir fyri eftirlitið og aðrar og og og treytir fyri eftirlitið og forskelligt um kropskanningar og annað eg haldi eg fari ikki at at renna ígjøgnum allar tær ásetingarnar nú meni tað stendur um endamálið at mann skal betra rættindini hjá føroyskum sjúklingum sum eru innskrivaðar á soguratskar depilin á landssjúkrahúsinum og har tvingsil kann verða nýttur í viðgerðini álsogrætska deplinum og so kemur so pluss okkurt sum er við at innskriva kæristovnin og pluss hetta her at vegna vegna eitt mál ein dóm í danmark so vil mann hvussuhurtryggja sær at tað við belti støðan hjá beltispentum verður hann farin rætt í mun til mannarættindi og tað er gott at mann mann vil tryggja tað og tað er ókey at mann fær á føroyskan kæristovn skrivaðan inn men mann kann gott blíva eit sindur skeptiskur um tað fyrsta endamálið at tað er at betra um støðuna tí tað ljóðar gott men men er alt ein betran av tí sum vit tí sum vitlesa her og sum undanfarni røðaran eisini segði altso er tað neyðugt at broyta tað fyri atta skal verða líkasum í danmark tað kann gott vera t era nakrar grundgevingar fyri tí men tað vildi gjarna hoyrt eitt sindur nærri um s vil eg líka viðmerkja tað tað stendur at tað er fyri sjúklingar føroyskar sjúklingar eg veit ikki hvussu mann skal definera tað at eg gangi út frá at tað eru nok so nógvir sjúklingar í føroyum sum viðhvørt ikki eru føroysk útlendingar sum kunnu liggja innlagdur har tað er so tað men tað stendur so tað at avleiðingin er atsunnhegsminissarin fær heimildir at áseta reglur um ymisk viðurskifti í lógini og til dømis kunngerðir gildi sum eru tiligari til føroysk viðurskiftir og tað mál nevndist so viðgera nærri í hvønn muntey tey tær eru neyðugar tí í øllum umstøðum so havi eg hug til at taka eitt sitat frú forkvinna
er knoteiler løkstru ein stutt eitt stutt kent sitat eftir hann gersja á donskum verður tað so her í kanska e tráð við tað við t hava ein danskan langa lógartekst her hann er ikki av teimum allarlongstum lat tað verða sagt itt mennisku har aldrimedit anlit mennisku ak gøru udn a han camtiti holler noget af dtz live i sin hon og vit kundu títta men haa sitir øgiliga væl á donskum og her hava vit við eitt øki at gera har sum tú veruliga mást gera tær ómak tú heldur altso alt í lívinum hjá einum medmenniskja í tínum hondum so ella so verður tað seg tú vu nógv við teg at gera ella ella minni og eg vil fara inn í hoyringsskrivni tí mann sær tað at tað sum almannamentamálaráðið hevur skrivað inn hevur so havt tær avleiðingarnar at at soleiðs havi eg skilt tað at eein uppskoi strika um hesar heri hesar útskrivingaravtalurnar men tað kanska lansstýriskvinnan kann koma nærri inn á tað vil siga at at at tað var forstirvið kanska fyri tað føroyska samfelagi tí har gjørdi mann longu eitt arbeiði mann mann hevði eitt gott arbeiði um mann vildi ikki at tað skuldi broytast til tað verra kommunufelagi við sjálani bara tryggja sær at tað ikki veðurnøkur broyting í mun til javnaðinir millum ábyrgdarbýddir millum kommunur og land deyvafelag føroyar nýtir høvi líkasum at koma ví eini áheitan um at altíð at at kunna og tulka væl fyri teimum sum hava hava hoyritrupulleikar og har er so svarið at mann hevur altíð tulking á á að á á landssjúkrahúsinum og eisini á sykratskadepinum bæði fyri útlendingar og tey sum hava trupulleikar við hornini tað sum megd sigur egeri sjálvandi øgiliga broytt og tað verður tað verður sagt í svarunum frá frá heilsumálaráðnum at nú nú nú svara vit tí sum eg viðvíkur hesum uppskotinum men tey nevna nakað sum eg haldi eitt sindur áhugavert tey meta tað at at tey fólkini sum eru avvarandi ella so ella so feløg hjá teimum sum kunnu sita inni á sjokruaskradepinum so ella so eru ávirkað av hesim her sjálvt um tað verður sagt at at hesin her persónurin sum íhvussuðan æt vegleiðarin sum mann fær tilluta hvusu hegr sambært uppskotunum skal gera alt áð tar vegleiðandi arbeiði kanska hava tey rætt í tí at at tey so ella so verða meira inndrigin undir øllum umsókanum helt at ta ar itt sindur spesielt í hasi har talvuni um hvat fyri avleiinkara er av uppskotunum at tað var stóð nei í øllum kassum tað helt teg vera eitt sindur áhugavert tí men tað er kanska tí at mann heltar einstaklingar hetta er ikki goyrar hellar ikki á heilir bólkar eg helk bara at tað vera áhugavert tí hetta er ógvuslig inntriv á tann einstaka sum vit viðgera og tað leiði meg nemliga inn á tað sumsinnisbati er inni á eg haldi tað at tey hava fatur á tí rætta endanum har at tað skal virkuliga nakað nakað til tá ið mann tekur grundaður illgruni burtur og setir bara illgruni inn tá ið mann skal kropsviðsitera fólk og tá ið mann skal kanna øll teirra ting oal allan teirra post so her her ganga vit virkuliga á markinum til frælsið og so kunnu vit siga at ja men møguliga í hesum her hópinum eru størri stóri størri vági fyri at koma í hóslag við kanska rúsevnir ella sum kann vera trupult hjá teimum at hontera sum gera støðuna hjá teimum verri hinvegin so er hatta kanska hvussu er í tí tíðarskeiðnum og okkara veikastu borgarar so tað vil siga at av tí at tey eru tað so hava vit eisini eina serliga ábyrgd at hann færa teirra ppersónliga frælsi við stórari stórari virðing so tí haldi eg tað at nevndin má virka farin í hattar har ha tí tað verður spurt vera mannagongdirnar viðvíkjandi eftirliti við tvingsins inntrivum hildirnar altso tað gang hann sjávandi út frá men tað eg hopi at nevndin fer at at spyrja um hvussu hvat liggur í tí og og kanska seta nakrar kritiskar spurningar til hesaher kanningarnar tí tað virkar øgiligani ógvusligt at koma við skannarum og oghassjundum ella kvat eg halla kalla tað tað virkar ógvusligt men tað er so tað sum ver skotið upp her beint at mann skal fáa heimild til

og eg havi hug til at fara o oman á síðu nú misti eg okkurt vekker á síðu trý í lógaruppskotinum har sum tað eru nakrar greinar sum sum mann kann lesa eitt sindur úr har stendur til nummar seks og tað sum eitur grein b grein tvey b at mann kann fara inn og og avskera ein rúgva av samskiftismøguleikum í nummar eitt og í nummar fýra at forða fyri at bøkur og annar lestnaður etøku hjá hesum her persónunum og í nummar fimm atgongd til netsíður sosialar miðlar og tílíkt og visti mann fer inn í nummar fýra lísindu longur uppi so stendur tað nakað um í triðja punktunum har at mann skal í stóran mun taka útgangsstøði í í tørvinum hjá hesum her hesum hersjúklinginum og í stykki tvey at vingsil má ongantíð koma í staðin fyri umsorgan og viðgerð og røkt og at sjúklingurin altso hann hann má altíð at tað má altíð takast hent sín til hann og hansara ha møguleika fyri at taka avgerðir sjálvur og at mann skal tryggja sær at hansara lívs síni um mentanarliga bakrund eisini verða vird so tað er virkuliga viktigt at hatta stendur innií har og í hesim løku hei mann gjarna vilja vera partur av trivnaðarnevndini tí hetta er i eitt uppskot mann skal gera sær ómak við um mann skal vera kritiskur vegna tey kritas kritiskar kanska enn um um okkurt annað og mann skal nokk eisini tora at seta nøkur krøv enntá um broytingar takk fyri frú forkvina takk fyri ein viðmerking frá liljun weiðe ger sovæl
ja takk fyri eg beit merkir í at at hanna jensen nevndi okkurt um ella kom inn á tað her við eftirlit altso tað er nokk so altso tað verður nevnt nokk so nógv í hesum ríkstovartilmælum um at mann tekur frælsið frá súklinginum nettu við at kekka post kekka pakkar kekka kroppin og so víðari so víðari so víðari dugir hanna jensen at siga mær hvør skal hava eftirlit við at heilsustarsfólk ikki misbrúka hesa lógina ella hvussu er ikki fara út um sínar heimildir
jasen ger so væl
takk fyri frí forkvinna eg dugi ikki at seta akkurát á tað men í hesari her lógini verður tað so nágrein at tað er ikki bara onkur lækni sum skal taka avgerðir um nøkur ting men tað er ein yvirlækni so sjálvandi liggur ein stór ábyrgd á teimum sum hava leiðsluna á staðnum men vit mugu eisini tryggja okkum at tað sum er rundanum tey sum eru pirið við teimum og at kæruinstansir og eftirlitsfunktiónir rigga so eg vóni at trivnaðarnevndin sjálv kann koma tí spurningina eitt sindur nærri eg kann ikki siga akkurát hvat er tann rættið í dag og um tað er nakað sum nakað sum skal nágreinast ella styrkjast á tí tað kundi gott verið at tað okkurt sum skal styrkjast har ella tryggjast at tað verður framt enn enn meira aktivt enn tað verður í dag kann eg einki siga um tí at hetta er ikki eitt øki sum tey flestu vita nógv um tað er nøkur sum vita kanska alt ov nógv um tað tí tey hava líðingar sum krevja at tey eru nógv á hesum støðum og tað er gott at tey kunnu fáa hjálp men vit mugu ansa eftir kørmunum hjá teimum takk fyri frá fólkvennanum
takk fyri árni skóli ein viðmerking ger so væl
takk fyri fyri forkuna í hoyringsvarinum frá landssjúkrahúsinum so koma teir ja inn á ymisk ting men millum annað tvey orð sum teir vilja hava broytt og ikki man er at jensen hevur lisið tað lekefalig og skatili við at teir gjarna hava broytt til sunnhitsfar og uhinsicsmessi er hetta nakað sum hannað kannhugleiða eitt sindur um og um hví at mann tekur annað til eftirtektar men ikki hitt í tí lógim sum hannum hevur lagt lagt niðan takk fyri
takk og hanna eitur sjálvandi hanna jensen á løgtingi ger so væl hanna jensen
takk fyri frú forkvinna jú jú eg las um atar har og og eg eg skilji væl at tey tóku til eftirtektar at í eftir føroyskum viðurskiftum so var legfaklig ikki endiliga tað viktiasta tí í føroyum er tað líka gjarna sjúkrarøktarfrøðingar sum fremja akkurátta hatta har líka ofta ofta ri hatta har átakið men so var tað hetta við við skátilig ja tað hildu tey á landssjúkrahúsinum vera eitt sindur ógvusligt nú finni eg ikki aftur her akkurát hvussu tey orðaðu tað ani fekk eg hjálp úr salinum ja eg haldi ek ikki finni tað undir øllu um støðum ja eg veit ikki ordiliga har var itt huglatt eitt sindur pá blemin et sita hvønn annaðn sita eg bleiv ikki púra sannførd tað bleiv ikki eg bleiv iki púra sannførd um tað men eg hugsaði at hatta er nemliga tað sum vísir at eg ikki havi innlit hvat er tað nakað galið í vist tað stóð skaðiligt ella vist tað stóð hitt meira milda orðið tað tað dugi ikki at meta um eg helt ikki tað mentakk fyri frúfor
takk fyri næstráðið røða verður janus av rana ger so væl
við til at hoyra tey sum koma inn og til at tosa um hetta málið

tí sum eg siti og lesi lesi málið ígjøgnum so so so verður drigin aftur til nógvar løtu báðir har eg havi verið á á deild og tikið ímóti sovorðnum sjúklingum og eisini tá eg havi verið og avvera sjúklingar og sovorðnar deildir so kensluliga so so kenni eg hesar her løturnar og eg má bara siga at tað er øgiliga friðarligt tá ið mann lesur tað tað sær øgiliga nevnt út alt tá ið mann lesur tað tað kann heilt annað standa í tí tá er ofta meira meira rokaligt so meira syrgiligt og og so havi eg eisini sæð gøkuretin hvussu nógv hava sæð hann tann sumá ikki vil siga hann burdi farið leitað á netinum gevur eitt sovorðt eg veit ikki um hvussu veruligt innlit men hvussu tað var hvussu ífimmoghálvfjerðs tá ið hann bleiv bleiv gjørdur hesin her filmurin sum er um ein macnorfi sum er blivin dømdur fyri mor og situr og fongsligo tími ikki at sita har meir og so fer hann at spæla sinissjúkur og endar á eini synisjúkradeild har hann hevur tað øgiliga áhugavert tí at hann hann er ikki sjúkur men hann fer so setti sett sjóneykuna á nógv ymiskt serliga spælið millum hann og og deildarsjúkrasystruna sum hevur verið í nógv ár og veita alt um hvussu soorð skal vera og hann hevur heilt aðrar meiningar so og so tann deyvstumi hóvting indianari eg haldi hann var slet iki diviskt um eg heldur

bleiv bleiv nokk so glaður tá ið tað tá eg havi lisið sum eg havi lisið hetta her uppskotið tí tað er øgiliga virðiligt virðiligt orða og kann mann liva upp til til tað sum stendur her kann eg liva upp til tað sum stendur her so má eg siga t tað er so er vur komin øgiliga langt fari eg at lesa nøkur brot úr her tey fyrsti á donskum og tað seinasta á føroyskum og hetta er tí at nú er er er alt uppskotið so gjøgjøgnum gingið av fólki ati at eg haldi at eftir hondini vita øll hvat tað snýr seg um men bara at lesa nøkur nøkur brot sum eg haldi eru ordiliga vøkur og pen og leggja dent á hetta her at tað er rætta trygdin tað snýr seg um ha formollurismið lógin er at sigri orsakað eftir av donskum ativerksettilsi á genniførosa tvang eftir dlóg scr i og úr instremsmet gundleggendi rættsikkertetsprinsippur at innleggilsi opp hol og behandling idiotilfeløg vórdi skrirað utin pasjentins c ivitissmolit ómfansker sum lt i a unnurstøtti pasjentis mulihetur forbetring ó at tvansandvendisi eftir regluni við deneló ivitismouligt ómfang tagrutgamspunkt ípp á sjentins bhó óutførismet respektforpásjentin og dennes verdihet og so stykki tvey sum hanna jensen las upp á føroyskum tvang má aldri erstatti ommusorg behandling og plagi trúliga gott orða pasjentan skal unnerhensins tagen tel formolit mill inleggersin ó dn enkelsins tilstand hav mulig forywitsmoligt ómfand celvatressaindi slutningur eisini ótrúliga viktigt og dærr skal taka størst móligt hensing til t enn enkelti pasjent livsýn o kulturelli bagrunt so her her verður nógv tikið við sum sum okur kanska halda jamen hatta har er er er natúrligt men men tað er ikki lætt tá ið mann stendur í tí og ein deild kanska sum undir manna og sovíðari í forsetini at lesa úr uppskotinum eg forbindisi skalpasjentin hørus um eventuellu til kendegyvelsir af prefferansir í forhold til behandlingin herunnir whisannelsua tvann kommurpotalið altso hev ver einki krógva han mann tosar við tað so skjótt mann mann er sar tosar um tað skjóttmannir førfyri tí er tað ipp á grunda pensjentisilstandaeftir in leguliga legefaklig vordering ikkir muligt at innihentingin sá tann forhos til kndigiloseða preferansir skal de skesnaris moligteftir innleggisin pasjentis eventuellur forhonds til kndgsr w rørindi d behandling undir innlegdisin herundir behandling utir amtkku skal fremgoá pasjentssjornalin óivitismuligt ómfang indragsií behandilsplani altso tað skal standa skrivligt í sjounaluni soleiðis at tað ikki verður for sønt og víðari eg forbinsi met innlegsatan tagester zammi mpasjentin stiljing til neindragesi aft porørindi ellir andra í pasjentin sosialur netverk y bihandlingsforløpit r t pogrundav pasjentiscistand eftir ilekefaklig vurdering ikki muli tá alt preferansir inlegesins kaldesgisonarismulirt hereftir og so hetta her sum úsum eg havi nevnt um tey undir fimtan ár myndriorðið ner fimtin orð vis foreldri hava givið til behandling skal tilbitisnopfølgandi samtalu eftir opphyrur av ingrebti dsamme gelderdi myndriorði foreldri sunnuhesørisin fasseter rermareglur her om og so víðari tvansfisering mkunnandvennis kortwarit ó ideomfang drnedwendit forræt afverg at impasjent eitt u zza celv ella andre fornær ligendi fari fór at liti skati polegemeli helbridd tvey forfølger ellepoandin lygnin móti grovt forolempr medpasjentur ll er ør herwerc aic

og tvey brot afturat av donskum impasjient kann tvans sicera sigu langri titen nøkul fá timir nerhensyng til pasjentin s lerandreslive førlihet ella sigrahet tilsigard og so er tað eitt afturat á donskum e líkaskal nevna mførs dia tað er hetta her hvussu vorderar mann tey sum liggja tvansfikseraði ella belti bundin jú tn førstuvurderingu skal etur aftr flutningurin um andvelsi á tvansifiksering ertuffett og eysturfólk endi vurderingar skal fortakasmstitimur mellir um og so kemur hetta her við at vissi hann svevur so prøvast mann ikki gera tað og vistu tað hevður mett ráðiligt út frá einsundisfaklig vurdering at vera skatligt á drekki pá skentin so mann mann gevur ein møguleika har fyri fyri at meta tað og so er tað eitt eitt prinsipp sum eg líka fann her eisini sum mær dámar øgiliga væl og sum okur viðgjørdu henda dagin tá okur tosaði um at seta vakmyndatól upp niðri í býnum og tað er hetta her ikki at gera meiri burturúr enn neyðugt og tað er tað sum á donskum at og her kallað hevur mann týtta til føroyskt lutfalsmeginreglan og hon sigur jú at verður inntrivsett í verk í hesum føri sambært grein nítjan a skal inntkrivið á hetta er at at at binda fast lúka lutfatsmeginregluna tað vil siga at kunnu onnur minni inntrívandi tiltøk nýtast til sama endamál skulu hesi nýtast tað er so øgiliga grundleggjandi í í í so ræðuliga nógvum lísings viðurskiftum kann mann gera tað upp á ein minni áloypandi ella ja upp á ein ein ein mildari hátt so skal mann gera tað tað er altso lutfals meðreglan kunnu onnur minni ndi tiltøk nýtast til sama endamál skulu hesi nýtast ogso evi líka hug at siga at at í hesum sambandi eg las har at onkur hevðiímóti har er øgiliga góð fleiri hava lisið úr úr hoyringsskrivinum hava ímóti at tiað er er er yvirlæknum sum sum altíð skal inndragast og taka avgerð um at at beltifiserast og sovíðari tað tað haldi eg eisini havi gevið púra rætt at tað tað er ikki neyðugt altso samband við livirlæknar og læknar er øgiliga gott og serliga í sovorðnum føroyum tað er eingin lækni sum bara fær sjálvsvingu og sær burtur frá sínum yvirlækna so tað nei eg haldi hettar gott mær dámar httað øgiliga gott eg haldi at hetta er ein lóg sum líkasum kláru leggur betri og mær dámar ótrúliga væl andaní egnitakkfyri
takk fyri at tú fært líka viðmerkja at nú vísti eg til grein áttaogtrýss í áðni um endurgeva og tað stendur øgiliga greitt tí grein áttaogtrýss at endurgeving bara skal vera nýtt avmarkað og tað blívur kanska í so nógv tá mann støddur lesið so nógv úr men tað er ikki neyðugt at bjóða um loyvi tá tað er tilfar hvørki tá tú lovar uppskotið eftir tilfar sum fylgir við men kortini skal er reglan galdandi um at mann skal royna at endurgeva heilt avmarkað so vit hava tað til næsti átins góðl gerst væl ein viðmerking
takk fyri røforkinna jens av rana er ein av teimum persónunum í tinginum sumer væl kvaliseraður á hesum økinum og sum kennir økið hann er jú lækni og tí fari eg at spyrjaði jennsa rana nú vart tú øgiliga hugtikin av hesum uppskotinum og dámdi væl andan í hesi lóggávuni sigur tú andan í tekstinum hevði hetta kunnað verið føroysk lóggáva við høvuðstað at vera eitt ríkislógartilmæl sum vit seta í gildi hevði hetta kunnað verið føroyskt lóggáva sum vit settu í gildi takk fyri
ja takk fyri og tað er ikki so lætt at venja seg við men tað skal tosast gjøgnum forkvinnuna so jensaraðna eitur ongantíð tú á tingi hann eitur altíð jensaraðna ger so væl jensaraðna
ja gloymdi eg spurningin nú geva mær ja nettupp um tað kundi verið ein føroysk la sjálvandi sjálvandi o o og tað er eg sat og hugsaði tað meg meg e sateinaferð í áðni at at t hetta er eitt sindur pínuligt at okur ikki ikki fyrr enn ikki ein ganga kunna taka ov og ov týða frá donsku til føroyskt tað tað haldi okur kundu men hin vegin altso tað ultermativa stigið til at fáa føroyskar lógir suvíðari tað er at okur taka taka ræði á landinum okkura egna á landi og tað að ttað fer at koma men tað gangur øgiliga seint eg veit ikki hví eg veit ikki hví men men sjálvandi kundi skuldi tað vera ein føroyskt long sjálvandimen sum umstøðurnar eru so
hanna jensen eina viðmerking ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja eg ætlaði eisini at spyrja um hetta við at yvirtaka hendan partin yvir á føroyskar hendur og gera føroyska lóggávu um sykurati tað hevur jensarana nú svara so eg ætlaði at at spyrja ein annan spurning tí nú tók jens arana nógvav tí góða fram er tað nakað í her sum ein við læknafakligari bakgrundsær eitt sindur meira skeptiskt uppá í hesum uppskotinum takk fyri frú forkvinna
jens og rana ger so væl
sjálvandi er tað er tað ikki stuttligt at lesa um at mann skal gera loyv til at starku hundar kunnu ganga har úti og snodda og leita ov suðari men nei eg haldi tað at hetta er so alvorligt at at at at at eg dugi ikki at síggja nakað sum eg haldi hetta er ein øgiliga góð og neyv lóg sum ikki ikki fer forlænt og kanska er tað eta tíman kennir eitt sindur il til ræðslusøgur og so víðari ha men eg haldi tað við seg tað er nokk av vissisti ti nokk av starvsfólkum tað er ofta tað sum trupulleikiná vis so nokk av starvsfólkum so kann mann liva upp til andan í lógini og bókstavinin eisini og og so haldi eg at hatta er bara gott taldi
fyri næsta røða verður margit stórá landsstýriskvinnan ger so væl
øhendamálið við uppskotinum er sum fleiri hava veri inni á at betra um rættindin hjá føroyskum sjúklingum sum er innløgd á syguantska depinum og onkur var eisini beinanvegin inni og spurdi um er tað bara teir føroysku sjúklingarnir sjálvandi er tað sjúklingar sum eru innlagdir á sigatska deplinum sum skulu fáa betra um rættindini har sum tingsul kann verða nýtt í viðgerðini av sjúklingum tað sum eitur forhondstilsavn also rættindini ið verða betri eru til dømis at sjúklingurin skal hoyrast um møguligir ynskir í samband við viðgerðina undir hesum kemur nýtsla av tvingslu upp á tali

vaktir hjá beltufestum sjúklingum skulu skriva notat og tað er eitt beskrivilsi sum er gjárt sum eitt opservatiónskema tað hevur mann í dag og tað er tað sum tann fasta vaktin tað er eg veit ikki ordilig um tað er komið fram men hetta her við at tá ið mann er tfingsils festur ella fiseraður so er tað soleiðis at mann hevur eini hjá sær alla tíðina út yvir at onnur koma og og skulu hava tilsín so er tað fólk hjáviðkomandi alla tíðina eisini og tey gera notat hvønn tíma og tað skal bæði veratt amboð hjá lækninum at hava tá tey skulu meta um fingsilsfestanin skal halda fram men ta notatið tað virkar eisini fyri at sjúklingurin lættar kann lyfta próvbirin í sambandi við eitt møguligt kærumál tá sjúklingurin metir at framda tvingsilsfestanin var ógildig og so er tað sjálvandi hetta her við ati at broyta tann kærumyndugleikan sum viðger kærunar um tvingsil sum fyrsti myndugleiki innan fyrisitingarligu kæruskipanina kærumyndugleikin verður broyttur frá tí sigiatisku pasjentklæðinevnd til føroya kærustovn og so hetta her við at vit skulu tryggja at føroyar liva upp til tvørgangandi millumtjóðar sáttmálar

tann fyrsta metingin í sambandi við tvingsulsfestan skal fara fram í seinasta lagi fýra tímar eftir at tað er gjørt ein tingsuls festan og tað skal vera ra tann metingin skal verða gjørd av einum heilsufakligum persóni ikki sum í danmark av einumlæknafakligum persóni tað er ein broyting frá tí donsku til ta føroysku lógunum

so stendur ella tað hevur verið spurt um um nokk so nógv í orðaskiftinum og takk fyri tað eg haldi at tað er týdningarmikið at siga at øll tey sum verða útsett fyri tvingsil tey fáa eini sjúklingaráðgeva sum sum kann vera um tey og sum kann hjálpa teimum at kæra og hesin hesir ráðgevanir eru settir á og av kær stovninum soleiðis hetta her við hvør er tað sum hevur eftirlit verð hetta nú verða nú verður hendan lógin yvirhildin og so víðari sovíðari og tað tryggjar mann sær við at geva geva teimum ái sjúklinga ráðgeva sum kann vegleiða tey um at kæra

um almanna og sjúkrahúsverkið høvdu eina almannaverki og sjúkrhsverki høvdu eina avtalu í samband við útskrivingar tað hava tey tí hevur mann valt ikki athalda fast í broytingini sum sum er í danmark tað var eisini nakað við at tað er týdningarmikið at veita umsorgan og og twingsið skal ongantíð yvirtaka ella er stætta umsorgan og tað sum viti síggja íí føroyum tað er tíbetur at tingsis tølini eru lág nógv lægri í føroyum enn tey eru uttanlands tað ber til at fáa nærri innlit í tað í nevndarviðgerðini visti mann hevur tørv á tí h so er tað eisini broytingar sum eru gjørdar fyri at tillaga til føroysk viðurskifti nú lóggávan ikki er føroysk og tað er at tilsýn verður gjørt tríggjar ferðirnar um døgnið heldur enn fýra ferðirnar um døgnið og at tað er í minsta lagi eina av teimum trimum ferðunum skal tað vera ein læknafaklig eitt læknafakligt tilsín

so haldi eg tað bleiv spurt um grundaður illgruni hví skal mann fara frá grundaðum illgruna til rímiligan illgruna og tað haldi eg at kanska kundi verið áhugavert at spurt um

og hvar hvør er munurin á rímiligum illgruna og grundaðum illgruna tað kundi verið áhugavert at fingið tað viðgjørt meira í nevndini hugsi eg

tað tykist sum um at tay tað eru fleiri feløg serliga

har fólk eru tey sum eru umsjúklingin sum ikki hava svarað upp á upp á viðmerkingarnar ella ikki hava havt viðmerkingar og tað er øgiliga áhugavert og kanska nokk so serstat og nakað vit sum ráð eisini áttu at fylgt upp uppá hvat er tað sum ger at vit ikki fáa afturmendingar frá fólkum sum hava við hesi fólkini at gera til dagligt tog eru um tey til dagligt tað haldi eg eri merkislsverligt
ja takk tað eru viðmerkingar tann fyrsta frá liljuni weihe gerst væl
ja takk fyri øh eg havi sett spurningin fyrr tað er hetta her hvør skal hava eftirlit við at at mannagongdirnar lóginir verða fylgdar landsstýriskvinnan var stutt inni á at tað verður settur at sjúklingaráðgevi eg veit at niðri fer umboðsmaðurin út á eftirlitsvitjanir og ger síðani tilráðingar og vegleiðingar til sunnuheitis ministeriu tað sama hevur verið galdandi í føroyum í hvussu er var løgtingsins umboðsmaður á eftirlitsvitjanin á sigiatská deplinum tvey túsund og tvey eg veit ikki um nøkur eftirlitsvitjan hevur verið seinastu einogtjúgu árini vónandi hava tað tað men hvussu tryggja vit okkum soleiðis sum fleiri hoyringspartar eisini hava sagt í teirra merkingum at tað verður neyðugt eftirlit við hesari lógini
reigger so væl
ja takk fyri takk fyri fyri spurningin ja tað er ein áhugaverdur spurningur um hvussu vit tryggja okkum at lóggávan verður hildin og og sjálvsagt so kæru súklingavegleiðarar eru eru við til at vegleiða súklingum í einari møguligari kæru men tað er ikki nevndvís eina observation av um lógin er hildin so tað er absolutt eisini nakað sum vit eiga at viðgera nærri hvussu tryggja vit okkum og eiga vit at hava eitt fast eftirlit við at at lógin verður hildin tað kundi mann tikið í nevnd tá vit koma har tí takk fyri
takk fyri síðan er tað magna elliauna mørskeri ger so væl
fyri frú forkvinna og takk fyri góða og kunnandi røðu til margenstjóra landsstýriskvinnu og øgiliga gleðiligt at hoyra at vit brúka út frá hagdinum at vit brúka minni tvingsil í føroyum saman børv við onnur lond men vit hoyra jú um økta tørvin á sokatiskari hjálp millum føroyingar serliga ung eg ætlaði at spyrja landsstýriskvinnuna um hon hevur nakrar ætlanir um hvat kann gerast fyri at minka um tann tørvin og serliga altso minka um tørvin fyri sokuatisku viðgerð og sum so ofta endast við tvang og um mann hevur nøkur heilsufremjandi ella fyribyrgjandi átøktakk fyri
margetstóra ger so væl
takk fyri og takk fyri fyrispurningin eg hugsi tað verður trupult hjá mær at svara upp á hvussu vit kunnu gera fyribyrgjandi átøk so at fólk ikki skulu útsetast fyri kvinnsel tí tað er ein tað er ein fakligur tað er ein fakligur spurningur um nær nær mann metir at ein skal vera tvangsfikseraður ella tvangsinnlagdur og so víðari so men tað er einki ivast í at jú betri tað primera goyrin virkar jú betri heilsutilboð vit hava so kann tað minka um innleggingar men eg tori ikki at siga hvat skal til fyri at vit skulu minka um tvingsilsfikseringar og so víðari takk fyri
í skóli ein viðmerking ger so væl
tað fyrr frá hálvkvinna eg havi nakrar heilt konkretar spurningar tað var gleðiligt at hoyra landsstyrkurnar greiða frá at tað var ikki so oftani í føroyum sum í øðrum londum
og tú heftar við franskis fiksering men er tað møguligt at fáa at vita hvussu ofta per ár fólk verða fikseraði her í okkum systemi og er tað møguligt at fáa at vita hvussu nógvir persónar tað drega seg um so er tað ofta at teir somu persónarnir sum koma aftur ella ella hvussu er tað skriva saman og so hugsi eg kanska á sama hátt sum eg í áðni spurdi jens av rana at spyrja landsstýriskvinnuna um hon metir at hetta her er eitt øki ein lógáva sum líka gott kundi verið ein føroysk lógáva sum at tað er ein donsk lógáva sum vit húsøkir í gildum takk fyri
ja takk fyri og takk fyri fyrispurningarnar tað er soleiðis at føroya kærstovnur gevur eitti eina útgávu út á hvørjum ári har har til ber at síggja hvussu nógvar tvingsilsinnleggingar og tingsilsfiseringar ogog so víðari eru gjørd tað kann mann síggja í tíálitinum árligu álitinum sum er gjørt har sær mann ikki tú kund ikki sama mann kann ikki saman líkna við onnur lond í tí men men hagtøl eru árlig hagtøl eru til tað so tað kann mann síggja har sær mann ikki um hvussu nógvir persónar talan er um men mann sær hvussu ofta talan er um til spurningin um hetta kundi verið ein føroysk lóggáva so haldi eg at tað er nakað sum mann kundi fari og hugt eftir um um tað er nakað vit skuldu fara í gjørt tað tað haldi eg takk fyri
takk rósa samansanna viðmerking ger so væl
takk fyri frú forkvinna tað undrar eisini meg sum bæði sum og sum landsstýriskvinnan sjálv sigur og aðrir løgtingslimir at hoyringsskriv ikki komin inn tað ger eisini tað at tað er verri hjá nevndarlimunum í avverandi nevnd at seta spurningar og eisini tað at mann skal taka fleiri av teimum sum koma inn til hoyringar og seta spurningar til teir tíaltso mann veit ikki hvar mann skal fara og eisini kunnu tað fyrireika seg nóg væl tí spurningarnar sum tað verða settir í í í nevnduni er ikki nakað sum at fáa vitað frammanundan øllmførum ikki vanligt so t tað er rættiliga óheppið at man kki svarar margestóra
ger so væl
ja takk fyri ja eg eri samd við at tað er óheppið og sum ein undanfarin persónur segði fyri løtu síðani so er ein møguleiki at mann innkallar tey til nevndarviðgerðina soleiðis at mann fari spurt um tað takk fyri
hasa viðmerkingin er frá honnu jensen ger so væltakk fyri
fyri forkvinna eg beit merki í noregis at tosa um tað og spyrja um tað tá men har stendur at í summum í ávísum ásetikum verður sunnhitsstýrelsen broytt til sunnhitsstaðtastýrelsen kennir margit stórráð til til akkur hvat liggur í tí takk fyri fyri forkvinna
stóra ger so væl
takk fyri eg haldi ikki at eg tori at greiða frá hvat tað er eg kenni ikki nóg nógv til tað so tað má bíða til nevndarviðgerðina takk fyri
takk fyri so eru tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið í løgtingsmáli áttaogfýrs og málið verður beint í trivnaðarnevndina tað eru ikki fleiri mál á skránni í dag framløga hevur verið og eg skal boða frá at tingfundurin sum vera skuldi í morgin hann er avlýstur tey bæði málini sum stóðu á skrá tey eru sett á fyrsta skrá hósdagin ta vilsiga tingfundurin næsta tingfundur verður hósdagin tretivunda mars klokkan ellivu og tann tingfundurin byrjar við triðju viðgerð av fíggjarlógini fyri tjúgu trýogtjúgu umframt at koma nakrar aðru viðgerðir og nakrar fyrstu viðgerð skráin hósdagin tretivunda mars lokkan ellivu erðr hendan fyrst triðja viðgerð av tingmáli sjeyogfjøruti uppskot til løgtingsfíggjarlóg fyri fíggjaráarið tjúgu trýogtjúgu síðani kemur onnur viðgerð av tingmáli níggjuogfjøruti uppskot til løgtslóg um lántøku til landskassan fyri tjúgu trýogtjúgu triðja punkt á skránni er onnur viðgerð av tingmáli seksogfjøruti uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annordning um ikrafttretivu forferørin at vissa endringar í lóg um millum titið opnassillalsi til persónur dag er fordrevið frá ukraini fjórða punkt á skránni er onnur viðgerð av tingmáli fýraogtrýsstjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgslóg um at umbyggja og útbyggja eftirskúlan rásin fimta punkt verður onnur viðgerð av tingmáli fimmogtrýss uppskot til løgtslóg um fyrsta byggistig at høvuðsumvæla umumbyggja skúla umbygningarnar á frælsinum síðani verður tað fyrsta viðgerð av tingmáli hálvfems uppskot til løgtslóg uma ókeyps at avhenda ymisk tilfar til partafelagið suðuroyartunnilin tað málið verður beint í vinnunevndina punkt sjey á skránni verður fyrsta viðgerð uppskot ti løgtslóg um broytin í løgslóg um ræði á málunum um málsøkjum tað snýr seg um yvirtøku av málsøkinum sjóuppmerking og vitaverk og tað málið verður beint í uttanlandsnevndina síðani kemur fyrsta viðgerð av tingmáli fimmoghálvfems uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtislóg um afturbering av útreiðslum til filmsframleiðslu í føroyum og tað snýr seg um broytta fíggingarleist og lógartøkniligar rættingar tað málið verður beint í vinnunevndina aftaná tað kemur fyrsta viðgerð av tingmáli seksogfýrs uppskot til ríkislógartilmæli um at selda í gildi fyri føroyar annordning um ikrafttretin forferuna av lóg um forbygni foransalningar móti wit vask og finanseringarterrorismu vitvakslógin og lóg um finansiell virksemhet og síðani tingmál tveyoghálvfems uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um fyribyrgjandi tiltøk móti hvítvaski og vinningi av og fígging av yvirgangi sum eisini er hvítvakslógin tann føroyska og hetta snýr seg um gildissetan á fjórða og fimta sonevndi hvítvatsdirektivunum hjá es tey bæði málini sum er júst nevndu nú altso tingmálini seksogfýrs ríðislógartilmæli og tingmál tveyoghálvfems sum er løgtinguppskot til broytingí løgslóg tey bæði verða viðgjørd undir einum og tey verða bæði beind í vinnunevndina seinasta mál á skránni hósdagin verður fyrsta viðgerð av tingmáli fýraoghálvfems uppskot til samtyktar um at landsstýrið fær f fær settan í gildi fyri føroyar niðan fyri standandi umnesku sáttmála frá tjúgunda oktobur tvey túsund og fimm um at verja og fremja margfeldu í mentanarliðum útdrikki og tað málið verður beint uttanlandsnevndini og allarseinasta mál á skránni hósdagin komandi verður framløga so er hesin tingfundur lokin